tingfundurin er settur vit fara til dagsskránna í dag tveyogtjúgunda apríl og tað fyrsta vit hava aðru viðgerðir níggju aðru viðgerð á skránni so vit hava nokk at gera í tað og so ein fyrispurningur eskrivligur vit fara at byrja við aðru viðgerð av løgtingsmál nummar hundrað og eitt tað er uppskot til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferøini av lóg um betalingar sum tað eitur hvør biðr um orðið bjørt samuelsen
ger so væl ja hetta er so løgtingsmál hundrað og eitt ríkislógartilmæli um at seta gildi anordning um ikrafttretivdu forferðurina um lóg um betalingar gjaldslógin kalla vit tað landstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálinum helgi abransen legði málið fram tann fimta mars í einogtjúgu eftir fyrstu viðgerð fimtanda mars var tað beint vinnunevndini nevndin viðgjørdi málið á fundi í áttanda og trettanda apríl undir viðgerðini hevði nevndir fund við umboð fyri brúkaraumboði handilsvinu felagi og helga abramsen landsstýrismann í umhvørvisvinnumálinum ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingar høvuðsendamálið í uppskotinum er at fáa greiðar og tíðarhóskandi reglur á gjaldsøkinum føroyum og at tryggja føroyar frameftir liva upp til tey altjóða krøv sum eru galdandi á økjinum talgildingin av samfelagnum við øllum teimum møguleikumm og vandum om hevur við sær krevur dagførdar lóggávu fólk brúka í dag størri mun elektronskan pening og ymiskar talgildar hættir til at gjalda og flyta pening og alsamt minni reiðan pening lógin tryggjar rættin hjá fólki at gjalda við reiðum peningi tó innan fyri ásett tíðarskeiði á samdøgrinum í dag eru ongar greiðar reglur fyri hvørt vinnurekandi hava skyldu til at taka ímóti reiðum peningi í samband við sølu í gjaldsslogini kemur kontantreglan sum ásetir at gjaldsmóttakara hava skyldu til at taka ímóti reiðum peningi millum klokkan seks á morgni og klokkan tveyogtjúga kvøldi nevndin hevur viðgjørt spurningin um hvørt te rætt at handilsrekandi kunnu nokta taka ímóti kontantum pengum frá kundum seint á kvøldi um náttina tað eru fá sum gera tað men prinsippinum kunnu tey nokk umboð fyri vinnuna a hava víst á at hetta er av hetta av trygdaávum kundi verið eitt longri tíðarskeið av samdogrinum til dømis frá klokkan átjan ella tjúgu á kvøldi til seksa morgni onnur vilja helst hava at til ber at nýta kontantan pening alt samdøgrið eingin forðing er fyri at tað verður gjørt tí takast kanna ímóti kontantum pengum alt samdøgri men vinnurekandi kunnu við hesum velja bara at taka ímóti reiðum peningi innan fyri nevndu tíðarskeið høvuðsgrundgevingin fyri hesi avmarking er at avmarka kriminalitet nevndin heitir á landsstýrismonninum um at eftirmeta hvørt setta tíðarskeiði samsvara við tørvin hjá brúkarum og vinnu í føroyska samfelagnum nevndin heldur tað ikki vera nøktandi tá ríkislógaruppskolt skuldu setast í gildi at tað tá er neyðugt at finna fram uppruna uppskotið á heimasíðuni hjá fólkatinginum fyri at lesa viðmerkingarnar til einstøku greinarnar hetta tilfar eigur at fylgja við tá ríkislógaruppskot verða løgd fyri løgtingið brúkaraumboðið og kappingareftirlitið fara umsita lógina landstýrismaðurin umhvørvis o vinnumæmálið metir ikki at kappingareftirlitið í fyrstu syftu hevur tørv á øktari játtan men hann neyðugt er at økja um játtanina til brúkaraumboðið við áleið tvey hundrað túsund krónum til at røkja nýggju uppgávurnar og her vil nevndin gjarna vísa á at hesin peningur er altso ikki enn játtaður nýggju uppgávurnar verða millum annað at viðgerðamál fyripurningarog klæður sum hava við gjaldstænastur og elektroniskan pening at gera og elektroniskan pening har er tað kanska virði rætta nevnt her til dømis hesi her kortini mann kann brúka havnar
kortið og sms kortið og so víðari tað er alt ov nógv prátur í tingsalinum brúkarumboðið hevur víst á at tað fer at krevja meir enn tað at umsita nýggju uppgávurnar heldur tríggjar fjórðing til eitt starv nevndin heitir á landsstýrismannu umhvørt sum vinnumann um at tryggja at fíggjarorka er at umsita nýggju lóm nevndin vísir á at tað hevur viðmerking um stendur á føroyska brúkarumboðið at seta stovnn í nítjan níggju hálvfems hetta er ikki rætt lógu marknaðarføring og brúkarumboðið varð samtykt og lýst á sumri í tvey túsund og átta og brúkarumboðið fór at virka í tvey túsund og níggju so í loypningslóg frá átnanda mai tvey túsund og átta um marknaðarføring nevndin vísir á at tá lógu verða settar í gildi við kravum um samskifti á ávísum máli eigur føroyskt sjálvandi at verða sett inn í greinarnar sum góðkent avtalumál millum partarnar tí setir nevndin fram soljóðandi broytingaruppskot grein sjeyogtrýss stykki trý grein hálvfjerðs stykki tvey grein einoghálvfjerðs stykki tvey og grein tveyoghálvfjerðs stykki trý har verður so skotið upp at føroyskt verður lagt afturat sum tað fyrsta málið í mun til tey málini sum partarnir kunnu avtala viðmerkingar føroyskt verður sett inn í greinarnar sum góðkent avtalumál millum partarnar við hesum broytingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað
ein viðmerking rimus rasmussen gersuvæja takk fyri harra formaður nei eg hugsaði bara hvat handilsrekandi hvat handilsrekandi hvat hvat er difinatiónin upp á handilsrekandi umrøðarin kanska hevur eina difinión fl handilsrekandi er vinnurekandi eg tóhiki up á hvat er er tað er tað handil ella er tað kann tað vera ein er tað einer tað eini oyverkstaður ella bilperkstaður og
og annað er tað handtrekandi bara líkasum
ja takk fyritað skuldi kanska ja handilsvinnurekandi eg veit ikk um tað hevði gjørt tað greiðari men tað sum hugsað verðar um her tað eru teir handlar sum vanlig vís hava opið uttanfyri ta upplatingartíðina sum er nevnd í her tað vil siga tey sum kunnu frá seinta kvøldi til klokkan seks um morguni nokta at taka ímóti kontantum pengum undir vanligum umsóknum vildi hat vert tað til dømis ikki havt opið seint um kvøldið tar kundu sjálandi vera undantøk men tað er handilsvinnufelagið sum nevndirnir havt fund við og tað sum vit vóru áhuga í at fáa at vita tað var um tey hildu hetta var var ein ein ein ein skeiv altso avgerð at mann ikki átti atoat um tey kanska yngsta kundarnr kundu brúka kontantapengar døgnur um men tey hildu tað var øgiliga gott fyri tær fyritøkurnar sum hava tørv á har tað kann vera rán seint um kvøldið og sovíðari at tey kundu siga at tey bara brúktu gjaldskort um kvøldarnar so men í dag kunnu tey gera sum tey vilja tí í dag er einki krav um at tey skulu taka ímóti kontantum pengum so tað er orsøkin til at vit taka undir við hesum her men biðja landsstýrismannin meta um um hetta tíðarskeiðið nú er akkurát tað rætta út frá føroyskum viðurskiftum flagi valdi faktiskt til at leingja tað altso a gera tað it longri tíðarskeið har mann kundi nokta fyri men tað havi eg so ikki tikið lætttektir takkfyri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum tað varð nevnt so er eitt broytingaruppskot í álitinum sum er frá eni nevndvit atkvøða fyrst um broytingaruppskotiðjabroytingaruppskotið er samtykt við trýogtretivu atkvøðin fyri ongari ímóti ongari blankari og vit skulu so atkvøða einaferð afturat um uppskotið soleiðis broytt tað gera vit núja so eru vit liðug at atkvøða málið í samtykt ter trýogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk og hetta málið fer soleiðis samtykt til triðju vinginvithalda fram og fara nú undir aðru viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og tvey uppskot til løgtinslóg um at seta úr gildislóg sygdini til at letta utarbeiðs av niðurtsgøtu á panteregistu porferðuruni eitur tað
og tað er bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl annars í framvegis alt ov nógv prát í tingsalinum tað er hopiðleyst at hoyra nakað sum heilter ja nú má vera friður hetta er eitt størri máls eftir álit á løgtingsmálið hundrað og tvey uppskot til løgtingslóg um at seta úr gildi lóg gildi lóg siktndi til at letta utarbeiði til sen av nyðisgøtu og pantarigispoferin landsstýrismaðuin umhvørvisvinnumálin legði helgi abramsen legði málið fram fimta mars og eftir fyrstu viðgerð fimtanda mars varð tað beint vinnunevndin nevnd viðgjørdi málið á fundi áttanda apríl lógaruppskotið hevr til endamáls at seta í gildi gamla lóggávu sum er tónt fyri ce og er óneyðug í dag ein samdnevnd tekur tí undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot
ja

staðni í føroyum takk fyri
bjørt samelsen takk fyri ja tað tykist sum at vinnumálaráðið loksins hevur fingið stundir til at rudda upp í gamlari lóggávu tað er kanska heldur ikki at forsmáa soleiðis upp á longri sygt eg haldi at vit gjørdu eitt sindur við skemta okkum eitt sindur við at tað fyrstu uppskotinisum komu ím vinmálaráðinum vóru eseg at avtaka hesa her eg haldi tað var lóg um hestmens faulafremmi oglóg um ranlens yngel men men tað er so blivið ruddað att sindur upp í lóggávuni so tað lat oykkum vóna at tað onkursvegna er til gagns takk fyri
ja takk so er orðaskifti enda eingin hevur biðið um tað er ikki nakað annar sum biðið um orðið so vit fara at atkvøðaí hesim málinum vit atkvøða nú her er einki broytingaruppskot ger so vælónur nóðrøll ja nú vóru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við tveyogtretivu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og og verð ferð soleiðis samtykt til triðju vikir síðani er tað síðan er komin til løgtingsmál nummar hundrað og trý tað er onnu viðgerð uppskot til løgtingslóg um økisnevn á internetinum til net økisnavnalógin hvør bir um orðið tað er bjørt samuelsen
ja ger so væl uppskot til løgtingslóg umøkisnøvn á internetinum netøkisnavnarlóggávan landsstýrismaðurin legði málið fram fimtanda mars og aftaná fyrstu viðgerð fimta mars aftaná fyrstu viðger fimtanda mars varð tað beint vinnunevnd nevndin viðgjørdi málið á fundi átta hunda og trettanda apríl og undir viðgerðini hevði nevnd ur fund við umboð fyri elektrom furáðið trygdartøkni og landsstýrismannum í umhvørvisvinnumálim ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingar uppskotið um netøkisnavnað lóg snýr seg um neyðugar dagføringar í mun til lógarverk og skipanir kring umsiting ar teimum netøkisnøvnunum sum føroyar í dag hava og í framtíðini fáa rættin til uppskotið skipar karmarnar fyri umsiting og nýtsluna av punktum f o økisnøvnum á internetinum eisini setir tær reglur fyri atkomu krøv til gjøgnumskygni og hevur ásetingar um trygd og eftirlit við umsitingina av økinøvnum á internet tað er sera gott at greiða reglur nú verða ásettar fyri eftirlit við kttrygdini eftirlit við umsitingina á økinum og eftirlit við trygdini hava heilt avgerandi týdning fyri økisnøvnu internetinum sum partur av tí kritiska undirstøðukervinum í hesum landinum í dag hevur furráðið umsitingin av økinum punktum f o og ráðið útveidir dagliga umsitingina áv økinum sum í dag liggur hjá privatu fyritøkuni trygdartøkuni í smápartafelag tað er efuráðið ið ásetir handilstreytir fyri keyp gjald upplýsingar so frameftir sum eru galdandi fyri nýtsluna av tænastunum á keypsportalunum økinum um puntum fuefuráið er ein sjálvsoygnar stovnur og hetta er sástatt ikki ein stovnur undir landinum við lógini fær landsstýrismaðurin nú heimild til at bjóða umsitingina av økjinumnøvnum út tó so at halda skal fram við verandi meginreglu um at umsitingin skal útinnast á einum kostnaðargrundaðum og ikki yvirskot baseraðum støði proffe vinnunevndun vísir á at kostnaðurin á økisnavurninum hóast prísurin lækkaði fyri fáum árum síðani framvegis er hægri enn í grannalondunm okkara og á landsstýrismaðurin tíma at tryggja at árliga gjaldið fyri økisnavn er so bíligt sum til ber nevndin heldur tað vera gott at reglur um góðam økisnavna sið nú verða ásettar hóast uppskotið ikki nevnir nøkur dømi so kann sambært tí sum er komi fram í nevndini til dømis verða talan um at leggja seg á nøvn hjá øðrum at útvega økisnøvn sum eru happandi ella niðurgerandi móti fólki og so frameftir somuleiðis verður aftaná skiftistíð ikki longur loyvi at keypa økisnøvn innundir seg einans við leiði ella víðari sølu fyri eygað og akka hesin her parturin við útbjóðing av hesum her er kanska tann parturin vit umrøddu mest tí at tað var til tað ljóðað eit sindur løgið at mann landsstýrismaðui fekk heimild at bjóða umsitingina av økinøvnum út men at hað mátti ikki vera við vinningi fyri eygað og so dugdu vit illa at síggja fyri okkum at nakar fór at átaka sær tað men tað er so blivið greitt hvat liggur í tí og vit halda faktikt teð gott at lóggávan er soleiðis at mann ikki kann spegulera í tí at at umsita hesi økinøvn tað er ein samd nevnd sum tekur undir viðhesum málinum og vit mæla løg
ktingini til at samtykkja ata ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eri orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum tað gera vit nú er einki broytingaruppskot ger so vælso vórðu vit liðug at atkvøða málið er samtykt við við trýogtretivu atkøðum fyri ongari ímóti ongari blankari fyr soleiðis samtykt til triðju viðgerð og tað er so tað næsta málið er onnurviðgerð av løgtinsmál nummar níggjuoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broytin r løgslóg um tilbúgving tilbúgvingarlógin heimildarskipa kommunal útbúgvingarøki stovnsetaðum sentral skipað kreppurá og átakisrá og gera tillagingar sum ta eitur og tað er bjørt samuelsen sum fær orðið fyrst
ger so vælhetta er so álit ítingmáli níggjuoghálvfems sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um tilbúgving heimild ja tingformaðurin júst lisin upp landsstýrismaðurin í fiskivinnumálið jakobvestergaard legði málið fram fimta mars og eftir fyrstu viðgerð fimtanda mars varð tað beint nevndini sum viðgjørdi málið á fundum sætta áttanda og fimtanda apríl undir viðgerðini hevði nevndur fund við umboð fyri landsfelagið fyri bjargingarfeløgini felagið sløkkilisleiðarar kommunufelagið føroya tleg føroya politi arbeiðseftirlitið tilbúgvingarráði vørn mr cc og jakubvestegaard landsstýrismann undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum er bjørt samuelsen hennik old bjarni kárasom petersen og bjarni hammer hava hesar viðmerkingar meirilutin stuðla tankanum við uppskotinum um at styrkja tilbúgvingina við betri samskipan men heldur ikki at valdi leisturin er ein rætti ætlanin er at geva landsstýrismannum heimild at seta á stovn ein kommunalan vaknsentral sum kommunurnar skulu eiga og reka hesin almennir stovnur skal koma afturat teimum vaknsentralum sum longu eru meirilutin heldur tað vera av stórum týdningi at ein stovnur sum kommunurnar skulu eiga gjalda og reka verður skipaður í tøttum samstarvi við kommunurnar hetta týdningarmikla politiska fyrireikingararbeiðið er lopið um og kommunufelagið mælir beinleiðis frá at samtykkja uppskotið soleiðis sum tað fyriliggur meirilutin heldur ikki ein meirilutin heldur eisini at rættast hevði verið at skipað ein felags vaknseuntral sum fevni um allar tær eindir sum í dag hava vaktarskipan í mun til tilbúgving fleiri hoyringspartar hava víst júst á tað sama í dag virka umframt á larmssentralum hundrað og tólv ella eitt eitt tvey vaknsentralirn hjá løgregluni vakssentralur og vaktareindir hjá sløkkiliðunum kring landið vakssentralur hjá landssjúkrahúsinum sum ikki fevnir um tey bæði lokalu sjúkrahúsini og harumframt msc ið hevur ábyrgdina av bjargingasjónum í nevndarviðgerðini er komið fram at tilbúgvingin sum heild rigga væl og at partarnir í tilbúgvingini eru sera ymiskir á málið um hvørti rætta skipan kommunalan vaknsentral afturat teimum vakteindum sum longu virka í dag summi meta hetta vera eitt eyka lið ið ikki fer at gera tað meira greitt í mun til ábyrgdarbýti og samskipan i meðan aðrir partar meta at hetta fer at gera tað greiðari í mun til samskipan og nýtslu av útgerð í viðgerðini er aftur og aftur vístir á at tørvur er á at tryggja útbúgvingarstøði fyri átaksleiðari og lygla persónar í tilbúgvingini kring alt landið at tryggja hetta eigur at verða raðfest fremst tað at landsstýrismaðurin fær heimild at leggja tilbúgvingarnar saman í størri fyrisitingarligar eindir loysir ikki í sær sjálvum ella av sær sjálvum hesa avbjóðing allar kommunurnir skulu gera neyvar vágar metingar og hava nøktandi tilbúgvingarætlan fyri kommununa sambært fiskimálaráðnum hava ikki allar kommununi gjørt tað enn landsstýrismaðurin eigur at streingja á at tað verður gjørt tí hetta er eitt neyðugt grundarlag undir eini vælvirkandi tibúgving kring alt land meirilutin tekur undir við at landsstýrismaðurin kann gera av hvør samskiftisútgerð skal brúkast til tvørfaglið samskifti hjá pørtunum í tilbúgvingini hetta kann tó fara áleggja fleiri pørtum munandi útreiðslur og er støða ikki tikin til fíggjarliga fígging av nútíman samskiftisútgerð í allari tilbúgvingini tað eigur eisini at verða komin upp á pláss áðrenn slík heimild verður givin spurnartekin hevur verið sett við um mettir kostnaðurin já kommunala vaknseutralunum í hesum uppskotinum er alt ov lág meirilutin minnir á at ein fráboðanar seutralur má skipa soleiðis at blind deyv og fólk við skerdum kognektivum førleikum eisini fáa fráboðanir og eru við í tilbygvingarætlanini tá vanlukk er henda eins og almannaráðið vísir til í sínum viðmerkingum meirilutin mælir landsstýrismanninum til sum skjótast at fara undir samráðingar og samstarv við kommununar um ein møguliga felags vaksseutral og onnur átøk sum styrkja tilbúgvingina kring alt landið meirilutin ella kring landið meirilutin metir ikki at hetta lógaruppskotið í búgvu at seta í verk og mælir tíl løgtinginum frá at
lat tykki al ta takk fyri ja takk tað er
jgerstakk fyri harara formaður geva bjørt samelsen rættí tí at tað virkar fullkomiliga meir kotligt at mann ætlar at at leggja eina eittanans eina stóra byrðu á nýggjan seutral felagsseuntral úti yvir allar kommunurnar uttan yvirhøvur at hava tikið kommunufeløgi upp á ráð t tað vísti seg greitt í nevndini at kommunufelagið slett ikki tikið uppor ráð tey eiga dað tey reka tað og tey samskipa tað í dag eitlanast at riggar tað nógvastaðnis men allíkavæl kemur hann niðar á løgtingið uttan at snakka við kommunufelagið
góða heldur at bja framhugsindi í dag harra formaður
nei altso eg haldi eit lítið sinur da sama um tað sum tá ið mann kemur niðan løgtingiðvið hjálparpakkan og ikki hevur tosað við hvørki samgonguflokkar ella andstøðuflokkar altso tað er ikki nóg gott politiskt arbeiði tí at hetta er alsar felagstilbúgvingarstovnir sum kommunurnar skulu eiga og reka og umsita og gjalda men kommunurnar hava s ikki verið við til at gjart hann tað eru komið púra greitt fram at taðher verið ein fundur hvar kommunurnar eitt starvsfólk hjá kommununim bleiv kunnað um sum kommunurnar so ella so vistu av at tað bleiv arbeitt við hesum men sjálvandi er tað er ikki nóg gott tí at skal eg vera púra ærligt so eri eg nokk so kedd av ikki at taka undir við einum uppskoti um tilbúgvingarlóg eg haldi at tað er eitt eitt eitt øgiliga gott mál at hava so góða tilbúgving sum yvirhøvur er gjørligt men eg haldi ikki tað ber til at tvinga ein kommunalan stovn sjált um tað stendur at landstýrismaðurin nú skal fara at samráðas teg kommunurnar altso tað má mann gera áðrenn lógin kemur eg haldi ikki nóg gott at mann ætlar at tvinga kommunurnar tí tá hevr mann lagt grundarlagið undir at tað ikki er serliga lætt at fáa hetta at rigga øgiliga væl harumframt halda vit tatð tað eigur at vera ein felags vaknsevutralur og ikki
ein afturat takk fyri

allir partar kundu
bjrtesenja takk fyri ja vit mæltu landsstýrismanninum til ella nonkur av okkum mæltu landsstýrismannnum til at bíða við hesum her til mann hevði verið í tann diolokin við kommunurnar tað ynskti landsstýrismaðurin ikki og tí eg liggur hetta álitið á borðinum nú eg haldi tað er óheppið tí akkurát sum torber jacobsen vísir á so er hetta nakað mál eigur at kunna finna eina loysn uppá og hóast sjálvandi ásannandi at tað kann vera avbjóðandi at fáa kommunurnar allar at vera við allar verða samdar men tá ið mann ikki ein gongur gjørt eina roynd mann hevur ikki gjørt neina roynd man hevur ikki verið nakrari samráðing og tað haldi eg er øgiliga harmiligt tí grundleggjandi vilja vit sjálvandi øll hava so góða tilbúgving sum gjørligt men tað er for nógv ivamál reist sum eg royndi at nevna í álitinum annaðhvørt ein partur av tilbúgvinginu tey sum hava øiliga gott innlit í hetta halda ikki hetta fer at styrkja um tilbúgvingina meðan annar partur heldur hat tað ferðast styrkja um tilbúgvingin og so kunnu vit sum leikfólk o politikarar velja hvørjum vit lurta eftir men eg haldi størsta avbjóðingin har er at politiska forarbeiði er for
til at gjørt av landsstýrismanninum takk
so er tað siri stenberg takk fyri hara formaður ja eg haldi vinnunevndin lýsir málið væl í álitinum íg haldi øll ynskja góða tilbúgving og tað virkar sum um í innihaldina er mann ikki et gang samdur um hvat er nøktandi tilbúgving nú verur tað víst á at mann eigur at gera ein kommunalan vakssentral sum kommunurnar skulu eiga og reka og so stendur ta seinni í álitinum at at mann gongur út frá at landið fer at vera við til at fíggja tað altso tá er málið væl ikki búgvið at at koma í løgtingi hetar eitt eitteitt rættiliga alvorligt mál og hví ikki brúka tað tíð sum er neyðug fyri at finna semja um eit sovorðt mál eg kenni ikki nakað dømi um at at tá tað kemur til tilbúgving at mann ikki hevur funnið breiðar semjur um tað tí tað er eitt felags mál fyri øll heta ikki nakað við politikk at gera øll ynskja at taðer í ordan men at koma nú niðan og samtykkið løgtynkið samtykkir at kommunurnar skulu eiga og reka eitt vaks antrat at to ljóðar heilt tað ljóðar heilt undarligt uttan at hava gjørtsær eina semju um tað og ikki eingang semja um fíggingina
tí hann stendur í njaldi
bjrsmlsennei tað er nættup tað og í veruleikanum so hevði tað jú verið fínt og í ordan at landstýrismaðrin skar ígjøgnum um tað vísti seg at mann ikki kom á mál við samráðing við kommunurnar um hvussu hetta skal síggja út so so hevði eg væl skilt ta mann gjørdi tað men tá mann ikki hevur verið í samráðingum við tey sum skulu umsita og reka og gjalda hetta her tá tá haldi eg mann hevur ein stóran trupulleika og tí havi egikki hov at taka undir við tí og tað harmar meg at vit ikki eru felags um eitt mál sum hettar annars haldi eg tann partin við samskiftsútgerðini var eisini ómetaliga áhugaverdir at tað eru so nógva ymiskar skipanir sum verða brúktar og summastaðni ógvuliga gamaldags til dømis á teimum útiar sjúkrahúsunum har tað verður ringt til sjúkrahúsið og so er tað tann sum til feldivís er har og te telefonina sum so skal fáa tey røttu alarmboðini víðari tað er ikki tíðarhóskandi sum eisini verður víst á í hoyringsskrivinum so eg haldi at mann eigur at fara øgiliga alvorligt inn og royna at skipa øll hesi tingini í ein ein felags vaknssentral har mann fær mest møguligt fyri ja kann kann samstarva á allarbestan hátt mentað
hondini rættiliga nógv takk fyri harra formaður ja takk síðani fær jóhan dahl orðið
ger so væl ja takfyhrhi formaður sum undanfarni røðari sigur so er hatta her eftir eitt umráðandi mál tilbúgvingarøki tilbúgvingarlógumog nevndin hevur havt nógvar innkanlingar í málinum og havt nógv sjónar meg á borðinum frá ymiskum pørtum av av hesum økinum umboðandi nógva ymiskar bólkar sum hava við øki at gera og nevndin hevur so skilt seg í ein meirluta og ein minniluta og minnilutin tað er jøgun mikkesen johandal og beini johannesen okur hava hesar viðmerkingar tað hevur í mong ár at skiftandi landsstýrissamgongu verja eiftir mál at fáa samskipað tilbúgvingarøki í samstarvs øki uttan at koma ever á mál okur hava kring landið nógvar eindir sum ger a sera stórt arbeiði umframt tey bjargingarfeløg sum sjálvbigin eru við til að tryggja økinum góða tilbúgving fleiri av teimum sum hava verið inni til hoyringar um uppskotið hava mælt til at tað varð lagdur meira dentur á útbúgving og eftirútbúgving innan øki og at tað vilja og tað vilja vit heita á landstýrismanninum saman við kommununum um at fáa skipað eisini og um somu leið eisini verða virkin na finna eida fígging til hetta endamálið sum bæði landikommunur beta kostnaðin av teimum økjunuum sum e ag skula koma minnilutin metir eisini tað er tað skilagott um samskiftisnetið ella útgerðin er tann sama sum allar eindir brúka tað verða sepi brannstíðir bjargingarfeløg heilsuverk mcc vørn løgreglan og aðrir viðkomandi partar so tvørfakligt samskifti kann fara fram uttan trupulleikar uttan mun til hvar landinum einir staddir tá vanlokkur henda okur eru vitandi um at slík skipan hevur ávísa rakstrarkostnðar við sær og heita vit á landssýrismanninum eisini at gera sítt til at landið við við til at bera parta av hesum kostnaðinum við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málunum og mæla løgtinginum til at samtykkja upskotið
takk fyri formarður ja taðja síðan er tað hendr í gold sum fær orðið
gersvælja takk harrra formaður ja tað nokk tað ringasta útgangsstøðið mann kann hava teimam sitað ein minniluta tað er at fyri at sláa at útseta eitt mál tí so tað er ein ein ein meiriluti í baklási vanlivís men er verðu nokk so greitt vísa vísta á í hesum her álitunum at hetta kemur at kostanøkvørm kommunu rættiliga rættiliga fittav pengum og kanska serliga kommunum sum ikki hava nógvar vinnubygningar sum sum mann skal hava serliga útgerð til at klára eldur kemur í og og so eru tað onnur ting atsum politiið vísir á hetta her við hundrað og tólv hvar er mann tá ið fimm seks sjey svara aftur onkur ringir hundrað og tólv eg trúgvi ikki tað at tú fært avvant føroyingar við at ringja hundrað og tólv vist en ólukku at hendi og tí er tað ómetaliga umráðandi at at tey tingini eru skipaðir soleiðis at tá ið onkur ringir til eitt hundrað og tólv so er tað ein sum svarar ikki fimm ella sjey nógvúu einaferð m mann veljur hvar hvør svarar eingin veit ta er nú eingin veit nú hvør svarar tá ið onkur ringist hundrað og tólv svarar mann á sjúkra sjúkruhsiði svarar mann ein ein garasjinorð úr fuglafjørði erl ein garasjivestur í førvági ella hvar tað verður eingin veit enn ogtað er tað sum politiið vísir á er at tað er nokk so greitt ella nokk so umráðandi at tingini eru greið øh eg dugi ikki ordili at síggja at at tú kansn áleggja serliga tað at áleggja kommunum sum ikki hava stórar vindubygningar útreiðslur av at verða tvingaðir saman við kommununi sum hava stórar stórar úts við at hava útgerð sum kann klára teir bygningarnar ovir síggja at fuglafjórðar kommuna til dømis er tgera eisini vart við at teir dugi ikk orilig at skilja hvat í hetta kann enda við men men tað tað viktigasta er tað viktigasta er haldi eg tað er tað at mann hevur greiðið á hvat eitt hundrað og tólv betíðir og hvør tað tykur telefonina nú er tað ein og so tað færdi so so verður tað víðari yvitá og og eg dugi ikki at síggja hvar trupulleikin er at mann mann mann hevur teir sentralar altso nú gjønnu eina øgiliga rúgva av bilum runt forkelja hastar á tað stendur átaksleiðari á hetta er blivið meira og meira av av hesum her átærsleiðaranum akkurát hvat uppgávurnar eru tað veit g ikki ordiliga men tað tað taðtað er so bara veruleiki visti mann skal hava allar sesentralarnir og vaktar á teimum onkur hevði roptað mær nú nú nú kanska tað ert sindur yvirdrivin men onkur segði fyri mær en dagin at visti mann tað var onkur sum hevði itt sinur við tað at gera at visti mann tók eitt land sum russland so skuldi havt ellivu hundrað vaks senutralar visti tú skuldi brúkt føroyska systemið og havt til dømis fimm ella sjey ella átta ella níggju eg veit ikki um tað passar onkur sigur at tað er for lítið elli unta í russlandi men men lat tað fara men men tað at mann mann skapar ein iva um hundrað og tólv tað haldi eg er tað viktigasta at at at løgtingið er greitt yvir at eitt hundrað og tólv so svarar tann og tann og eingin annar soleiðis at mann man er púra greiður í hvat er og tað er so altso altslett ikki í hesum her ta hetta er o leysaður luft men stadbkk altso vili eg siga tað at okur sum eru í minniluta okur hava ongan møguleika tí at vist okur siga tað ikki gott í hegso so fer ein ein sitandi meiriluti í baklási men altso tað vera nakrar kommunur í føroyum sum koma atbetala dýra dóm í dýran dómi fyri hetta uppskotið tú svist tú tekur ein av kommununi sum erí íí tí minna endanum so kann tað ganga fjøruti ár hvar hon ikki hevur brúk fyri ein til dømis brandsentrali ella ein tilkalling av einlørurslagi og tað kann blíva ein ein dýr at ferða at hava fólk gangandi klár og at sitaen í sentrali ikki tað at at tað eru vanligim arbeiði sum tað er í dag men nú skuldi tað sita á eina sentralu eitt annastað vist t eru trupulleikar ímillum suðuroar sjúkrahús og klaksiskar o sjúkrahosog landssjúkrahúsið so tekur mann og loysisr tað innanhýsir sær og og og gera en eina greiða eina greiða avtalu og hitt vit komun lerk útgerðini tað er akkurát komið eina nýggja útgerð nú og tað eigur bestemtar veran bakatellur at fáa samskipað tað soleiðis nær at at tann fína útgerðin verður fínasta ordan men hetta er eitt øgiliga spesielt mál pá tann mátan at at tú setir spurnagatekin við hundrað og tólv hvør hvør evur ábyrgdin av tí eftir hesum so veru eingin av

steðfan klaren poulsen ja har formaður vit umrøddu hetland fyri ikki so nógv mánað síðani og tað var røðarin frædøgur um at eg ikki brúkti orðið sketland tí egvil loyva mær at eisini rætta av røðarin í hesi málinum tí hann blivur við at siga at vit skulu ringja hundrað og tólv tað var púra avklæðu at tað er ein vaknsendralu úg ringja hundrað og tólv men vit læra púra greitt at vit hava fyrstuhjálvp manna at vit ringja eitt eitt tvey at vit læra øll børn ung dóma havt ringja eitt eitt tvey

hann er púra avslappaður altso so eg mæg dámar einki at fáa sovorðir hongaligur norðan o hvannasundi millum herandir at egr o frætur tí at tað er ein allar myndiiga tað ikki men men lat tað tað er so ymiskt sum hann uppfata menniskjur e soleiðis má tan tað bara vera og tað at at við hetlandi tað var bara tí at eg nevndi tað bara tí at at at øll vanligur fólk rópa tær fyri sketlandi egminnist hvussu fornærmaður í havnarføglina í lærvík varð tá ið tað gamli hann er nokk ikki til meir tað gamli havlarføllin lærvik hvussufor nærmaðurin hann var tær føroyingar komdu hav og kallaði tað fyri hetland tað helt tað vera øgiliga øgiliga langt úti at tað nærmastu grannarnir hjá sketlendingum rópti landið fyri hetland tað helt tað vera øgiliga lagt út men lat tað so vara okur sum eru hava verið fiskimenn okur rópa tæð fyri sketland stadvekk men um tað eitur hundrað og tólv vera eitt eit tvey ein bakatell ger einsaman vera onkustavnir eg haldi hta visentað skal eita eitt tei tvey so mát tað vera eitt greið

kariasen fær rðiætakk fyri harra formaður nú er nú nú sigur álitið púra greitt ein meirilut av minniluti og eg má siga at at tá ið ið lesi álitið so er eingin ivi um at hetta her at mann diskuterar mann kemur inn frá landsins síðu og fara at arbeiða við einum máli sum sum hevur við kommunurnar at gera at mann ikki tekur tar við tað er ikki í ordan tað er slett ikki í ordan og og og í upprunaliga við uppskotinum var tað líkasum at leggja að í størri oyndir og eg haldi sjálvur at vistimann hyggur eftir royndunum í dag so haldi g oyndirnar virka væl og visi tað var tilfaldi at at at onkur oynd ikki var nóg góð so ættarmæn at taka fatt upp á tað og broyta tað altso tað er ikki rætt at mann fer inn og ger man man ger nøkur øki til eitt størri øki tí at okkurt økið ikki virkar vit kunnu hvussur staðfesta tað at tilbúgvingin í føroyum innan fyri tað kommunala í allarflestu førum er væl skipað og og so er spurningurin hvar hvar tað er ið tú skalt ringja vit kunnuhvussu h staðfesta eitt vit vóna hvussu er tað at at ein vanlukka hendir í sosiðí øllum føroyum í senn altso sum regla er tað í einum øki og tú veitst hvat fyri øki tú skalt fara hvat fyri øki tú skalt venda tær til sí eg haldi eg at at at hetta er ikki gott nokk og eg haldi at tá ið mann nú fer frá landsis síðu at taka hetta upp so burdi mann tikið sín egnapart fyrst og harvið til dømis í sambandi við oljudálking og annað tað manglar virkuligani í føroyum at fara inn og gjørt eina samskipan við tær kommunalu royndirnar eg haldi at í hesum førinum hevur mann eg má farin inn í eitt øki sum eftir mínum tykki virka væl og tað grundleggjandi í tí og tað er faktiskt tí eg eg tók orðið tað er tað at at mann ger nøkur ting hvar mann ikki tekur kommunufelagið vit hava eitt feløg í føroyum sum er kommunufelagið umboðandi allar kommunurnar í føroyum og tað eigur mann at taka við og tí er hetta ikki gott nokk eftir mínum tykki og tær n men so aftur hevur hen at at í dag sleppur mann so hvussu fer at behalda tær oyndirnar sum eru í forvegin tað er so altíð nakað í tí og so diskuterar mann um heta her tá ið mann ringir og skal hava ein ein ein ein einportal sum skal samskipa hesi økuni so harra formaður nú er hvussu er uppskotið komið til til aðru viðgerð og eg havi hasum eisini boðað frá at ateg helt athetta var ikki í lagi eg tók so hvussu ikki undir við tí at mann tóku legði hesi økini saman í størri royndir og sum tað kemur fram í uppskotinum soso verður tað púra greitt sagt at atkommunurnar taka sletti undir við tí og tí g haldi eghet er skeivt at gera hett her so er tað skeivt at gera hað upá hendan mátan og ikki minst hetta her altso hvat kemur tað at kosta og at mann í hesum førum bara koyrir tag yvir kommunurnar uttan at mann skal finna útav í grundini hvør skal betala hvat jú man siga kommunurnar skala gjalda tað men kemur sovið eina meting um hvat tað fer at kosta men vit hava vitað við tað eg eg veit ikki um mann veit tað so ati eg følitag í hvussur at tað er er er neyðugt at siga frá at tá ið mann kemur viðeinum uppskoti sum rikulert draga seg um ta kommunala goyran so eigur mann at koyra aft ígjøgnum soleiðisnar at mann er samdur við tann kommunala goyran um tann partin tað er bæði innanfyri hetta her og og tað tað er tað sama tá ið mann tosar um heta her innan fyri skúlar og og og og og vit hava havt okkurt onnur uppskot fyri og tí haldi hetta er øgiliga umráðandi at at mann mann eisini lurtar eftir kommununum men hara formaður nú kemur hatta so lagi til til atkvøðugreiðslu og tá skal mann so atkvøða og men meni hatta er eftir mínum tykki ikki
ikki nóg gott takk fyri ja takk so eru tað nakrar viðmerkingar fara at biðja um frið í tingsalin meðan vit hava sær viðmerkingarnar hvussu fólk hava brúk fyri at práta so var tað biðin at fara út at práta
so fær hendrikold eina viðmerking gersuvælharra formaður ja nú eri eðin cgareasen te heldur søðui hann kennir esi tingið ninnanífrá ane sitjusn økini kommununi og nú havi okur hoyrt eina rúgvu av av hoyringum ella hoyrt havtn rúgva av hoyringum og eisini skrivin og har verður víst á at teru altso okur eru ein økikar tar eru nógvar smáar kommunuur hvat hvar verðini endast her í í í hesum her og so bleiv vísta á eisini at at til dømis tá ið ein ein ein aerikanor er tað evr tíbeturi sjáldan at so er øgiliga nógv í gongd í senn runt um í landinum tað ringir allar ætningar um um at fáa hjálp til eitt annað og eru tað bara tveir tríggar sentralar rea so som brennar att saman so stendur tað har hini fólkini í kommununi vita akkuráthvøt i ringja til tað haldi er ein ein ein stórur veikleiki við við hesun her og so kostnaðurin also kostnaðurin er ikki minni alvorðligur fyr te smærri kommununa atu
serliga so tað var útmerka fínt at hoyra inis agareas
takk fyri og ja tað er púra greitt at so tað er væl eingin ivi um at tað er heser feløgini hava øgiliga stóran týdning og ikki minst tá ið ið mann hevur remiliga tosað um hetta her við at sløkkja eld og so tað sum komið inn tey síðstu árini við hesum her orkanu óddunum sum vóru komnar og tá hava hesin feløgini hesiher bjarafeløgin ella sløkgjørt ein ein ein keitt kempi arbeiði fyri tað lokala økið og tað var eingin ivi um at sjálvandi er tað øgiliga umráðandi at at at tað verður rætt samskipað tað var eingin ivi um tað men menmen tað er ikki rætt at at mann líkasum fer inn og tvingar tað íøkini saman sum so tað var so eisini ein partur av tí og tí haldi eg tað samanumtikið er tað øgiliga øgiliga væl skipað runt um í føroyum
takk fyri

og koma til eitt semju um eitt produkt
jja takk fyri viðmerkingina og nei men ð so vit eru faktiskt aftur í sama stað at ateg haldi at vit vit altso vit vit hava nøkur øgiliga góð væl skipaði økir vit hava eisini ei samstarvi millum kommunalu økini og og tað er tað er ikki so lang tíð síðani at hetta hetta her økið bleiv upptaterað og hvar kommunurnar skula púra greitt hava eina tilbúgvingarnevnd sum rresevndi situr borgarstjórin sum formaðurin í tilbygngarnevndini og tú skalt vísa á hvørji virki eru í tínari kommunu oghhvat fyri hvat fyri útgerð tú hevur og so víðari o sovíðari og tí tí haldi eg tað at at at og eisini eitt annað tað er at har sum tunlar eru tá er tað kommunurnar báðar íme við sum hava ábyrgdina av tí og tað er eitt samskifti millum tað so at innan fyri tann partin er hetta øk
ikki væl skipið takk fyri
jóhan dahl ja takk eg haldi at tað er græt til sambyrgdur tí at tað at hava tvæl virka til tilbúgvingar og øki sum heild er í almanni tróndin upplum og tað yvirskipar endamálið við hesum uppskotum er at mann ger eina dagføra lógugávu og hevur greiðar lóguakramar fyri hvussu tilbúgvingin verður skipað og at mann samstundis gevur landsstýrismanninum heimild til at kunna skipa á sær kommunala tilbyrgvar og tilbyrgvarøkir ella eindir og at mann setir tað eitt kreppuráð og eitt átakasátt til at virka fyri at samskipa tingini tá ið ástendur og gera eitt felags alarmsentral vaksentralur eg trúði ikki at síggja tað at sjálvandi skal landsstýrismaðurin í samráð við kommunurnar og tað stendur eisini heilt greitt í ísamhaldráttinum av uppskotinum fyri at fáa eitt tingi at virka og tað trúgvi eg er virkt at mann gevur nær heimildina so hann kann fara og fáa eitt tingi at virka hann er hálvtretivu ár tey hava gingið tretivu ár og enn er mann ikki komin har til at fáa eitt tingi at hetta og eitt skipa
sum mann hevur ynskt í tretivu ár
hyja takk fyri tað er tað er møguligt at man arbeitdi við tí tretivu ár men eg kann hvussur staðfesta eitt theta er broytt rættiliga ógv tey síðstu tretivu árini á hasum økinum rættiliga nógv og kommunurnar eru rættiliga væl skipaði tá ið tað kemur til hættar og nú vendi eg aftur til tann parturin sum eg nevndi í áðni tá eg byrjaði mann skuldi kanska tikið fatt upp á tann partin hjá visu tú fært ú dieskuterar tann tann almenna partin til dømis í sambandi við eina oljudálking og annað altso visti mann fór inn og og skipaði eitt á samstarvi millum land og kommunur innan fyri dálking á sjónum og hvørt a sínum so tað er nakað sum veruligan treingjur men og eg dugi at helst iki at síggja altso uppskotið leggur grundini upp til at landsstýrismaðurn kann fara inn og gera nøkur nakrar royndir sjálvur g og tað kann hann gera uttan at vera í samráði við kommunurnar og tað er ikki í lagi nú hevur ver næstan inni á tí sum er tað sum eitur frívilig kkommunusamanlegging ella tvungið og og nú havi eg verið við til at at lagt seks kommunr saman og tað er fríviljani og tí eri eg ikki ein av teimum sum fara at atkvøða fyri at leggja eina kommunu saman við lóg
heldur ikki at tað er rokið takk fyri
ja takk so er tað erhard joensen takk fyri hara formaður øgott at hoyra sigariasen kom heðinsakariasen kom inn á akkurát hetta her við við býtunum ímillum land og kommunur tá tað snýr seg um hendan kostnaðin her ørdi einu ein ein kostnaðarmeting sum sigur tað at at hetta her vil kosta umleið tríggjar ein hálvar millión øátæksleiðararnir eta sløkkisleiðaranir teir ivast í um hesar her tríggjar hálv milliónum kemur at røkka til og hvussu mann er komið fram til hana tað vísir seg øgiliga oftani atá mann beginnur at pilka við sovorna stovnar so beginnur kostnaðurin bara at tikka og hann tkkar altíð uppeftir og ongantíð niðureftir og og og átæksøkið hjá kommununi í dag er faktiskt við at blíva eitt øki sum er rættiliga í hvussu hjá einir miðalstórari kommunu sum vágs kommunu er tað eitt rættiliga tungt øki tí har er rættiliga nógv viðlíkahald av tí stóra útbúnaði sum alt hettar her krevur so eg haldi at hetta er betoinkiligt serliga við tí fíggjarliga partinum og tað at mann fer inn uttan at hava

hæinsachariasen takk fyri ja og tað er var leingi ivi um at tá ið ein annar partur kemur inn og álekur tí tí tí triðja partinum til dømis at gera eitt annað og tað kostar pengar tað er altíð øgiliga nevnt at brúka pengarnar hjá øðrum ella at siga hvat hini skulu gera og ikki vera partur av tí í hesum førinum er tað nkað sjálvandi skalt tú hava eina yvirorðnaða yvirorgnaðari lóg og sjálvandi skalt tú hava samskifti sum er er er er er greitt og og og og sosiða og álítandi men men tað sum tað sum eg haldi manglar í hesum tað er tað at tú fert inn í allar kommunurnar í føroyum og tær eru ikki ein nóg góður partur hoyrispartur í hesum her tað eigur at verða gjørt
sama við kommununum takk fyri
brandur sandoy ja takk fyri harra formaður tvingi hjúnalag við ongantíð verður við til at havi eg sagt nakað gott um mær dámar illa at mann leggur kommunur saman við lóg ella við tvang og tað er faktiskt tað sum sum hetta lógaruppskotið heimilar eitt sum haldi eg er øgiliga lítið lýst eisini tað er forholdið ímillum bjargingarliðini og sløkkiliðini tað at bjargingarliðini sita við eini øgiliga rúgvu av útgerð sum sum sløkkiliðini kanska ikki hava tað eigur at kunna spæla saman betri enn tað ger í dag haldi eg eg sjálvur tað sum eg eri eitt sindur keddur av tað er at tað er at mann ikki hevur tikið kommunurnar við í nóg stóran mun tá mann hevur gjørt hetta lógaruppskot eg haldi eg eg haldi at tað burdi verið betri frágongi tí at vit hava øll somu interessu í smálum bæði land og kommunur hava somu interessu

i púra samdur við brandisandoy at endamálið er øgiliga greitt og tað er at tingini eru nøktandi og tað er í grundini tað sum er tað sum er ábyrgdin hjá til dømis einum borgarstjóra og ein formaður í í í tilbigvingarnevndini og øllum býráðnum til allari kommununi og og mær vitandi so er tað galdandi fyri allar kommunur í føroyum tað at tú vilt gjarna hava tingini í lagi og men sjálvandi verður tað gjørt eftir førimuni í sambandi við tann fíggjarliga partin tað er møguligt at tað kundi verið betri í í í ávísum støðum men mení hesum førinum hava kommunurnar som eisini møguleikar til at gera eina eina avtalu við aðrar kommunur aftoro visti et vit takannr um úr sundalagnum so byrjaði mann í hálvfjerðsunum at gera eitt samstarv sum var ímillum allar kommunurnar í sambandi við sløkkilig tað var ikki ein kommuna tá sum fór inn tá vóru tað tað vóru allar seks kommunurnar sum tá fór inn og skipaðu samstarv á til dømis á á á økinum í sambandi við sløkkilig og tað vare púra greið greiðir loysnir sum var og so hevði tað aðrar kommunur sum sum skipaðu tað sjálvar til dømis um runavík visu tú tekur fuglafjørður og vis tú tekur í vestmanna og so víðari so víðari og tí er hatta hereftir mínum tykki væl skipað í dag men sjálvandi at samskifti krevur at vera í lagi men eg haldi eisini at sum tað er í dag
verður tað rættiliga gott takk fyri ja takk fyri síðan er tað jakob vestergaard landsstýrisval sum fær orðið
takk fyri harrar formaður hetta arbeiði við at dagføra tilbúgvingarlóggávuna hevur ella hevur verið í gongd nokk so leingi eisini áðrenn eg kom í fiskimálaráðið mann hevur samskift við eitt tilbúgvingarráð ella hvussu tað eitur har umboð fyri kommunurnar eisini hava verið men tann boðskapurin er nokk ikki farin út rætta stað sum eg skilji á lagnum annars er hetta uppskoti tað verður sent til hoyringar og sjálvandi broytt faktiskt broyttgrundleggjandi ella munandi frá upprunauppskoti til tað sum bleiv borið í tingi millum annað tí kommunurnar hava gjørt vart við fleiri ting endamálið við hesum uppskotnum er ikki eit fornerma nagra endamálið við hesum uppskotnum er at geva borgaran í føroyum upp aftur betri er tí hetta her uppskotið kemur øh har við er ikki sagt at okur ikki hava gjøvnugangandi eina góða tilbúgving ta dagligu tilbúgvingina hon fungerar gott og tað er meira enn tretivu árum síðan eg kom til føroyar arbeiða sum politi og í mun til tað sum heðins achariasen sigur sum er øgiligur munur síðan tá so tað er hend tað er hend stór stig á tí rætta vegnum men havið eg ikki sagt at okur ikki kunna blíva eitt sindur betur og tá ið mann tosar um alarmssentralur og tilbúgvingar sentralur ja men so vissi onkur er sjúkur so ringir mann eitt eitt tvey sum politiið tekur men politi er stillað at um til heilsuverkið sjálvandi tí har mann hevur ekspertisina til at til at greiða tey vissi onkur ringir eitt tað tvey thjá okkurt er rent á tiónum jamen so so sendi mann víðari til mcs sum samskipar tann partin t ein rein politiuppgáva so samskipar politiið ta uppgávuna uttan at blanda aðrar partar uppí tí er hugsanin við hesum her kann mann siga vakssentralunum í kommunalum høpi at er nakað sum kemur inn á eitt eitt tvey sum reint kommunalt jamen so stillar mann har til har tann ekspertisan er til at loysa tær uppgávurnar eg veit gott at mann hevur diskuterað oftani um at tað sita ein rúgvu av fólki kunnu er við einasta dag ella hvørt døgn og bíða eftir eini telefon og fleiri av teimum vóna sjálvandi eg hon ongantíð ringir tí tað eru fólk sum sita vyri tilbúgving men okur hava í mun til tilbúgvingarlóggávuna økisábyrgd so hvør í sínum lagi hevur ábyrgdina av sínum fakøki ella sínum øki og í hesum førinum tá ið tað snýr seg um kommunalu tilbúgvingina so itasta samlaðu kommunurnar sum hava tað ætlanin við hesin her hevur sanfylgjandi verið at at betra um møguleikarnar við tilbúgving í føroyum og tað er tí etta uppskotið er lagt fram eg haldi at tað eru fleiri góð ting og í uppskotinum tahjá fylgiligt nøkur ár ella nógv ár síðan eg var í kommunalum samanhangi og nú veit ikki hvussu eg nevnt er nú at finna semjur millum kommunur um hesi tingini eg veit í øllumførum tá vóru tað øgiliga ymiskar meiningar umeisini hesi málini og sum eg hoyri so er tað væl tað enn meni sjálvandi hava okurskyldi til at taka kommunurnar við og tað er heimildir sum eru í har fara sjáylgiligt ede sum skal royna føroyskar út í lívið so filgjað l í samrøða við tey sum skula liva við avgerðunim sjálvandi at taka avgerðir og serliga í tilbúgvingarhøpi og fyri onnur tað riggar ikki som mikið hava eg upplivað í tilbúgvingarøki høpi sjálvandi skalt tú gera nøkur átøk í tilbúgvingarhøpi sum mugu tey gerast saman við teimum sum hava ábyrgdina av tí ávísa økinum sjálvandi annars fungera tað ikki bara hetta her við at hava somu samskiftisútgerð sum ja mann heldur sjálvandi tað er ein sjálvfylgja men tað er ikki tað er ikki altíð daglidigurin og ja tað er eisini nakað tíð sigan eg arbeiddi í tí kan mann siga á tí økinum men tað at samskifta og hava somu samskiftiútgerð er vitalt tað er síin heimil í her at siga tað skal mann hava eg veit gott at tað møguliga kann kosta men sjálvandi er tað neyðugt bara fyri at fyri at nevna fyri at nevna tann partin sum sagt so vil eg mæla til at mann samtykkir hetta uppskotið og sjálvandi er tað ikki fyri at fornermannagranella trýsta á nakað út yvir nakran yvirhøvur tað er fyri at royna áhaldandi at gera tilbúgvingina í føroyum betur h hon fungerar sum sagt gott og tað skal ikki standa eftir at okur ikki hava eina tilbúgving kommunalum høpi sum fungerar tí tað ger hon hon fungerar gott í tí dagliga men sum sagt tað gera einki um okur royna at gera tingini betur og í øllum førum fari eg ikki ati trýsta nakra avgerð niður yvir næðran kommunur í kí serliga í tilbúgvingarhøpi tí tað ja tað tænir ongum endamáli tí tú fært onga loysn sum riggar vis mann ger tað sovornir ting mugu gerasti ja í sáttursemji og helst tann partin sum varar av tilbúgvingini skal vera tann partin sum sjálvur fyrireikar og leggur til rættis og og og ger tingini annars fungera tey ikki tað er í øllum førum mínar royndir

viðmerkingar brandur sandoy fyrst gjørt væl ja takk fyri harra formaður vit skiltu hjá góðvestur góði rætt so var tað at tað hevur við at stovna stovnseta ein vaktcentral so skuldi mann fyrst ringja til eitt eitt tvey og so skuldi eitt eitt tvey stilla víðari til tann vaktcentralin eg haldi at eg skilti í glasverkmann upp á tann mátan í øllum førum um so var at tað kom til kommunal viðurskiftir fer tað ikki bara at seinka seinka prosessini og eitt afturat at so skulu teir so sita á vaksentralinum við tí kommunalu tilbingarætlanini og útfara eina harfrá ella skal tað vera skal tað so koma út til teir sum eru í økinum og so skulu teir útføra ella halda seg til tilbingarætlanini har úti ella hvussu sær landsstýrismenninir fyri sær
at hetta fer at fungera í praksis
tá eldir er í havn um mann ringir eitt eitt tvey sum stillar eitt tað tvey um niðan á grandstøgin í havn og so er eitt eitt tvey leyst av uppgávunum so gerst brandstívni havn tað hon kallar fólk út og og stýrir tí tiltakinum sum er eldur politiið hevur altíð nakrar sentralar uppgávur tá ið okkurt hendir við avspering og syrgja fyri trygdini hjá fólki øðrum tann uppgávan tann uppgávan koyrir út á tentralunum hjá politinum vakssentralin hjá politinum ikki eitt eitt tvey er eitt eitt tvey er bara er bara neyðtelefon so tað er í í einum líknandi høpi mann hugsar at mann flytur uppgávuna til tann sum hevur bert skilfyriuppgávuni tey fólkini sum í kommunalum høpi skulu taka sær av at basa teimum ólukku vandum á

jajakovestigaard takk fyri harra formaður meta kommunurnar ikki tað er neyðugt so so ger heldur ongan grund til at gera tað men sum ú ganst spunkt halda halda okur at tað er neyðugt at tað er viktigt at mann samlar alla ta kommunalu vitanina alla ta vitanina um kommunala tilbúgving eitt stað soleiðis at mann frá einum staði í kommunalum høpi kann stýra teimum átøkunum sum eru kring landið tað er eingin ivi um ati tað er munur á økjum og tilbúgvingarøkjum summi hava sjálvandi meiri orku og og fungera øgiliga gott og í tí økinum sum torba jacobssem kemur frá har fungera tingini øgiliga gott mann hevur orku sjálvt um tað eru fleiri tilbúgvingarøkir kanska í eysturoyni so fungera tað fínt kanska ikki so gott aðrastaðni endamálið er at hækka vitanarstøði og hækka kann man siga møguleikarnar til at sparr
terða og at stýra átøkum
so er tað siri stenberg takk fyri biðin um at fara út at práta soleist sm eg hoyri í landsstýrismanninum so haldi eg at hann argumenterar nokk so væl fyri hví mann ikki skal samtykkja uppskotið ø fyrst hetta her við at mann ikki skal trýsta nakað niður yvir nakran tí so verður tað trupulgt at fáa tað at rigga og her er eingi semja gjørdi við kommunurnar og her ætlar mann at gera ein kommunalan vakssetral sum komununar skulu eiga og reka og tað virkar í hoyringunum sum um at tað er eitt sindur ógreiðar um um tað blívur eitt eyka lið sum kemur inn ímillum tað virkar eisini sundur ógreitt um innihaldið og fíggingin r heldur ikki ógreidd so eg haldi hetta málið hevði havt best av at farið aftur í nevnd at mann arbeiddi víðari við tí og fann samjiveg kommunurnar allarbesta tað bleiv felt og koma aftur á ólavsøku tí at hetta er eitt øgiliga viktigt mál og tað má fungera í
praksis
cestakk fyri harar formaðurø har eru onnur ting í uppskotnum eisini hetta her við egin ábyrgdilav egin tað sum kommunurnar millum annað hava soknast eftir táð kemur eitt eitt andlegg inn í eina kommunu og so skal treytir setast við hetta her andleggið er so stórt kanska í mun til ta vága meting sum er tí ávísu kommununi so kann mann seta krav um at hetta her fyritakandi um tað er ein tunnil ella í fabrikk ella eitt annað ann skal og kunna hava eina egin tilbúgving tað er nokk so vitalt eisini í hesum uppskotinum og tað er nakað sum kommunurnar hava sokna eist eitt sindur eftir at mann kann nágreina útað so kommunurnar kunnu seta rímiligar treytir kanska eitt minni kommunna vissi eitt stórt andlegg kemur inn í kommununa ein stór lývsiskastøð kemur kanska til skálavíkar eg veit ikki um tað er eitt bágar moment men so kann tann kommunan seta rímilig krøv til egin til egintilbúgving tað er eitt fínthaldi egá
verður nakað sum kommunurnar hava hava lýst eftir umsóknina uppskotið eg haldi hetta uppskotið er fínt og hetta fer at gera tað betur
insacariasentakk fyri hara formaður nú jvesturgard lasvýrsmaður greiddi væl frá altso nógvum tingum í sambandi við tilbúgvingina men so sigur landsstýrismaðurin ati at mann metir at hetta er tað rætta altso kundi tú hugsað um at fingi at vita at so hvør er tað altso til dømis hetta e eitt uppskot sum dragast um kommunurnar kommunurnar ikki veri ein partur av tí men allíkavæl so metir mann tær hetta her er tað rætta altso hvør er tað og so tað næsta í tann næsta spurningurin tað er altso er hetta her kanska komið sum ein partur av til dømis tey eldinim sum var suður suðuri altso er tað tí mann tykjar sær upp tí mann metir tá at ta kanska vera trupulleiki ella ella eitthvørt altso tað haldi eg er nokk so interessant at fingi at vita a so hví kemur hetta nú
út frá hvørjum
rjcobvestegaard takk fyri harra formaður ja tað er nokk kanska tað ein partur av tí eisini at tð hav verið stórar hendingar har mann hevur kanska hevuhevur sætt at tað kundi fungerað betur tað eru tilbúgvingarráð ið haldi eitir so fløkist eitt sindur í hesum hugtøkunum har ð umboð fyri sløkkiligsi leiðararnir eisini sita har mann hevur diskutera hesi tingini sum eg byrjaði at siga at tað er nokk ikki komið út tað rætta stað til kommunurnar sum sum tað burdi komið og men tað er so sent til hoyringar og uppskotið er broytt øgiliga nógv í mun til tað útkast ela tað sum bleiv sent til hoyringar tí okur hava tikið tað til eftirtektar sum millum annað kommunurnar komu við og tí haldi eg ati hetta er farið ta røttu gongdina tað er alt hetta her spurningurin um hvussu stórt arbeiðið mann skal gera áriná aftaná hetta er so farin ígjøgnum ta gongdina mann hevur fyrst hoyrt í tí ráðnar har kommunurnar eru umboðaðir av sløgkingsleiðarum men so eru tað eisini sent til hoyringar og broytti eftir hoyrings

takk fyri formaður átaks- og slíksleiðarin sigur sínum hoyriskrivi at at her eru nøkur ting sum sum saktans kunnu blíva betur eitt av teimum er útbúgvingarstøðið hjá átaksleiðaranum og har hevur mannin møguleika til frá almenari síðu at kunna skipa útbúgving fyri avtaksleiðar men ið fylgi teir ella tey so hevur tað almann ikki verið serliga áhugað í at gjørt hetta er so innanfyri innanfyri verandi lóggávu so kann mann gera nøkur ting sum sum tey meta saktans kann vera við til at lyfta støðið væl hægrið á økinum uttan harvið at skula skapa ein nýggjan stovn
mín viðmerking takk fyri
jákup vestsøkoyrdur takk fyri harra formaður tað hevur altíð verið trupult at fáa útbúgvingarnar upp at koyra hjá slíktis fólkum og slíktis leiðarum tað er ein gamal trupulleiki fleiri av teimum ella onkra av teimum innsandsleiðarum sum vóru tá høvdu útbúúgvingar niðri frá og tað kann mann stølla einhvørja tíð senda fólk á til útbúgving har til innsatsleiðarútbúgvingar sum eru har men tað er rætt sum er at joensen sigur at tað hevur haltað við útbúgvingunum í føroyum tá vóru útbúgvingar bjóðaðir út tann tí tað var við áður men tað er eftir hundini nógvari síðan og eg veit ikki eitt ella hvussu støðan er men tað haltar kanska við útbúgvingarnivonum men idein við sentralinum er at mann savnar ta kommunalu vitanina eitt stað líka sum at at politiið ikki situr samskipar tá ið onkur er sjúkur og ringir eitt eitt tvey so flytur mann stilla mann telefonina út á heilsuvekkið so er so meiningin at tey sum hava nakað við kommunala tykning at gera samla vitanina
eitt stað og stýra teg harfrá takk fyri ja so fær torbjørn jacobsen orðið

viðmerkingar henrikold fyrstja takk harra formaður eg eri púra samdur við tábjarkur sendi hr tað eru lokal fólk sum eg hava ein ótrúlig adressu á sýnum øki niðarvið eg koyri forbía einar næstan fleiri ferð um dagin og og og tey fólkini hava eini adressu at halda hetta her sum ikki minnst testormur her tað r tað kanska tá ið tað allarmesta hevur brúk fyri tað tíbetur er tað er tað sjáldan nakað annað og og tay hava eina ótrúliga adressu og hví mann skal fara og plága tey við at flyta teg henda ella handaver ella ella ella leggja nakar niyvir høvdu á taimum hetta er tríggjar hálv milión tað er á veg ein ein nýggj veðurstovnur ein nýggju verðurstovnur r var var tað ikki eni átta milliónir ið mann skuldi hava nú veðrin verður akkurát tað sama tað var ikki tað allarfjernasta munið á tað var akkurát tað sama okur hoyra á veðbreti frá klokkan sjey um morgunin til mann sovnaður um kvøldið og øll sum fara burtura frá útróðrógva útróðarapmen kanska ava ett lítis sindur edressu í lokalum men teir eru í ferð við at at at minka nú burtur eg einki eini átta

um at hava tilbúgvingina so góða sum møguligt ongantíð
so er tað bjørt samuelsen takk fyri ja torbjør jacobsen vísti á hesin her kommunali stovnurin sum fólkaflokkurin ynska at seta á stovn her ati kostnaðurin nevndi kostnaðin vit nevna stutt í álitinum men tað eru fleiri sum vísti á at kostnaðarn forbliga nógv hægri enn tað sum stóð í her tí hetta var bara reint fyri lønir tað talið var rokna út frá men so til handa spurningin um at nú er nógvir kommunalpolitikar vit hava ongan hoyrt tala heitt fyri at mann ígjøgnumfyri hetta lógaruppskotið og landsstýrismaðrin hevur sjálvur staðið og fortalt tað at hann sær gott at at tað hevur ikki verið samskift nóg nógvir kommunurnar so tí aflar spyrja tobja jacobsen hví ynskir mann koyra heina lóg ígjøgnum sum mann kundi fingið fulla undrtøkur fyri viðt sparað mann líkasum tók tann mest viðkomandi partan nemliga kommunurnar við inni í arbeiði áðrenn
har mann gjørdi lógina lidna hví

bara um at forleingja prosessuna eitt lítið sindur en tilman fara eitt produkt
sum er uppaftur betur ja so er tað heðinsachariasenja takk fyri nú varsraba jakobsen á hesun her altso týdningin av at hava eitt væl virkandi sløkkilig og hetta her hann lýsti eisini hetta her í sambandi við øki njá skálarfjeørðini hvar kommuna var farnar a sundur man allíkavæl so arbeiddi mann saman um hetta her og tað er grundini akkurát tað sama sum var til dømis í sunnalagnum hvar ið tú hevði ellivu bygdir sum tóku seg saman um hetta her sum í dag er til feldis er er ein kommuna men mann má samdur um tað at hetta vildi mann gera og sum teir baða kanskan eisini vísir á tsum sum kanska ongantíð ringir jú tað sverri so verur tað ringt men men men í dag er tað nokk so greiðar reglur um hvussu tað verður ringt og hvar tað verður ringt og hvør traðkar út og hvat uppgávan er og so víðari so víðari og eg eri samdur við tí sum stendur í her at tað kanska sum sløkkiligur leiðararnir siga tað hevur kanska heilt haltað givið eina eina útbúgving til verandi leiðari og tað el líkasum ann tann vegin mann skal fara men eg haldi t hetta er eitt øgiliga umráðandi mál og eg haldi eisini e viktit at kommunurn er verða tiknar við
snær

at maður er framvigis til at føta málið fyri í nevndin aftum takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða og summi sum tað eru nevnt fleiri ferðir so er biðið um at málið verður beint aftur í nevnd so tað fara vit fyrsta at atkvøða um og vit atkvøða nú um hetta málið løgtinsmáli nummar níggjuoghálvfems skal beinast aftur í nevndja tað sær út til at vit eru liðug at atkvøða og tað er soleiðis at tað er samtykt at beina málið aftur í nevnd ta er átjan athvøður fyri trettan ímótii so er hetta málið beint aftur í vinnnevnduni vit fara so víðari í dagsskránni í dag og koma nú til aðru viðgerð av løgsmál nummar hundrað og nítjan tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um fólkaskúla skeið o fyrstuhjálp hvør biður um orðið tað er jóhannes joensen sum fær orðið
hetta er álit í løgtingsmál nummar hundrað og nítjan tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um fólkaskúlan skeið í fyrstuhjálpi siristemberg og herverd polsdóttir tingfólk hava vegna tjóðveldi lagt málið fram fimta mars tvey túsund g einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sekstanda mars tvey túsund og einogtjúgu er tað beint í mentanarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sættasjeynda apríl tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við lærarafelagið kommunufelagið reyðakross betri trygging trygd og landsstýrismann í uttanríkiso mentamálum jensarana saman við viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin gjóni nols joensen johannes joensen beinti løgu jacobsen og bjarni kárasom petersen hevur hesar viðmerkingar fyrstahjálp kann vera avgerandi í støðum tá fólk eru komin illa fyri tí er umráðandi at so nógv sum til ber er før fyri at veita fyrstuhjálp undir hoyringini hava hoyringspartar verið positivir í mun til at fyrstahjálp skal inn í fólkaskúlan ein møguleiki er at fólkaskúlalærarar fáa skeið í at undirvísa í fyrstuhjálp ein annar at til dømis reyðikrossur ella onnur koma inn og undirvísa næmingum í fyrstuhjálp men ein spurningur um hvør skal undirvísa eigur ikki at vera ein forðing fyri at næmingar í fólkaskúlanum læra fyrstuhjálp tað sum er avgerandi er at næmingarnir fáa undirvísing í hesum skotið at vera upp at ítróttur svimjing ella lívfrøði kundu verið lærugreinar sum umfataðu fyrstuhjálpina týdningarmikið er at tólv tímar verða jáptaðir afturat til fyrstu hjálparskeið sum skulu gerast í aldrsbólkunum í samanhangandi undirvísing og til dømis tríggjar dagar tímar mugu ikki takast frá til dømis verandi ítróttagreinum taðer svimjilærugreinin ella ítrótti svimjiførleikarnar eru viknaðir hjá næmingum og handaligu lærugreinatímarnir gerast færri í fólkaskúlanum tí eigur henda broytingin at takast við í endurskoðani av lærugreinabýtunum sum verður skipað í næstum umráðandi er at avvarandi partar tað er mentamálaráðið lærarar umboð fyri næmingarug foreldur verða tikin við tá undirvísingin í fyrstuhjálp skal leggjast til rættis undir hoyringunum er spurningurin vorðin reistur hví man í uppskotunum vil hava skeiði fyrstuhjálp sett inn sum eitt krav í grein átta stykki eitt í løgtingslógunum fólkaskúlan tí í fyrstahjálp longu er partur av námsætlanini fyri ítrótt har hum tó kundi verið lýst nágreiniligari ennhann er í dag tí hevði møguleika eisini verið nøktandi um verandi orðingar námsætlanini vórðu gjørdar neyvari meirilutin tekur undir við at verandi orðingar í námsætlanini áttu at verðið dagførdar eisini eigur fyrstuhjálparútbúgvingini at takast heim til føroyar har setrið og læraraútbúgvingin verið partur av hesum so vit fáa útbúgvið instruktørarnar í føroyum eitt skeið í danmark kostar umleið fjøruti túsund krónur læraraskúlaútbúgvingin verður endurskoðað í ár og tí eigur hesin parturin eisini at takast við í hesi tilgongdini

so eigur tað fyrstuhjálparskeiðið at vera samanhangandi tað er týdningarmikið tá mann hevur fingið eina føroyska fistihjálp og fingið instruktornar í føroyum so eigarmann eisini at hugsað víðari tað er soleiðis at kommunurnar í dag har va hvussu vága kommuna var ein fremst í á tí økinum hevur skipað eina app sum eitur renn fyri lívið og tann appin skal vera grundarlag undir at mann fær skjóta hjálp tá til lívbjargandi fyrstuhjálp og tá hevur mann tann parturin sum eitur respondarar og har sum fólk eruspondararnir hava fyrstuhjálparskeið og kunnu virka runt um allar føroyar og vága bjargingarfelagi hevur í hesum sambandinum eisini havt samband við onnur bjargingarfeløg og onaðrar kommunur millum annað klaksvíkar kommunu og inni í eysturoynni eisini har mann hevur fingið skipað hetta øki soleiðis at tú fært fleiri respondar runt allar føroyar soleiðis at fólk kunnu fáa hjálp beinanvegin tað er upplagt at saman við hesum at mann fær fyrstuhjálp við fólkaskúlan at mann fær hesar appirnar eisini inn til dømis framhaldsskúlanæmingar framhaldsdeildini at teir eisini fáa møguleikan at vera respondari soleiðis kann mann rekrotera respondar inni í skúlanum staðin fyri at skula fara runt aftaná so hetta er ein vinvinstøða og upplagdi er at eisini a taka tað við við hesum viðmerkingum tekur meirilutan undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja fyrstuhjálp í fólkaskúlanum
ja síðani fær beinir johannesen orðið
ger sovæl takk fyri eg skal lesa álitið hjá minnilutanum upp tað er hensigar jesen edva jacobsen og eg sjálvur og vit hava hesar viðmerkingar í dag er ymiskt hvussu skeið í fyrstuhjálp verða skipað í skúlum undir nevndarviðgerini er komið fram at landstýrismaðurin hevur biðið um eitt yvirlit yvir hvussu hetta er skipið í fólkaskúlanum í dag landsstýrismaðurin greiddir frá at í løtuni er mann í gongd við eina endurskoðan av lærugreinabýtunum í fólkaskúlanum í hesum arbeiði verður eisini undirvísing í fyrstuhjálp viðgjørd og hvussu tað frameftir verður ein partur av undirvísingini somuleiðis verður lærarútbúgvingin endurskoðað har hetta evnið eisini verður tikið upp minnilutin metir at tað er best at fyrstahjálpin verður tikin við í arbeiði hjá landstýrismonnunum nú tá endurskoðani fer fram og ikki feri seg við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið
takk fyrija
tað er ein viðmerking jóhannes joensen ja takkfyra hara formaður ja bara fáa eina trygd fyri at beini johannesen sum er partur av landsstýrinum nei løgtinginum í meirilutan o løgtingi kann eg tryggja okkum at tá viðgerðina av ennskoðan v útbúgvingini at fyrstuhjálparskeiðið verður við tað er bara tað sum eg vil tryggja mær at hann vil arbeiða fyri títakkr
eíkan
ja so er tað beinir johanesen ja tað kann er gott og eg haldi eisini tð eru nógv onnur ting ið burdi verið við í tí endurskoðanini millum anna hetta her og eg haldi eisini tað at vit mugu eisini ansa eftir at vit ikki baraskundi kanska leggja ymisk ting undir á fólkaskúla sjemai tað er eisini soleiðis sum at undir hoyringunum sum vóru eisini umboð úr skúlunum inni og tey hóittu á at mann bíðaði við atgera hetta her tí at sum eg eri so er sker mær øgiliga fult og mann helst skuldi ger hattað ordiligt aman fyri gongd í tað takk fyri

tað uppskotið sum okur viðgjørdu frammanundan hesum tað snúði seg um tilbúgving og hetta her kann mann siga er bara eitt annað uppskot eisini um tilbúgving um tað at fáa gjørt tað soleiðis at allir skúlanæmingar í lopi á síni skúlatíð fáa eitt skeið í fyrstuhjálp og tað er ungdómstingið sum er uppruni til hetta her uppskotið tá ið ungdómstingið var seinast tá løgtu ein bólkur av næmingum legði hetta her uppskotið fram um at fáa fyrstuhjálp til skúlanæmingar og tað var so ígjøgnum ta milluna sum øll mál fara og tey finguð tað samtykt og vóru øgiliga glað um tað og okur hildu tað eisini at tað var øgiliga gott og altso uppskotið var gott og vildi eisini vísa teimum ungu virðing við at royna at leggja sama uppskot fram aftur so tað er púra óbroytt hetta e akkurát sama uppskot sum tey løgdu fram og tey fingu tað sum samtykt og nú verður tað so kannmann siga tíverri felt tað er soleiðis at hetta her økið er skipað eitt sindur ymiskt tað eru onkrir skúlar sum hava fyrstuhjálparskeið g og sum hava tað kanska regluliga og aðrir hava tað slett ikki tokur diskuteraði faktisk eisini rættiliga nógv um okur áttu at broytað uppskotið soleiðis at mann fekk tað upp í at mann eisini hevði skeið í sálarligu fyrstuhjálp tí tað er akkurát líka viktigt at mann eisini hevur eitlannað amboð til at duga at handfara tær støðurnar men okur valdu ikki ikki tí tað ikki er akkurát líka neyðugt men tí at okur vildu brúka tað uppskotið sum tey ungi sjálvi høvdu tilevnað so tað tað skal faktistsíggjast ljósina av tí men hin parturin er akkurát líka viktigur eg eri eisini samd við tí at mann skal vera varin her inni frá við at leggja ting út at skúlarnar sera varin men eg haldi at tá ið tey ungi sjálv eru komið við tí og hava tað fingið og hava fingið tað samtykt og vísa á ein tørv so haldi eg mann skal taka tað í alvur og vita um tað ikki ber til tí hetta er eitt eitt ótrúliga týdningarmikið mál sum sum eisini nevnnevndin hevur eisini víst tað at nøkur børn fáa hendan her føringin við sær og nøkur fáa ikki og úll høvdu nókk verið betri tankt við at tað var tað var tilboð sum stóð okkum øllum í boði tað er gjørt nógv so nógv á fyrstuhjálparøkinum generelt í føraum tey seinnu árini eg minnist bara frá mínum tíð í landsstýrinum tá gjørdi manni hetta her við at fólk sum búðu í útoyggj fingu hettar førsyskt bóndarskeiði soleis at tey kundu hava førleikar til at reagera í eini guttari støðu og tað var tey øiliga glaðfyri og tað er eisini tað var eisini pá grund av tí ati tað komu leiri o iri fólk út á vitja og tey upplivdu oftari oftari at tað var boð eftir eftir onkrum tí onkur bleiv sjúkur ella datt ella eitt annað og okur hava eisini sjálvur kanska lagt merki til at gjøgnum tey síðstu árini so er tað í takt við at er øktur til føroyar so er tað næstan ikki dagar onkur ikki dettur í fjøllunum el eitt annað so sjálvandi er hetta nakað sum er gott fyriokum øll fyrstu hjálp bjarga lívum tað at hava fingið vitan og eisini at hava nøkur amboð til at duga t handla í av kuttum støðum tað er ofta tað sum kann verða avgerandi fyri lív ella deyð og tað haldi okur hava rættiliga nógv dømir um og mann e eisini gjørt nógv við at taka tað fram og lýsa tag til dømis frá reyðakrossiðar at mann finnur ársins fyrstu hjálpara og so víðari tað kann vera ferðsluvanlukkur tað kan vera drukning og tað kann vera onkran kutt sjúka sum sum stingur seg upp ella onkur sum dettur ella eldur kemur í ela hvat tað kann vera tað kann vera so ótrúliga nógv akkurát hvussu hendan her undirvísingin verður skipað tað vil eg siga at okur ikki hava ikki endiliga so avgjørda meining um okur hava bara latið uppskotið vera soleiðis sum tey ungi gjørdu tað sjálvandi skal skúlun hava nakað sul lað sagt um tað og eisini taka støðu til tað su en uppskotið er sum sagt óbroytt nú verður tað akku sum lagt upp til at mann skal endurskoða lærugreinarbýti í fólkaskúlanum og mann skal eisini endurskoða læraútbúgvingina og eg haldi tað er verður sagt nokk so ofta nú ø og taðher verur øliga lítið av frætt um hvussu langt mann er komin í tí arbeiðinum og nirmar kemur á mál og hvat fer at henda og her lengur mann so kann mann siga eina uppgávu afturat inn í ta arbeiðið og eg veit ikki um eg kann siga at tað er kanska ein penin máti at siga upp át at hetta verður ikki til nakað men tað er eitt sindur tann kenslaineg sitir við tí haldi tað kemur øliga lítið út aftur úr endurskoðanunum sum sum verða framdhar men men hetta er so tað sum tey ungi ynsktu og okur hava tikið tey alvorð og lagt tað fram og tað er bara harmiligt at at løgtingið ikki
kann taka undir við tí takk fyrija takk
sra viðmerkingar fyrstir joannes joensen ger so væl takk hara formaður ja hetta e eitt fínt uppskot og í dag er fyrstu hjálp á ymiskum skúlum men tað er bara ikki skipað allar skúlar í føroyum tað er gott at mann fær hefta her eisini við hetta er sera týdningarmikið men eg hugsi bara at sum mann eisini førir fram í hoyringunum tað at mannvil hava tað heldur undir eina lærugrein har sum mann so játtar fleiri tímar inn í skipanina heldur enn at taka frá onkrum øðrum tí tað er so nógv í fólkaskúlagnum í dag sum skal gerast so tað sum rætt hevði verið gjørt at koyrta undir eina lærugrein og tað vænti eg mann fer at gera teimum frá endurskoða lærugreinarbýtið og tekur hetta við og eisini enduskoðar útbúgvingina tá so fær mann eina fyrstuhjálparútbúgving úti á læruskúlan eisini so eg hugsi at mann tekur alt hetta við so krevur tað væl eisini at mann játtar eit sinur
uáren íma tað er tað takk fyri
jatakk gersovæl srisberg afyri harra formaður ja tað er rættiliga ymiskt sum tað er í skúlunum í dag tað er víst á at nøkur fáa skeiður nøkur fáa ikki og tað kann gott vera tit einast tað rætta tað varð lagt undir eina lærugrein og tað krevur eisini fleiri tímar tað krevur væl eisini at mann til at hava skeiðini visti tað ein ein annan máta kundi verið man brúktir reyðan kross til dømis tað virka ikki sum mann mann heldur tað er tað rætta men tað tað havi eg ikki ikki so avgjørda meining um eg havi bara eina eina meining um eg haldi at næmingarirskuldu fáa tað og visti besta tá liggur undir einum lærugrein í skúlin heldur tað so er tað eisini í ordan so haldi eg fínasta slag so okur mugu bara hopa at at tað verður tikið við og teir tað verður lagt inn tí at tað er heldur ikki ongantíð verið meiningin í hsin her at nakað annað skal altso at tað skal kosta upp á nakrar aðrar av hinum lærugreinunum tað haldi eg tað er ikki tað er ikki rætt av ognum
leggier her inn takk fyri
ja tak sor ta beinta løgu jacobsen sum fær en viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður hetta skilagotta uppskot sum siri stenberg hevur lagt fram og sum siristenberg eisi vísir á er hetta jú eisini eitt eitt mál sum hevur verið frammi tá ið ungdómsting evur verið her í løgtingin tað vil siga a tað eru fólkaskúlanæmingar sjálvir sum ynskja tað og tí hugsað eg spyrja siristenberg um hvat heldur hon tað er fyri eit signal sum løgtingið sendir um um tað hettir málið ikki verður samtykt í dag hvat er tað so signal mann sendir til hesar her fólkaskúlanæmingarnar tí eg meini so kostnaðarmikið er at
hetta jú heldur ikki takk fyri harra formaður
gsvæsbergtakk fyri harra formaður ja hetta er eitt mál sum tey ungi sjálvi hava ynskt og tað er tí tað er lagt fram tey løgdu tað sjálvi fram og finguð tað ein mált samtykt og í hesum førunum verður tað so ikki samtykt og tað haldi eg sjálvandi er keðiligt tí at tað sum mann allitíðina sigur við tey ungu tá ið íungdómstingi er tað er tað at tey fáa at vita at tann mátin sum tey arbeiða upá tað er sama máti sum tingið arpbeiðar uppá og tað tað virkar mær nokk so løgið vissi somu fólk hava sagt við tey ungu at tey kunnu gott samtykkja htar og ikki nú so man ikki vera heilt reellur haldi yvi fyrá
takk fyri
ja takk so r ta hervur polstottir som en viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja sum tey eisini víst á so er hetta eitt uppskot sum eg bliv samtykti á ungdómstinginum í fjør sum har ið framhaldsdeildsnæmingar í øllum landinum hava samtykt hetta uppskotið sum á kann siga tað ein altso tað e nakað sum tey ynskja sær eg haldi at tð hevði verið øgiliga flott við sí løgtingi vísti at ungdómstingi ikki bara nakað sum tú fært møgleika at luttaka á og atsum er eitt stuttligt upplivilsi men faktiskt er ein møguleiki hjá teimum ið ikki hava valrætt at gera sína rødd galdan
kan teg og ávirka politisk skipanina takk fyri eg hali havt ítthina acuriasa svína viðmerking ger so væl
orsaka sirustenber fy svara orsakatakk fyri harra formaður og takk til hervur posdóttur ja tað sum eg haldi er er so viktigt í hesum uppskotinum tað er tað at hetta er eitt intiativ frá skúlanæmingunum sjálvum og og tað haldi eg mann sum løgting eigur at lofta tá ið tey koma við góðum uppskotum um eisini teirra egnu skúlagongd og alt endamálið við ungdómstinginum er at læra næmingarnir at vera partur av av demokratiski prosessuni og alt tað og nú koma tey við einum ynski sjálvi so okur mugu bara hopa at tá ið endurskoðaninr av fólkaskúlanum og lærigrannabýtunum tað hevur verið ígjøgnum at mann so hevur tikið hetta her við akkurát sum nevndin vísir á at mann ynskir soleiðis at at tað at tað verður til veruleika sum tey ungi nú ynskja
takk fyri
ja so er ta hesagriasan sum fæ ein viðmerking gersuvælja takk fyri men til tað sum sum siri stenberg er inni á so er tað tað er eingin ivi um t hetta er eitt fínt uppskot men nú høvdu vit landsstýrismannin inni í nevndini og vit høvdu lærarafelag inn nevndini og sovíðari og tað verður arbeitt við at endurskoða fólkaskúlalógina og tann partin og eg haldi eisini tað kom rættiliga greitt fram at mann ynskti ikki at koma inn bara við einum sovorðin sum sum við einum við einum við einari lærugrein uttan at mann visti hvussu hon skuldi verða skipað og mann tað mann legði dent á eisini tað vara øgiliga umráðandi at tað var at tað var undir einari grein lærugrein soleinar at mann visti at tað var ein lærari sum hevði ábyrdin av tí og at tað ikki vóru fleiri og tí er er eingin ivi um at uppskotið er fínt men eg haldi eisini tey boðini sum vit fingu frá landsstýrismanninum vísa púra greitt at arbeiðið er í gongd og at man seinni ár kemur
fram við teg endaliga takk fyri teg
jatakkger so væl siristenbergtakk fyri harra formaður takk til jeðins agreasen ja eg haldi eisini heta er eitt fínt uppskot eg haldi heta r eitt gott indiativ sum tey ungi eru komið við og tað er so konstruktivt at tey sjálvi ynskja at fáa framtkamansiga batar í teirra egnu skúlagongd tað haldi eg tað er tað er vrkuliga nakað mann kann taka fatur í tí tað tað vísir virkuliga at tey eru angaseraði og g tíma hetta her økið so visti tað er soleiðis at tað kemur undir eina lærugrein nú tá ið fólkaskúlaøkið verður endurskoðað ella lærugreina býta heir endurskoðað so er tað bara positivt so haldi ag tey ungi hava gjørt eina stóra uppgávu sum t stórt róðsfirði so eg hopi at tann endurskoðan verður áði
bæði skjótt og brátt takk fyri ja takk so fær edva jakobsen orðið ger so væl
etta málið sum verð í mentanarnevndini og tað er í sambandi við at at veita fyrstuhjálp sumsum til allar næmingar úti í fólkaskúlanum og har eg so longu likið seg burtur úr minnilutaálitunum hjá mær og heðin og edva jakobsen beinir johannesen og heðinsagareasen men tað sum vit virða ordiliga væl tað at tey hava havt ungdómsing og hava havt hetta her við fyrstu hjálp eisini tað tey hava viðtikið tað men tað er kanska bara tempu í sum tair hórðu gjørt sum vit kanska ikki eru eru ordiliga bylgilongdi við møluvís men landstýrismaðurin haldi eg sá eisini stórt tøð hann var inni í nevndini og hann hevði so absolutt sæð hetta her málið sum ungdómstingið hevði havt hevði havt til viðgerðar og tað umfatan sum eg fekk av at landsstýrismaðurin jensarana var inni tað var tað at hann hevði veruliga tikið hetta her við fyrsál til eftirtektar og og vildi hava tað sum g hevði miðvíst sett tað fram sum ein part av endurskoðanini av av fólkaskúlanum og innihaldið í fólkaskúlanum endurskoðan av lærugreinum og hvussu tær skuldu vera hvussu tær skuldu vera førdar út til lívið men tað sum mann kanska ikki var ordiliga samdur í tað var tað um at seta íverk her og nú vit mettu eftir hoyringunum sum høvdu verið í nevndini at tað skuldi blíva ein partur av eftirmetingini tí at tað kann gott vera at tað vil hava við sær at tað skuldi vera nakrar eyka tímar laknir til fólkaskúlan eg helt eisini at vit í nevndini tosaðu nokk so nógv um tað ati tað at mann koyrir hetta her inní og skal verða rúmd fyri tí tað er nokk so nógvir samantímar tað var eisini tað sum eg helt teg skuldi taka orðii tí tað er ikki akkurát sum komu fram her akkurát nú tá ið tú veitir ta fyrstu hjálp sum eitt fak so er tað týdningarmikið at tey fáa tímarnir rímiliga samanhangandi tað vil siga at tað kemur kanska at at vera líka sum sæ næstan samanhangandi tveir dagar hjá hvørjum næmingi eg helt persónliga at tað er týdningarmikið at fáa ein samlaðan pakka niðan á løgtingið hvar mann veruliga sær ati at visti mann skal brúka meir tímar aftur so verða læknir tí at tað at mann ger upp áhendan mátan og koyrir tað inn her og nú edugi ikki ordliga yvirskoðað akkurát um tað kann koma at gera tað at tað verður eitt sindur minni til onkra aðra undirvísing og tað hevur øgiliga ofta verið sagt at gvussur tá ið eg havi prøvað spurt hinvinkulin inn til tey fakin sum er í skúlanum at tað er eitt stórt pressa á og tað er er mann sigur ikki kensla av avlopstímum inni nakrastaðni í verandi samanseting og og tað øgiliga skjótt at eitt at mann mann koyrir tað tað helt eg eisini bæði frá fleiri sum vór inni í nevndini at mann vartt sindur varisligur við at mann bara koyrir nakað meira inn í uttan at hava hugsað allan pakkan skal tað vera soleiðis at tað skulu meir tímar inn í fólkaskúlaskipanina so krevur tað eisini at vit hava at tað fylgist at og vit hava fígging tøka soleiðis at tað er tað eru almindiliga nógvir næmingar sum í okkara fólkaskúla sum hava brúk fyri at fáa ein eyka hond á ymiskan hátt og tað kann gott vera tað at visti tað gevur kemur at missa at tað kemur at ganga útt yvir onkran á onkrum øðrum øki so at eg haldi sjálv at hetta ereitt fínt hettaer et fínt uppskot sjálvt um vit hava so valt at ikki taka undir við teg í hesum samanhanginum so ear málið sjálvt er gott men og eg ætli mær at liva upp til at fylgja við í tá ið vit koma fram til at endurskoðanin er at fylgja við í at tað kemur við í einskoðanini og tað hevur landsstýrismaðurin jenisarana eisini givið lyfti um at tað skal blíva ein partur av tá i mann fer hygja upp á tann samlaga pakkan at tað skal blívaen partur av tí so tað ætli eg mær at fylgja takt soleiðis at tað ungdómstingið sum er at tey fáa síni mál framd sjálvt um tað kanska ikki blíva framt her og nú í sambandi við hetta málið tí at tað má eisini vera samlaðar pakki vt vit hava nógv í fólkaskúlanum sum sum hava avbjóðingar á ymiskan hátt og hetta má ikki vera við til at gera tað at vit skeikla fólkaskúlalógina á øðrum økjum og onkur sum hevi brúk fyri eyka tímum í onkrum øðrum ikki fær teir so eg haldi tað era samansett og tað skuldu fimtanlæraran fara at útbúgva seg í hesum her og skuldu reisa runt og kemur tað so at gera tað ati sum eg longu havi sagt at tað skeiklaa nakrar tímar og tí haldi eg tað er týdningarmikið at vit fáa ein samlaðan pakka og at hetta sum eitur fyrstuhjálp tí tað er ómetaliga týdningarmikið at fólk læra fyrstuhjálp og summir skúlar hava tað natúrligt í sínari skipan og aðrir hava tað ikki landsstýrismaðurin lýstir so at hann hevði set eina kanning í verk fyri at finna útav hvussu tað varð útbroytt á skúlanum hvør hevur tað við og hvør hevur tað ikki við tí skúlar eru ymiskir á hesum økinum men men endamálið er púra givið er sera sera týdningarmikið at tað verðr tikið hondum so at hetta má blíva ein partur av tí samlaðu so tað vil eg eisini fylgja við í og syrgja fyri at tað blívur

atakk so fær etrar erard joensen eina viðmerking ger so væl takkfyraharar formaður samdur við edva jacobsen í at taðer eitt gott tiltak at hava at fáa fyrskuhjálp inní skúlan tað kann bjarga lívum hin vegin so má mann hyggja eitt sindur meira yvirskipa upp á tað hvat ska mann við fólkaskúlanum hvussu skal hann samanskrúvast í framtíðini tað mán ikki blíva soleiðis at mann hvørja ferð leggur okkurt upp á og so sigur mann oku av fleiri tímar okuld hava fleiri tímar tað má ikki enda har at okur senda okara børn í skúla klokkan átta um morgunin og tey koma heimaftur klokkna seks um kvøldið tí matað má vera ein ein ein grensa fyri tí samlaðu skúlatíðini so eg haldi at ta er eitt samansett mál sum eigur at verða viðgjørd í einum størri høpi um hvussu skipa mannskúlan framtíðini eisini serliga innan fyri øll tey kreativu fakini sum okur hava tosað um fyrr hvussu fær mann tey impleimenteraði í uttan harvið at skula koyra tey á institutión

ja takk gerso væl eftva jacobsen takk fyri harra formaður t akkurát tað sum erard joensen r inni á sum vit hava eisini fingið upplýst í nevndini at tað er óheppið at mann bara kemur ogleggur afturat fólkaskúlaundirvísingini afturat kemanum soleiðis bara mitt í uttan mann tekur alt tað samlaða tí tað er eisini næmingar sum hava at tning av at fáa onnur fakinn akkurát tað sum erard joensen nevnir akkurát nú við við tí kreativa partinum og otann tann tann partuin av næmingunum hvar ið tað bókliga ikki er tað sum stendur allarfremst hvussu fær mann fólkaskúlan eisini at rúmast betri hjá teimum og uttan og tann skepsins er eisini verðið hjá mær altso tað má ikki enda við leggja so nógv afturat tá kat børnini næstan iki sleppa heim aftur tá tey fara í skúla so eini ein samlaður pakka eg haldi isini nógvar okkum nevndini vóru vóru samd um tað nú nú metir annstøðan seg ordan at koyra efter inn beinanveg men men vit hava mett at at tað skal vera soleiðis at vit taka í allan pakkan og absolutt arbeiða fyri at hetta blívur ein partur av tí og at hyggja upp á onnur fak eisini takk
eg takki so fyri hesin rænulagsmaður hevur gjørt so væl
eg hugsaði bara um at sjálvandi takka fyri hetta orðaskiftið og áhugan fyri hesum týdningarmikið á mikla málinum eisini at takka teimum ungu sum sum faktiskt eiga hetta her uppskotið ungdóms syngi og og tað skal einin ivir um bæði til tey og til andstøðuna at eg fyrst av øllum fari at tryggja mær tað segði eisini við fyrstu viðgerð at hendan frálæran í fyrstu hjálp at hon kemur í eina fasta og skipaða levu og tað er ikki vist at at at eg lat tað bíða til okur hava endurskoðað fólkaskúlalógina og lærugreinar býtu eg havi biðið míni fólk einbaðisfólk um at fara og kanna hvussu støðan er í løtuni og skjótast gjørligt og tað er tí eg haldi at tað er ikki visti at teg skal bíða so leingi at tryggja at hetta er í eini fastari og skipaðari legu í øllum skúlunum tí tað er eftir øllum at døma so so er tað ymiskt frá skúla til skúla og tað skal ikki valdast ella tað skal ikki verða tengt at hvussu stóru skúlin er ella hvar skúlin er ella hvar mann býr ummast mann fær eina nøktandi frálæru í fyrstuhjálp ella ikki tað skal vera tryggjað næmingunum uttan mun til hvørjum skúla tað ganga í

jóannes joensen er fyrst at gera sær væl takk fyri at formaður at tað er gott at landsformennin tekur tað upp og at tað er kanska okkurt at gjørt beinanvegin men eg hugsi tá mann fer í gongd má mann tryggja sær at tað ikki gongur tí við aðrar lærugreinir soleiðis at tíman verða játtar til tað burturav so at vit ikki missa tímar fleiri tímar og eg hugsi tá ið vit taka útbúgvingsheim til føroyar sum vit burdu gjørt á setri ella á lærurskola har úti so burdu mann hugt eftir hvussu mann kann skipa tað har úti við at útbúgva konstruktørar til at at taka í skeið lærari tí tað ger tað nógv bíligari longdina so eg hugsi at tað eru tvey góða átøku sum burdu gjørd verið

jatakk gersæl púra samdur okur hava ikki brúk fyri at at tað gongur út yvir aðrar lærugreinir okur eru ferð við í tí endurmeting av fólkaskúlalóguni sum okur fara at gera so heru í ferð viða finna útav ter tvey tvey høvuðspunktur og tað er tað sum eg dugi at síggja fyri mæg nú men eg fái ei eina frágreiðing frá fólkaskúlaráðnum so tað var í møguligt meir enn tað og tað er tað at tað skuldu ikki fleiri tímar afturat í í til næmingarnar o fólkaskúlanum tey ava næmingarnir hava nokk í løtuni og tað má ikki ganga út yvir tað kreativa okur skulu tvørturímóti skapa eina nýggja javnvag millum tað bókliga og tað kreativa so har ekur púra samdur
tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er hetta orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og it atkvøða so í hesum málinum nummar hundrað og nítjan skeiðir fyrstu hjálp altso broyting í fólkaskúlalógin ja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er fjúrtan atkvøður fyri fimtan ímóti eingin er blonkt so er hetta málið avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til løgtingsmál nummar hundrað og trýogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at ólavsøkuaftan verður almenn frídagur hvør biður um orðið ja fyrst er tað beinta løvi jacobsen sum fær orðið
ger so vælja takk fyri harra formaður eg skal lesa álitið hjá meirilutanum í uppskot nummar hundrað og trýogtjúgu efar r uppskot til samtyktar um at ólavsøkan verður almennur frídagur tað er siri stenberg tingkvinna sum hevur lagt málið fram fimta mars tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sekstanda mars tveytúsund og einogtjúgu er tað beint mentanarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fýraogtjúgunda mars og sætta og sjeynda apríl tvey túsun og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin á fund við vinnuhúsi føroya arbeiðarfelags starvsfelagi kommunala arbeiðsgevarafelagið og landsstýrismannin í uttanríkisogmentamálum jensadrana undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin tað er gjóni nolsøy joensen johannes joensen beint á lovi og bjarni kárason petersen hevur hesar viðmerkingar undir hoyringini er komið fram at ymiskt er hvussu ólavsøkuaftan er skipaður sum arbeiðsdagur summir sáttmálar hava ólavsøkuaftan sum vanligan arbeiðsdag meðan aðrir sáttmálar áseta ólavsøkuaftan sum hálvan frídag og ólavsøkudag sum heilan frídag fleiri hoyringarpartar vísti á møguleikan at hálvi grundlógardagurin kundi inngingið í hálva ólavsøkuaftan so hesin eisini bleiv heilur frídagur í hesum so blivi allir føroyingar javnsettir í møguleikanum at halda tjóðarhaddi okkara undir hoyringini hava hoyringarpartarnir eisini víst á at talan er um viðurskifti sum vanliga verða ásett í sáttmálasamráðingum men fakfeløgini tevði vísti á at tey tóku undir við uppskotinum um at ólavsøkuaftan verður almennir frídagur sum uppskotsetarin í viðmerkingunum til uppskotið vísir á at so er talan um arbeiðsmarknaðin og tí er sjálvsagt at partarnir á arbeiðsmarknaðinum skulu takast við tá slíkt uppskot verður tilevna og við at samtykkja hetta her uppskoti til samtyktar er møguligt at betra um viðurskiftini hjá arbeiðsfólki í samráð við arbeiðsgevarar og fakfeløg og við hesum viðmerkingunum so tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppsku
takk fyri at fáa mær ja so er tað beini johannesen sum fær orðið
ger so væl takk fyri skal lesa álitið hjá minnilutanum upp minnilutin beini ohannesen hejisagreasen og edvar jacobsen hevur hesar viðmerkingar undir nevndarviðgerðini hava partarn av arbeiðsmarknaðinum upplýst at tað eru sera ymiskt millum fakbólkar og øki í landinum hvat sáttmálarnir siga um ólavsøku summi hava hálvan ella heilan arbeiðsdag ólavsøkuaftan meðan onnur hava heilar arbeiðsdagar bæði ólavsøkuaftan og ólavsøkudag undir nevndarviðgerðini eru eisini komin fram frá báðum síðum á arbeiðsmarknaðinum at nøkur ynskja veruliga at arbeiða hesar dagar meðan tey sum ynskja sær at fáa frí til at farða ólavsøku fáa loyv til tag frá arbeiðsdjórunum tá parturarnar av arbeiðsmarknaðinum hava samráðingar er frítíð eisini nakað ið verðir brúkt undir samráðingunum minnilutin heldur ikki at tann politiski myndugleikin skal blandas upp í samráðingarnar á arbeiðsmarknaðinum við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá
at samtykkja uppskotið takk fyri ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum ja og vit atkvøða so í løgtinsmál nummar hundrað og trýogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at ólavsøkuaftan verðar almennur frídagur her er einki broytingaruppskot vit atkvøða núja tað er onkur eftir at nú haldiegvóru øll hetta málið er fallið tað er tíggju atkvøður fyri sekstan ímóti og tvær eru blankar so hetta málið er fallið og avgreitt frá løgtinginum vit koma so til punkt seksnei punkt sjey á skránni í dag tað er onnur viðgerð av løgtsmálnummar hundrað og sjeyogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um ognan av fastaogn í føroyum og tað er khristian andreasen sum fyrst fær rði ja tey sum trýst á verða biðin um at trýst á aftur ja tað er kristian andreasen sum fyrst
formaður tað er løgtingsmál um eit uppskot til løgtingslóg um ognar á fastogn í føroyum

rættarnevndin hevur havt málið til viðgerðar og hevur havt fund við meglarafyritøkurnar betri heim skyn áhugafelagið búgva útoyggjarfelagið kommunufelagið landstýrsmannin í umhvørvis og vinnumálum og eisini tinglýsingina og umhvørvisstovuna og tað er komið fram ví í nevndarviðgerðini at tað er ein vaksandi áhugi millum útlendingar at keypa fastogn í føroyum men enn er ikki tað um nakran stóran trupulleika vit fingu at vita frá meglarafyritøkunum at tað eru umleið seks hundrað fastognir sum blíva seldar um árið og talið av ognum sum verða seldar á útlendingum liggur onkustaðnis millum trígtríggjar fýra undraf fimm upp í sjey kanska upp á tíggju um árið kanska er tað talið lægri meglarfyritøkurnar upplýsa at áhugin millum útlendingar at keypa fastogn í føroyum serliga snýr seg um ognr uttan fyri miðstaðarøkið tavisiða summarhús úti á kanska útøkj og teimum smáu plássunum sum oftast er talan um ein ítlendskan eigara sum býr partvísst ella partur av árunum í føroyum og so stendur húsið tremt um um veturin vit hava roynt at funnið útav hjá tinglýsingini á umhvørvisstovuni hvussu um tað er nøkur hagtøl fyri hvussunógvar útlendingar eiga fastaoknum í føroyum men tað finnast ikki nøkur hagtøl um tað sjálvt um í dag at ognir verða skrásettar við ptali men eg haldi at vit í nevndini eru sannførd um at eg eri ikki sløkt tal av ognum sum útlendingar oyga í føroyum enn í hvussur landstýrismaðurin í umhvørvis og vinnumálum hevur upplýst í nevndini at landbúnaðarlóggávan ikki krevur at tann sum tekur eini festi skal vera føroyingur um viðkomandi líku treytirnar at taka við inum festi tavilsjga hevur útbúgving og býr í føroyum so er einki sum forðar fyri at hannkann takast við ein festi altso gaútlendingurin løgmaður hevu upplýst fyr í nevndini at hann hevur gjørt it uppskot sum skal regulera møguleikan hjá útlendingum at keypa fastaogn í føroyum og uppskotið tð er sent til hoyringar og verður lagt fram beint aftan ólavsøku og meirilutin sigur ati føroyaliga eitt lítið land og tí kann tað skjótt fáa munandi samfelasligar avleiðingar um útlendingar í stórum ta at keypa fastogn føroyum og tað er nógv sum bendir á at ein vaksandi áhugi er millum útlendingar at keypa fastogn í føroyum tí er tað stóram týdningi at løgtingið skjótast gjørligt samtykkið er hóskandi regulering á hesum øki sum tað flestu grannalondunum júg gerða men vísandi til at løgmaður jú arbeiði við málunum hevur lagt eitt uppskot fram so metir meirilutin ikki at tað er neyðugt at samtykja hett uppskotið tí løgmaður er sum sagt á veg í tingi við nun upskoti og tí mælir meirilutinfrá at samtykkja upskoti og sum sagt tað er soleiðisr at løgmaður hevur lagt eitt uppskot til hoyringar

tryggja at tann sum hevur ella tann sum eigur fastogn í føroyum skal hava eitt tilgnýti til føroyar og endamálið við uppskotinum er eisini at talið á útlendingum sum eiga fastogn í føroyum ikki blívur frøgt men samstundis ssa skal tað heldur ikki vera óneyðugar forðingar fa útlendskum vinnuvirksemi í føroyum og uppskotið sum løgmaður hevur gjørt sigur at persónir sum ikki hva fastan bústað í føroyum ella sum heldur ikk hevur búð í føroyum seinastu fimm árini skal søkja landstýrismanninum loyvi at keypa fastoknum í føroyum og tað sama er galdandi fyri feløg sum iki hava heimstað í føroyum tey skulu søkja um loyvi áðrenn fastoknum verður keypt og tað var tí tað at vista er ein persónur sum ikki hevur fastan bústað í føroyum og sum heldt ikihevr búð í føroyum seinstu fimm árini so skal ein ítøkilig metan gerast av í fleimstøkum føri um loyvið skal gevast ella ikki

eg í lagi at mann setir nakrar treytir við hvørja kunna keypa fastogn í føroyum og serliga viðvíkjandi persónum sum einki hava við føroyar at gera sum hvørki búgva her ella arbeiði her ella eru føroyingar og so víðari tað er tað at siga at tas et upskot sum sum skal gerast tað kemur ikki at umfata danskar ríkisborgarar tí okkara skipan sigur tað at borgarar í í ríkinum skulu hava skulu hava somu rættindir og sovíðari og tað kann vera at íslandssáttmálin ella hoyvíðssáttmálin eisini forðar fyri at seta teimum forboð í íslandi at keypa fasta oknum í føroyum eg haldi sjálvur at tað er ikki tað sæ ikki tað sær ikki út til at etað e eitt stórt problem við útlendingum sum keypa fast oknum í føroyum men tað kann ikk havt fylgjas tit vaksa og tað er tí í lagi at dat seta eina regulering í hetta her soeiðsina at tað ikki verður frítt sum tað er í dag altso í dag er tað púra púra frítt ein kinesari kann gott keypa alla sandoynna í dag uttan nakrar problem og tað er held ikki gott nógv so tað tað má tað má regulerast so tí takið evr ikini undir við at mann ásetir reglur um hetta her sum eisini líkist kanska reglunum vit hava í øðrum londum grannalondum om sovíðari
so tað var tað eg hevði at siga við tær takk fyri fólkina ja takk eg
ha var onkrar viðmerkingar jóhannes joensen ger so vælja takk fyri frú forkvinna ja tað eit sindur ræðandi ella undarligt at brádliga ein kinesa kann festa festið onkrustaðni í onkraa bygd slet iki duga um málið á engom slet ikki krav nakað sum helst tað tað er heilt undarligt so eg haldi at regluverk á hesum økinum er púra taðer púra burturvið

jatakchristnandreasen gesja takk fyri ja eg haldi eisini tað er løgið at eingin lóggáva skal vera fyri tí tað tað tað er oftani útlendingar ringja til advokatar a spyrja tú eg eri ongar reglugaldandi og tá i mann sigur t tað e einki galdandi so siga teimum ná tað var tað sum so er so tey flestu útlendingar sum keypa fast oknum í føroyum for vænta g hvussuserat tð er onkara reglugaldandi ta

ja takk jaspur langa gerðsvæl ja takk fyri forkarnar eg havi sitið í norðurlandaráðnum og aftaná at hetta her uppskotið bleiv lagt fram er tað fleiri sum hava politikarar í øðrum norðurlondum bæði norra og svøríki sum hava sett spurning um spurtmastaðgv viðhetta her um hetta er galdandi nú tá vit royna at vera so sameind í norðurlondum og royna at finna útav nóggvum tingum saman um um uppskotið eisini kann gera vera eitt sindur problematisk í mun til tað tí vit hava nokk so góðar møguleikar bæði at fara til norra og svøríki og hin norðurlondan keypa okkum ognir og tí kanska føla teir seg eitt sindur við sviið so tá ið teir ikki kunnu koma hendan vegin eisini keypa
rognar
takk fyri jú tað er ein sera relevantur spurningur áðrenn løgmaður kemur niðan í løgtingið við hesum uppskotinum at vordera um til dømis norðurlonds skulu hava rættindir tí vit unn sum sagt keypa ognr arðrastans uttan nakran trupulleika í øðrum norðmlondum og skal tað verða líka rættur hjá báðum pørtum ókey føroyarliga lítil land ogkanska serlig hemt sin galdandi tað veit eg iki nakað annað er so tað at tað er øgiliga torført at regulera hesi viðurskiftini altso at regulera kapital er næstan ómøguligt altso her verður sagt í uppskotið hjá løgmonni at tað er tað sama galdandi fyri feløg at ð er eift útlendsk feløg men altso hvat nú vútlendingur stovnaði feløg í føroyum hvat ger mann so han so hetta er eitt hetta e eitt eitt nokk so tekniskt krevjandi lógarverk at hava við at gera sum sikkurt skal hava onkra fínpusing afturat áðrenn tað kann leggja
er løgtingið takk fyri ja takk næsta røða er hervør pálsdóttur
ger sovæltakk fyri frú forkvina minnilutin sum er siri stenberg ingilín didreksen strøm og eg sjálv hava hesar viðmerkingar áhugin fyri at opna sær bústað ella keypa jørð í føroyum er vaksandi við gongdini á fíggjarmarknaðinum har bankar krevja negativar rentu og altjóða grundnar íløgurpersónar keypa bústaðir og jarðarognir í ymiskum londum kann hetta bara vbinda upp á seg føroyar eru í teirri støðu at ríkir einstaklingar ella fyritøkur lættliga kunnu keypa upp heilar bygdir býlingar og endá heilar oyggir um ikki verður bundið fyri tí í løtuni er einki yvirhøvur sum forðar eitt nú einar stórðari útlendskari fyritøku ella ríkum einstaklingi at keypa risa økir á jørð ella fyritaskdmeginpartin av húsunum í eini lítlari bygd ella oyggj hesum má bindast fyri við hesum uppskotinum verða grundleggjandi treytirnar settar fyri a eiga fastogn í føroyum at persónur hevur bústað og hevur verið skattskildur í føroyum í tvey ár ella at persónur hevur havt bústað og verið skattskildir í føroyum í tilsamans fimm ár tað saman verður galdandi fyri aðrar løgfrøðiligar persónar sum feløg stovnar grundnar við meira og útlendskar myndugleikar hesar reglur tryggja eisini at fólk ið er uttanlands ið lestrarørindum ella starvsørindunum kunna hava síni rættindi í føroyum eisini verður tryggja at børn hjúnaðarfelagar og eftirkommar við meira kunnu arva og at til ber at sita í óskiftum bygvi hjá teimum ið ikki lúka hesar treytir verður møguleiki at søkja serligt loyvi har tvær ella fleiri av hesum treytum skulu lúkast at prógvast kann eitt serligt tilknýti til føroyar at talan ikki er um ogn til tess at vinna pening á landinum at útvegja skattafyrimunir ella tílíkt at bústaðar og vinnumøguleikar hjá fólkinum í landinum ikki verða skeiklaðir at talan er um alment gagnligt endamál undir nevndarviðgerðini eru komið fram at áhugin hjá útlendingum at keypa fastogn í føroyum er vaksandi at búnaðarstovan hevur fingið fyrispurning um festi í føroyum umframt at áugi áhugi hevur verið hjá úlendingum at ogna sær stór økið at byggja íbúðir ella bústaðir á serliga er áhugin hjá útlendingum togna sær bústað uttan fyri meginøki og at ogna sær serføroysk hús í sambandi við onnur bústaðarpolitisk uppskot hevur eisini verið frammi at tað ofta er trupult hjá fólki att údoyggj at ogna sær bústað á staðnum tí fíggingarmøguleikarnir ikki eru so góðir tí mugu vit eisini virka fyri at tey fastbúgvadi ikki verða noydd úr síni heimbygd tí at ríkir einstaklingar ella fyritøku keypa upp ognir at brúka sum summarhús og harvið tøma útoyggjarnar fyri fastbúgvandi tað er tí r neyðugt bæði at arbeiða við at bøta um fíggingarmøguleikar hjá fastbúgvandi á smáplássum eins og tørvur á greiðum reglum um hvør kann keypa fastogn í føroyum tí í løtuni eru ongar reglar hóast hevni ikki er talan um nógv ítøkilig mál um sølur til fólk sum ikki búgva í føroyum so eru hetta eitt álvarst mál tí landið er avmarka og ongar reglur eru um keyp somuleiðis er áhugin vaksandi ferðavinnan er vaksandi og føroyar sum heild ááhugaverdar fyri heimin tí er alneyðugt at fáa skipað viðurskifti beinanvegin vit kunnu helgur altíð sammeta okkum við stór lond so sum spania turkaland og onnur lond ið ofta verða tikin framviðhes kjakinum sum vit eisini høvdu frammi tá ið vit høvdu uppskotið fyrstu ferð síðstu tingsetu tí føroyingar í mun til at føroyigar eisini eiga ognir uttanlands tí føroyar eru lítlar og ein stórur partur av ognunum kann skjótt enda á útlendskum hondum vit eru meira viðbrekin enn størri tjóðir og samanhangsmegin og samfelagnum viknað skjótt um alsamt fleiri fastognir verða seldar útlendingum og hússanda tólm næstan alt árið minnilutin heldur at tað er alneyðugt at fáa skipað viðurskifti á hesum øki skjótast gjørligt og við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið eitta uppskotið verður allarhelst felst samgongan er ímóti akkurá hesum uppskotinum men mann má siga at at tað hjálpir at trýsta á tað er aðru ferð vit hava hetta uppskot eð frammi í síðstu seti tá mælt mann eisini til ati fella málið men tá var argumenttiónin eitt sindur øðrvísi tá helt mann at tað var faktiskt óleberast ella eitt sum eitt leberalt op samfelag var tað skeivt at seta reglur fyri at keypa fyri at útlendigar suldu keypa fastokn í føroyum tí at vit kunnu keypa tað í øðrum londum men nú kemur landsstýrið so við einum uppskoti so tað mann má siga at trýst á anstøðuni tað hjálpir og tað kanngleðis
sesfita um takk fyri ja takk har var
ei viðmerking bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri at tað er eingin ivi um at nú er tjóðelidi lagt fram líknandi uppskot fyrr um at fáa gjørt reglur fyri keypi hjá útlendingum av ognum í føroyum og løgmaður var nokk so skjótt úti tá og segði at hann fór at koma við einum lógaruppskot men tað hevri gingið ei øgiliga lang tíð hava tit í nevndini fingið upplýst nakað um hví hetta er so drúgt hjá løgmanni hví hann ikki enn e komin við einum einum uppskoti tí eg minnist at hann hann var segði tað øgiliga greitt í miðlunum tá at hann fór at gera eitt lógaruppskot sum avmarkaði møguleikan hjá útlendiga

ja takk hevur páullsedóttur gerið so væl har má eg vera bjørt fabessens svær skigldu vit vit spurdu ikki løgmann í hoyringini hví tað evði tikið so langa tíð at koma við uppskotinum men hann boðaði so frá tá i vit høvdu høvdu hann til hoyring at at tey høvdu arbeitt við tí og tað hevði verið at tey skuldu se ta rammuna fyri hvørja reglur skuldu vera og uppskotið hjá løgmanni er so eitt sindur øðrvísi enn okkara í mun til áramál og sovíðari menmen nvit hava ikki spurt løgman um hví hann hevur brúkt so langa
tí eg má koma við einum slíkum uppskoti takk fyri ja takk næstur at røða er jógvan skorið
gja takk fyri frú forkvina eg haldi hetta uppskotið um at hetta her at útlendingar eiga ognir í føroyum tað gerst kanska meira meir spennandi so hvørt sum marknaðarføringin hjá vistu færa og eilønd riggar væl tað má mann kunna hvussu staðfesta aftaná mann eg sæð hvussu nógvir útlendingar hvørt ár vitja landið gott nokk ikki nú meðan korona hevur verið men ígjøgnum ta tíðina man hevr verið líkasum uppbygt hetta her marknaðarføringina men tað er ein ordiliga stór avbjóðing eg haldi at hetta uppskotið sum er komið frá tjóðveldið er gott eg haldi tað at mann tekur hond um tað at mannpassar upp á okkara samfelag hevur øgiliga stóran týdning eg haldi tað at vit hava kanska verið í so nei yve haldi eg í mun til at seta karmarnir um samfelagið soleisnar at at vit verja okkum eitt sindur tí at ikki bara tá tað kemur til at oygað ognir men eisini tá tað kemur til onnur ting sjálvur havi eg verið øgiliga heitir forstatar fyri at fingið ein ferðafólkaskatt sum verður tikin við kasta eitt also á flogvøllinum ella á bryggjukantinum og so upp á tann mátan kundi verið við til at at styrkja um samfelagið soleiðisnar at útlendingar sum koma hendan vegin fólk aðrastaðnis frá høvdu verið við til at at eg goldið inn í samfelagið og inn í ta samfelagskjólið og tær tænastur sum sum vit sum føroyingar skulu brúka tí eg haldi ikki at tað er okkara uppgáva sum land sum fór á síest lítið land í heimshøpi skula forsína teir fáu útlendingarnar sum eru her beint eitt stutt tíðarskeið og eg haldi eisini vit kundu gott hugsað okkum sum eitt sindur eksplosiv tí at okkara samfelag er eygsplosift á øgiliga nógvum frontum og tað sum er hent teyr seinastu árini við at mann hevur fingið nógvar útlendingar hevur oftani tænt teimum stóru býunum væl ta hugsi eg fyrst og fremst kranstka tórshavn og so klaksvík og runavík og aðrastaðnis í føroyum men tað hevur verið ein stórur meinboði og ampu hjá nógvum av teimum smáplássunum har sum tey kanska hava mest føls við hann enn ev vinninginum og tí haldi eg at at hetta her hvussur sær ein gongd leið at mann roynir at seta karmar upp at mann roynir atgera tað eitt sindur tyngri í hvussursverð nær at fáa sær ein bústað í føroyum og so er tað eisini hetta her at at hvønn er tað vit eru kapping við altso í veruleikanum so so blívur húsaprísirnir í føroyum kanska við tíðini yvirnormal stórir tí tað eru útlendskar kreftir sum hava áhuga í at investera í føroyum vit høvdu eitta uppskot í gjára um negativar rentu men hetta kann vera nógv nógv størri trupulleiki tí at her erur altso milliardir kanska sum eru áhugaður í at fáa bústað í føroyum vissæ mvissi mann hevur pengapengu til tað og vissman hevut røttu verkætlanin til tað so tí haldi eg at hetta er heilt sikkurt á árættari leið at fáa sett sjóneykuna á hetta ig eghaldi eisini tað er gott at mann hevur komið um uppskotið ofta er tað so eiðin við uppskotnum meira ítøkiligur mann er verri er tað at fáa undirtøku í í í løgtinginum tí atmann finnur altíð okkurt at vera ímóti men tað er heilt sikkurt at eg í hesum førum fari eg hvussu t taka undir við uppskotinum frá tjóðveldi sum eg hvussur er ein roynd at forbetra tað sum ta skipan sum er í dag og eg vóni tað at atnú hevur minnilutin í orsaka meirilutin í rættarnevndini mælt frá atat taka undir vð upskotinum ella samgongan og við tí grundgeving at løgmaður fer at koma um uppskotið tað hopi eg so eisini at hann fer at gera og at tað uppskotið verður minst líkagott og at tð eisini verður gjøgnumført soleiðisnar at tað hevur ta rættu intentiónina og ikki er bara eitt ella annað sum kemur staðin fyriso
heg haldi hatta er gott takk fyri ja takk fyri næstur at røða er jóhannes joensen
takk fyri frú forkvina ja hetta er eitt uppskot frá tjóðveldi hesum førinum men tað er fleiri ferð vorðu víst á øðrum eisini at forða fyri at mann kann keypa fastoknmog útlendingurum keypa fastuoln í føroyum at vit mangla reglugerðaøkinum og vit í javnaðarflokkinum hava fleiri ferð víst á manglandi reglugerði og kunna undrast á at einki er gjørt frammanundan sjóvani tað hava vit øll ábyrgdina av tað er gott at løgmaður sigur at hann ætlar at gera okkurt á hesum økinum og vit vóna at tað fer at henda skjótt vit síggja sjálvandi vandar í at at útlendingar uppkeypa fast okkum í føroyum tað ersæð fleiri aðrastaðnir í smáum oyggjarsamfeløgum runt um í verðini at útlendingar múgvandi feløg ella einstaklingar hava keypt oyggjar og vit eru eitt oyggjaland tað kann tykjast øgiliga fjart frá okkum at at mann ger slíkt men tað er vanligt í stillahavinum aðrastaðni at ríkmenn eiga oyggjar og eisini fleiri oyggjar sum ter kuldu stuttleika sær við og okkara oyggjarlandi er er sera ríkt á nógvum økjum og visu man hugsar um at ein útlendigur hevði skeypt eina oyggj um vit í forsein a sjónvarpsallanin so so hevði verið illa vorðið aftaná tað er soleiðis eisini at ferðavinnan er komin og ferðavinnan kemur jú at hava ríkisligar kapping í føroyum og tað kann eisini hugsast at útlendingar kunnu kappast koma til føroyar at kappast á ð við føroyingar við til dømis bústaði bústøðum og øðrum og tað kundi eisini verið ein vanlukka fyri at tí at kappingin hevði verið saktans verið ójøvn tí at víkóktey hava ótomandi pengapengamøguleikar tað at útlendigar til dømis skunnu keypa jarðarstykkir ella lítlar bygdir ella oyggjar kann vera ein stórur vandi fyri føroyar vit kunu ikki saman bara tær sama sum at útlendingar keypa uttanlanda tí at føroyar er eitt lítið land og vit kenna at danskar hava til dømis avmarkingar við summarhúsinum niðri og vit vita eisini ati í álandi hevur mann eitt sum eitur hembiksrett har fólk hava reglugerðir fyri hvussu mann ger í álandi hvør kann keypa jørð bústað og fast ogn og tí hevði tað ið verið gott at hugt eftir teimum støðunum hvussu gemr manntað har og fingið eina skipaina reglugerð sum líkist kanska tí sum er í álandi en hetta er eitt fínt uppskot sum vit fara ataka undir við javnaðarflokkinum men um hetta upskotið ikki verður samtykt so vænti eg at løgmaður fer at gera ina reglugerð sum vit eisini taka undir við so í øllum førum vit vilja hava tað at í føroyum er tað føroyingar sum sum hava fyrsta rætt til at keypa fastognir og tað bara at hoyra tað at ein útlendingur líkamikið hvat han kemur frá ja kanska eystanfyri ella sunnanfyri kann kann festa ein ein bóndagarður knappligani uttan nakrar treytir uttan tær treytirnar sum liggja frammanundan fyri føroyingar so taðtað tað e eitt sindur óhugsandi eitt sindur óskiljandi at mann kann tað so her vantast reglugerðir og vónandi fáa vi tað í rætt til a beina
havi takk fyri ja takk næsta røða er bjørt samuelsen
gersoælyri frú forkvinna eg hugsaði bara líka at nevna hetta her við ati hetta er eitt mál við tóku upp rætliga tíðliga aftan á at henda samgongan tók við og tað bleiv millum annað tikið upp tí tað vóru ting frammi um at áhugin hjá útlendingum fyri at keypa fastlornum í føroyum var vaksin rættiliga nógv mettu millum annað onkur meklari og altso løgmaður hann var so øgiliga skjótur úti tá at siga ja men hetta fór hann at orðna og nú líðir tað á at tann næsta tingsetanin hjá samgonguni er við at verða løgd aftur um bak og tað eru framvegis ikki komið nakað uppskot og eg skilji so at tað er á veg me eg haldi e nokk so umráðandi ati at vísa á at tá ið fólk og tað evur kanska vera itt sindur minni í dag men tá ið hetta málið er verið til viðgerðar so høvda vert fleiri sum hava grundgevið við at mann skal ikki seta reglur fyri hvør kann keypa fastogna í føroyum tí føroyingar kunnu keypa aðrastaðni fyri tað fyrsta er tað ein sannleiki við serstakliga stórari motifikatión tey allarflestu lond hava reglur fyri hvør kann keypa ognir hvar í landinum og í summum londum hevur mann strangar reglur í í í summum økjum á landinum tað kann vera í einum stórbýi tað kann vera í í býarpørtum har eg hoyrdi millum annað ati eg haldi hava berlin sum hevi fingið ørliga strangar reglur fyri eisini fyri hetta her hvussu nógv mann kundi leggja uundir seg ímun til at leiga út til rbmb og sovíðari og vit kenna øll eisini til at danir hava gjørt reglur fyri hvussu nógv týskar kunnu keypa upp av summarhúsnum har og altso tað er ikki nakað tað er ikki nakað óvanligt í tí at mann ger reglur fyri hvør kann keypa fastogn í føroyum nei í einum landi tað sum eg hav bara halda vera so undarligtað er at mann ikki cemist øgiliga skjótt um ati tað má vera mørk fyri at onkur ein stórfyritøka kann koma upp á fáar dagar keypa upp ein stóran part av føroyum nei tað er kki hent enn men tað kann henda øgiliga brádliga og vit vita væl at festibrøv verður frítt um setli og opnarskunnu útlendingar eisini keypa tað og kanska bara tað er so umsji annað krav at mann skal búgva á festunum men tað er verður eisini givið undantak fyri tí og eg haldi at tað at máverði í áhuganm hjá okkum øllum at vit hava greiðar reglur á hasum økinum men tað er eisini umráðandi at siga at hetta má ikki forða fyri at føroyingar sum búgva uttanlands kunnu eiga ser um summarhús í føroyum altso vit mág ansa øgiliga væl eftir at vit ikki leggja fótdonglar í vegin fyri at føroyingar sum búgva uttanlands men sum vilja hava eitt øgiliga tætt forhold til bæði sína familju men kanska eisini búgva partur av árinum her sjálvandi skuldu tey eisini hava møguleikar fyri at eiga eini hús í føroyum men eg haldi at tað undrar meg øgiliga nógv at tað tekur so langa tíð at fáa loyst handa spurningin og tí harmar tá meg løgmaður ikki er her í dag tí so hevði eg viljað spurt hann akkurát hvat tað er sum sum gevur avbjóðingar í mun til hesa lóggávurna meni tað er høgni hoydal sum vegna tjóðveldið og lagt fram hetta uppskotið og tað er aðru ferð tjóðveldi leggur fram hetta uppskotið nú í nýggjari tíð men hetta er faktiskt upprunaliga eitt eitt gamaltlógaruppskot frá tjóðveldi og tað hevði verið fantastiska deiligt viss hetta bleiv gjøgnumført skjótt og eisini hóast tað so verður í einari aðrari útgávu sum løgmanðurfer
tað koma við rkaja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í málinum
ja og vit fara so at atkvøða í hesum málinum um løgsmál nummar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um ognan av fastogn í føroyum jag koyri bara her er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varðlagt framja vit eru liðug at atkvøða málið í falli tað er tólv atkvøður fyri trettan ímóti so er hetta málið fallið við aðru viðgerð og avgreitt frá løgtingnunummvit koma so til tey bæði síðstu málini altso tær báðar síðstu aðru viðgerðirnar í dag tær er tað verður viðgjørd tær verða hetta er hesin málini verða viðgjørdr undir einum tað er løgsmálnumar hundrað og sjeyogtjúgu á hundrað og trýogtretivu orsaka uppskot til samtykta um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsun og nítjan og um frágreiðing um virkiráðsins í tvey túsund og nítjan og hundrað og fýraogtretivu sum er uppskot til yktatilráðingar norðurlandum tvey túsund og tjúgu og um frágreiðing um virkisráse í tvey tunnogtjúgu sum sagt verða hesi málini viðgjørd undir einum og hvør biður um orðið tað er bill justinussen sum fær orðið faðið verða viðgjørd undir oynilia
takk fyri harra formaður ja tá ið skrivarin legði álitið á borðið at undirskriva eg veitisk um tit hava lisið hatta álitið men tá ið hon legði tað á borðið at undirskriva so skigur hon við meg at eg eg veit ikk um tú vilt hava tíð at lesa álitið áðrenn tú skrivar undir og tá so hugdi niður so segði at tað nokk ikki neyðugt tí hattað er eitt av teimum heilt stuttu álitunum her stendur at jaspur langaard og høgni hoydal løgtingsmenn hava lagt álitið lagt málið fram fimta mars einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð átjanda mars tvey túsun og einogtjúgu er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið ávt fundi fjúrtanda apríl tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðin hevur nevndin havt fund við kaileu holm johannesen landsstýrismannin í norðurlendskum samstarvsmálum ein samd nevnd tekur undir við uppskotinum og mæli løgtinginum til at samtykkja tað og í hinum málunum núnú vile hettað ikki stendur faktiskt akkurát tað sama men bara á árstalið er tvey túsund og tjúgu í staðin fyri tvey túsun og nítjan so tað er í stuttum tað
harra formaður takk fyrija takk fyri vit hava bara sovorð in lítlan steðg her tekniskum óðso er í lagi og vit fara vit at halda fram við viðgerðini og brand
rðigersuvælja takk fyri harra formaður nú eru hesar tilráðingarnar frá norðurlandaráðnum til viðgerðaar og vit hava sjávandi havt har í nevndini og vit mæla mæla tingium til at taka undir við teimum rekumendatiónum sum har eru men eg má siga at eg uppfati leiklutin hjá føroyum í í hesum í hesum høpinum í hesum norðurlandaráshøpinum sum táið ið vit lurta eftir sanginum hjá gonszulmroósus nokk nokk nokk innan hevinstorð og vit billa okum inn at innan fyri hesar dyrnar er eitt himmiríki og vit hava nú hoyrt ta seinastu tíðina ati ati mann frá norðurlandara úr hásins síðu av hevur hartað føroyar tí at okara nei okara okara abortlóg ikki er serliga tíðarhóskandi eg má siga ein sevorðin ípílegging ella píblanding av einum einumí e í eini í eitt land sum hevur tína egna lóggávu vald er heilt óhoyrt fullkomiliga óhoyrt serliga tá ið í landi sum tað snýr seg um ikki er inni í felagsskapinm altso eg skilji slett yvirhøvur ikki hvar í hatta har sum jaspur langaard svaraði upp á kemur frá altso tað kundi akkurát tað saman verið abortlógin í mijanmar i tey høvduhøvdu hart tað altso eg eg skilji ikki hava vit virkuliga trongd at koma upp í ein felagsskap sum hartar okara innanhýsis lóggávu og serliga tá ið tað kemur til eitt so eymt mál sum abort í føroyum vit hava eina lóg í føroyum abortlóð sum er ein sólskin søga í í heimshøpi ongastaðni illa øgiliga fáastaðni í øllum førum fungerar eina bortlóð so væl sum í føroyum í og við at tað vera so fáar abortir framdar og tí haldi at tað er heilt ótrúliga snetigt at vit virkuliga standa og bukuso hurðina fyri at sleppa inn í ein felagsskap sum sum upp á allar mátar innan fyri hetta øki her øh er nógv verri fyri enn enn vit eru og ynskji nakað heilt annað enn vit ynskja tí haldi eg at vit eiga at umhugsa strategiina hjá okum hvat vit ætla í norðurlandahøpið um vit veruliga eru so gromm at sleppa inn um dyrnar til hetta lovaða landið sum ssum skal leitast at vera so øgiliga gott innan innaninnan veggja vit hava nú lagið á knæ og bløtt og banga upp á í áratíggjur nú haldi taðer upá tíðina at vit taka ta støðuna veitsk hvat vit vilja sletta yvirhøvur ikki koma upp í eitta øpi eg haldi at tað er hetta sømið seg ikki upp á nakran sum helst máta slett ikki tá ið mann fer út at at harta eitt sovorður land sum liggur uttan fyri skipanin eg eg dugi slett yvirhøv ik at síggja hvat vit skuldu gera í hesum høpinum yvirhøvurtakk fyri harra
ja so eru tað nakrar viðmerkingar
fyrst er ta jaspur langaard ja takkfyri hara formaður og takk fyri brandsandoy eri púra samdur eg haldi allíkavæl beint sum tað er beint nú so er tað øgiliga viktigt at vit onkursvegna duga at lyfta okkumeitt sindur upp um hetta her eg eri samdur í at sjálvandi skal norðurlandaráðið ikki blanda seg upp í hetta her gtað havi eg eisini sagt á røttum stað og trúgvi eisini at vit fáa bremsissum heta ar málið skal ikki vera ein áheitan frá norðulandaráðnum intil ett her tá ið tað er sagt so haldi g vit hava nógv at at samstarva um om vit hava hesin limaskap ígjøgnum danmark og tí kann mann siga at man kann altíð tosa fyri ímóti men eg haldi at vit it eitt samt løgting hevur ynskt at vitynskja egna limaskap í norðurlandaráðnum og eg haldi eisini at tað tað tænir okkum so eg haldi at vit eiga eiga at arbeiða fyri tí men eg skilji væl bandir sandur ta mann fær slíkar ákoyringar sum he
sso kann mann gott erta sr buru
takkfytakk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina jaspur langaard sum hevur eisini verið úti og og harta norðurlandaráði í hesum høpinum eg haldi ikki vissi hetta her blívur til tað at har blívur til eina rekomentatión at heita á føroyar so mugu vit siga at vit hava absolutt einki at gera í hesum høpinum slett einki eg haldi at vit eiga frá nú jaspur langaard sum sum luttakandi í hesum høpinum harta norðurlandaráði men um so er so haldi eg at vit eiga at fáa eina opsiella útmelding frá stjórnini í landinum hjá okum um at vit góðtaka yvirhøvur ikki hendan her framførarháttin tað
tað má eg siga bara akkurát
sum tað er takk fyri ja sára rutvang ger tað falvt takk fyri harra formaður eg eri fyri so vítt púra samd við brandi sandoy at tað líkist svartast av ongum havi vit ikki fáa sjálvstøðum limaskap í norðurlandaráðnum eg eri eisini partvíst samd við víkjandi fosturtøku í føroyum er ikki heilt so miðaldarlig sum útlendingar stundum tykjast at halda men at tað skal vera lógini at takka har eri eg ósann nú kenni eg eitt sindur til økið og eg haldi tað er fyrst og fremst hugburðin hjá føroyskum kvinnum at takka at støðan er sum hon er viðvíkjandi fosturtøku
í føroyum
takkfyritað er møguligt at tað er so sum rutvang sigur men leberalar lóggávu tú hevur á økinum jú meiri leberalt taka fólk upp á hesi upp á hetta hetta økið so eg haldi at vit hava eina rímiliga rímiliga restrektiva lóg tá ið tað kemur til abort sjálvandi allar lógir skulu skulu endurskoðast við við jøvnum millumbilum men vit síggja at hendan lógin illa undir teimum kørmunum sum vit virka undir í føroyum óansæð undir lógin liggju undir teimum kørmunum sum virka undir í dag hava vit eina sólkyns søgu har sum vit tíverri er altso tað at taka lívið av av smábørnum tað tað dámar mær ikki at at útrykkja av tingsins røðarpálli men vit hava tíbetur eina lóggávu í føroyum sum
um tað ikki hendir so ofta
takk fyrijatkso er ta biljustinsentakk fri her formaður eg halda sera væl mælt av brandur sandoy eg haldi tað er rættiliga hugnaligt at hugsa sær at norðurlond krevja av føroyingum at fleiri børn skulu avlívast í móðurlívi tað er heilt heilt óhugnaligt og gród tekst og eg vil siga at vist tað skal vera nøkur orsøk til at vit skulu royna at sleppa upp í norðurlandaráðið so má tað vera fyri at kunna sleppa inn við einum lítlum ljósi at lýsa lít sindur upp í í huga í í í tankatankasettinum hjá sovorðnum fólkum sum kunnu finna upp á slíkt tí at tey hava veruliga tørv á kanska at hoyra føroysk sjónar
norami akkurát á hasum økinum
ja takkfyriht ra formaður ja hatta er so hatta er so ein annar vinkul at at vit kanska kunnu geva okkara vidræt til at fáa fáa heimin at venda øðrvísi vegina vendir í dag í útlandinum tað tað er tað taki eg fult undir við við biljustinusen men tað kann so ikki vera við tí endamáli at fáa leberaliserað nakra aborktlóg ið viðfara at søkja um limaskap í í norðurlandaráðnum tað tað
eg skilji eg sletti ikki at mann mann kann hugla
takk fyri tað kærleika tá tú ert formaður eg fæk samdur við brandur sandoy at tað virkar nokk so løgið at mann frá sum sær frá útlandinum kemur inn og líka sum tú skalt ávirka tí at vit eru jú eitt land og vit hava egnu lóggávu og sum verða og eg haldi eisini sum sum brandur sandoy sum vísir á sum hevur verið sum er rættiliga væl tað er rættiliga væl skipað og tí virkar tað løgið men eg haldi allíkavæl at tað er rætt at vit fáa limaskap í norðurlandaranum sjálvsóknina limaskap og uppá tann mátan kunna leggja okkara sjónumeg fram tí haldi eg tað er viktig at vit halda fast við tað og vit eru so ymisk og fólk hava so ymiskar meiningar og men altso vit eru eitt land og vit skipa okkum sjálvi og tað eiga vit at leggja dent á og tað haldi eg vit eiga at kunna eisini
vís á í norðurlandaráðnum s
ja takk fyri harra formaður takk fyri jensaghariasen veit ikki um tað er so nógv at leggja afturat ja eg eg eg bleiv milt sagt sjokeraður tá ið iði tá ið eg hoyrdi hasa útmeldingina frá frá norðurlandaráðnum miltsakt sjokeraður at mann yvirhøvur kann finna upp á at fara at harta eitt land sum ikki er partur av felagsskapinumáfsa ja ella ella sjóstøðugt partur av felagsskapinum a tað tað skilji eg bara slett einki av áh eg eg skilji ikki hvussu mann kann blanda seg upp viðurskiftir har sum mann ikki eri er har sum mann ikki í londum sum ikki eru la ikki hava sjóstøðgan limaskap í í felagsskapinum tað tað skilji eg ikki at mann kann men men tað er so gjørt vit blanda okkum ikki í um svøríki framleiði bápn til sýrien ella hvar hvar er tað so er og tí skuldu
tá ið heldur ikki koma her blanda seg í hvat viðgera innan ís
rniolsensum fær vimerija takk fyri harra formaður ja nú havi eg sjálv sitið sum norðurlendskum samstarvsráhari og eg má siga tað at eg havi ongantíð upplivað at mann í norðurlandaráðnum blandar seg upp í viðurskifti altso innanhýsis viðurskifti í teimum respektivu londunum í í norðurlandaráðnum og og tí virkaði hetta øgiliga ófrættakent sum sum nú kom fram um dagarnar at norðurlandaráðið blandar seg direkta upp í føroysk viðurskifti men eg hugsi at norðurlandaráðið kundi hugsavnað seg meira um at fáa føroyar sum ein sjálvstøðan ma fáa sjóstøvan limaskap fyri føroyar í norðurlandaráði heldur enn at liggja uttanfyri og skjót eftir teimum sum ikki sleppa í hendan her opinvart egsklusiva felagsskapin sum hevur fingið til hug at leggjast eftir hinum
smálondum sum liggja uttanfyri
ja takk fyri ja góða viðmerking frá frá anniku olsen eg haldi at knafallið hjá hesum landinum hevur verið nóg drúpt og nóg leingi og nóg djúpt eg haldi ikki ati vit hava fingið eina sømiliga og virðiliga viðgerð í í norðurlandaráðnum tá ið vit hava millum annað søkt um limaskap tí sum eg skilji á lagnum tók undanfarni uttanríkismálaráðharið eisini bleiv hann rættiliga forternaður tá ið íí seinastu setu tá ið ið tá ið umbønin og limaskap bleiv bleiv avvýst eg eri púra samdur við anniku olsen í at hetta enda útmeldingin sum kom her hon hon var altso ikki passa
andi á nakran sum helst hátt takk fyri
so er tað bjarni kárason gersvæltakk fyrihara formaður ja egentiliga rættiliga samdur við brandir sandoy tá ið tá hann tosaðu um hetta við við við limaskapinum tá ið vit fingu noktað limaskap í tvey túsund og sekstan tá fór undirritaðu eisini út og segði ja men vit burdu egentiliga umhugsaðu um vit skuldu vera í hesum felagsskapinum tí at vit virka ikki serliga ynskt í sou máta ømen tað vita vit væl hvør orsøkin er tað er ikki tí at tað er ein tað er ein stórur illvilju í norðurlandaráðnum sum so tað er tað er millum annað tann danska grundlógin og uttanríkispolitiska heimildarlógin sum ger tað at vit ikki kunnu vera limur í hasum forsáttmálanum so tað er aftur ríkisfelagsskapurin so kallaði sum sum er forðingin á hasum økinum annars er tað eitt sindur undarligt at at mann mann til dømis so havi viðgjørt hendan er vælsignaða hernaða radaran sum danska ætlar at seta upp í føroyum og nú skulu vit hava koronapass sum mann hevur gjørt í danmark tá hevur mann ikki s ræða sterkar meiningar men nú tá ið norðurlandaráðini gjarna vilja snakka um fosturtøku

er taðja vit orfølmast straðkað hann á og og tað hendir so í øllum førum hjá mær beint í hasum eygablikkinum og ja so kann mann siga at at ja okara spennitroyggja sum vit eru í hetta her við at vit ikki eru sjálvstøðugt sjálvstøðugt tjóð oyðileggurokara umbøn um limaskap í norðurlandaráðnum men hin vegin altso tað er ein hehelsging forsáttmála oghann er gjørdir ein av ferð í fjørutinum allir sáttmálar kunnu kunnu endurskoðast tað var møguliga ein ide at hugt eftir hasum forsáttmálanum og og og bloytt hann upp eitt sindur soleiðis at tey nøkini í í norðurlondumi eisini kundu verið partur av hesum heri felagsskapinum visti mann ynskir tað og men sum sagt eg mínari verð er einki at vera limur í norurlandaráðnum til vissu hetta skal vera
tóni takk fyri ja takk so fær jaspur langa orðið
ger so vælja takk fyri hara formaður eg hevði avgjørt ikki at taka orð í hesum málinum men nú tá ið bjarni kárasam petersen hevði hug at samanbera nøkur viðurskiftir sum vit hava enskt sjálv av okkur egna tingum tí tað er einki til hindur fyri viss vit ynskja okkum eitt koronapass at vit gera tað sjálv ynskja vit onnur mál jamen so her ingi eingi trupulleiki til at vit gera tað sjálv men hinvegin síggja vit fyrimunir í at vit taka slík mál til okkum har tað gevur meining og tí haldi eg tað r øgiliga viktigt at man vit iki ikki blandað tað inn í eitt møguligt loysingarmál ella annað og tá tað so kemur til til tað norðurlendska so er tað soleiðis at nú hevur norðurlandaráðið ynskt eitt ynski um at blanda seg upp í hvussu vit skipa okkara fosturtøkulóg í føroyum tað er fleiri aðrar samanberingar til dømis orøkin er tað er tað at norðurlond ynskja nøkulunda somu lógir men tað er so øgiliga nógvar lógir sum eru ymiskar taka vit til dømis rúsdrekka lógina so hava vit eina eina lóg í danmark sum up á ongan máta minnir um tað sum er í norrøu svøríki fyri tað fyrsta so kanst tú drekka rúsdreka í danmark sum sekstan ára gamal meðan tað er átjanogtjúgu ára gomul tá ið tað er alt eftir hvat fyri slag av rúsdrekka tað er tá i tað kemur til norru svøríki tú hevur einkarsølur í norrígs svøríki men tú hevurt fría rúsdrekkasølu í danmark nú var eisini her fyrr í dag nevnt atat spenskararnir teir til dømis framleiða vápn norðmenn teir framleiða olju kanska er tað fleiri av hinum norðurlondum sum meina men tað er ikki tað rætta at gera summi lond eru í nato sum eru ikki summi lond eru eu sum eru ikki hvar gongur markið tað er soleiðis at vit innanfyri norðurlond hava óalmindiliga nógv at samstarva um og har vit veruliga kunnu lyfta hvønn annan upp men vit mugu ikki beginna at at gera kastibløkur til hvønn annan gbeginna at siga men hetta skulu tit gera tí soleiðis gera vit tað er ikki endamálið við norðurlondum og tað er samsvarin sum er vit hava nógva samstarv um og skulu eg havi heldur einki ímóti at vit fara inn og viðgera sflógurnar í norðurlondum men so verður tað tikið upp á oysa hægriinnevoð um mann fer inn og samanber hvørji ting gera tit og hvørji ting gera vit og taka vit akkurát fosturtøkulóggávuna so kunnu ey fegnast um til dømis í danmark at fosturtøkurnar eru rættiliga nógv lækkaðar tey síðstu tíggju árini okur so komma at siga men hvussu er tað hent og kunnu vit síggja fyri okkum at tey næstu tíggju árini so kanska nærkast danir og hini norðurlondini okkara okkara tølum men hvat er so problemi eg haldi tað er viktigt at vit halda norðurlandaráðið uppi á tí sum endamálið er ta er bara sjálvandi tað hevur onga heimild tað er bara ávísingar og mann kann bara gera nøkur ynskir
firr og tað er har vit hava verið takk fyri a formaður
ja bjarni kárason eina viðmerkingtakk fyri harra formaður ja eg eri púra samdur v jaspur langoard at tað sum sum sum tørv verður á í føroyska samfelagnum tað klára vit meira enn meira enn væl at at syrgja fyri sjálvi e eg eg dró samanberingina at tað er øgiliga undarligt at mann følir seg onkursvegna at mann følir ett trýst uttan ífrá nú tí at mann vil gjarna umrøða hvør støðan er í føroyum viðvíkjandi fosturtøku men í so ræðuliga nógvum øðrum aspektum eisinifyri at fáa eg og lóggávu harmonisera og forsoelt annað tá er mann kanska ikki líka so invisterarur í í í hvar boðini koma frá og hvat tey innihalda men jaspur langord veit uttan iva at orsøkin til at norðurlanda ráðið gav noktandi svar tvey túsund og sekstan um limaskap í hasum forsáttmálan tá segði mann at ta tað var innar viðurskiftir millum føroyar og danmark h hvussu heldur jaspur langaard at vit sleppa rundanum er tann spurningin fyri at blíva limir norðurlandaráðnum tí tað tykist at vera danska grundlóg

ja takk fyri tað er eitt samt løgting sum hevur havt eitt ynski um at vit fáa egna limaskap har eru har eru nakrir til dømis nevndir tú sjálvur evndhelstum forsáttmálin og tað sum mann so segði í norðurlandari skip taðer sig men farið fyrst og troyti teir møguleikar sum liggja her í altso tað er eingin gund fyri tað líkasum at hoppa forbí nakað sum vit enn mangla í hesum forsøgnum er tað fleiri ting sum vit mangla tað eru øgiliga nógvar nevndir vit hava kanska eini hálvtrýss nevndir har vit kanska bara eru aktiv í eini tjúgu av teimum latið okkum prøva at finna øll øll støð og manna okkum sum samfelag upp til at kunna taka tær avbjóðingarnir sum standa og teir møguleikarnr sum liggja tá ið vit hava fingið mannað allar tær nevndir vit skulu og eru við í øllum teimum arbeiðum sum verða gjørd í norðurlendskur í ski men so eru vit eisini klár til at siga fvínt men lat okkum nú sjálv
sulu vit taka yvir og koma inn í hetta samstarvið takk fyri ja so fær kailio holm johannesen landsstýrismaður
gersuvælja takkfyri harra formaður eg eg eri óalmindiliga samdur við bandirsandoy at eg haldi ikki at tað er rætt og tað er eitt brot á siðvenjuna í norðurlandaráðnum generelt at mann blandaði seg uppí lóggávuna hjá hvørjum øðrum og tað er púra rætt at vit hava praktiserað øgiliga nógv ár við domsin roshus nokk nokk nokk áhevenstor men vit hava bankað nógv forspakuliga vit hava samtyktir frá føroya løgtingi av tvær av teimum e hvussu sør at vit søkja um sjálvstøða limaskap í norðurlandaráðnum og allir flokkar eru samdir um tað so vissu vit skulu hava respekt virðing fyri okkum sjálvum sum løgting so kunnu vit ikki góðtaka at mann sigur bara eitt ella annað har at tað letur seg ikki gera og tann ætlanin sum hvus eg saman við teimum sum eru í norðurlandaráðnum havsa tingjan útir korti sum vit halda er absolutta rætta leiðina at fara er at troyta teir møguleikarnir sumv fingu við tí sokallaða álandsskjalinum og so forlanga simpultenn at vit eisini sleppa inn í a fólkaræðisligu skipan í norðurlandaráðnum sum eitur atkvøðugreiðslur so tað sum liggur í korstina harra formaður tað er at vit nú fara ið havi fundir við nógv av ráðunum at vit fara at troyta teir møguleikar sum eru vit fara at fáa øll okkara fólk inn og tað vi fingið upphægning fyri í landsstýrinum at vit simpultenn framprokerað eina eina atkvøðu í norðurlandaráðsariskip innan fyri tvey ár soleiðis at vit veruliga siga at vit meina tað og tað er ein óalmindiliga góður máti at sjálvt um onkur politikari nú er tað til feldivíst ein vælferðarnevnd onkustaðni í norðurlandaráðnum so er tað øgiliga viktigt trúgvi eg at vit halda eina beina kós og tosa okkara sak og fáa sagt væl og virðiliga halt fingrarnir vekk og so er tað eisini ein fantastiskur pallur vit fáa at lokelokrera ella marknaðarføra okkara fosturtøkulóg vit hava nøkur góð tøl at vísa á vit kunnu selja tað at vit kanska gera nakað rætt meðan kanska onnur gera nakað skeivt so vit fáa eisini foreraðan ein pall sum vit kunnu brúka og eg kann i mann kann g ikki fara siga her at at vit ikki fara nú við eitt limaskap altso løgtingið hevur samt eitt samt løgting hevur sagt at vit skulu fara eftir limaskapinum og eg haldi eisini at vit skulu fara at betala fyri okkum sjálvi nú í norðurlandaráðsirski vit skulu fara at betala tað sum tað kostar og tað haldi eg er uppá tíðina at vit gera tað tí at alt annað virkar heilt galið so at eg vóni at innan fyri tvey ár so fáa vit eina ordiliga góða fólkaatvøðu har ella eina atkvøðugreiðslu soleiðis at vit síggja eisini tí at vit sita eisini og tosa her hvør hvør vil ikki lova vikn inn onkur sigur ríkisfelagsskapur onkur sigur grundlógina onkur sigur finnar onkurt sy spenskar lat okkum fáa tað fram í ljósi í einari atkvøðugreiðslu hvør er tað sum stendur saman við okkum í norðurlandarásirsi og hvør er í móti okkum og tað haldi eg vit hava tað er ein plikt til yvir fyri føroya løgtingi at vit fframprorokerað hetta her tí at vit meina tað tá ið vit vilja vera álimur og at vit ikki vilja vera belimur í norðurlandarásishi og vit eiga at taka okkara egna løgting fyri fult og fylgja tíð hundrað prosent eg havi nevnt eg i vit vóru norðurlandahúsinum tosað við høgna hoydal um tað at vit hava tosað við jaspur langaar og vit hátu vit eru øll samd um har vóru øll fólkini har vit fara hendan vegin og so prøvaðu vit eina fólk atkvøða av so at púra rætt tey skulu ikki blanda seg uppí hvussu okkara fosturtøkulóg er skrúvað saman vit hava góð úrslit at at vísa á og at børnini ella fosturini hava eisini nøkrur rættindur gentubørni hava eisini v rættindr í okkara landiso
takk fyri harra formaður ja nøkrar viðmerkingar
stenberg fyrsttakk fyri harra formaður ja tað haldi er fínt at mann arbeiðir miðvíst tí at løgtingið staði saman og er samt um at mann skal søkja limaskap so tað er fínt at mann arbeiðir fyri tí men kan ski lata vera við at teinja tað at at vissi okur vóru eitt sjálvstøðugt land so opnaðist allar dagir eisini hendan hurðin her og sjálvandi er tað tann besti virðina at fara tí so hava kunnu okur umboð okum sjálvi allastaðni har sum okur vilja tí at tá problemið hjá okum er at okur fáa ikki verið limur har sum danir frammanundan eru limur og tá ið mann framprookerarin atkvøðu so kann eg hvussur spáa tað at danir fær atkvøða ímótir saman við fleiri øðrum men tað lat okum síggja men hetta konkreta uppskotið tað handlar um hvussu mann færr sett nøkur tiltøk í verk eisini í føroyum m um matoysl og mikroplástu endurnýtslu og gransking í havinum og mentanarsamstarvu hvørt annað tað handlar ikki endiliguog tað handlar slettki um fosttøku men men hvussu arbeiði landsstýrismaðuin fyri at fáa øll tey átøkini setta í verk tat fara at samskipa tað arbeiðið í tí norðurlendska
hja øsoleiðis at tað eisini sæst aftur í føroyum
kailijohannesenja eg hvussur eg eg byrjar upp á eina eina samskipan í øllum ráðunum í øllum málunum vit arbeiða við teimum nevndum sum vit ikki hava troytt enn skulu vit inn í hava hava ávirkan vit skulu hava maksimala ávirkan á tað og eg haldi t tað er øgiliga prinsipieltur rætt sum sirur stenberg sigur og eri øgiliga upptikin av tí eg havi fingið persónliga eittbræv frá einum donskum forsetisráðharra og ein danskur forsetsráðharri áðrenn meg hevur eisini sent bræv til tinganes hvar ið mann sigur at danir vilja bakka okkum upp til ein fullgildigan limaskap so vissi eg síggi nakað annað um tvey ár so blívur tað heilt óalmindiliga áhugavert í ríkisfelagsskapinum vissu danska stjørnur kunnu bakka okkum upp alment og stemmur mótir um tvey ár tað vil eg gjarna sleppa at síggja og tað vil eg gjarna fylgja upp tí at eitt orð er eitt orð tá ið tær
til stjørnur og tað skal takast alvorligt ja so er tað annikolas
landsstýrmaðurin í samstarvsmálum norurlendskum samstarvsmálum gjarna vil hava tað at føroya at betala fyri at vera í hesum her felagsskapinum okur hava roynt at nakran ferðir fyrr og tá hava okur fingið eitt blankt nei at tað slepp okur isju ein gangd at betala fyri at ver a við í limaskapinu men okur kunna vera við til fundir og sovíðari so tað hanga ísi oriliga saman og tað er rætt sum kali joholm johannesen er inni á at bæði heldur tornir smitt og forsósmálaráðrin sumfar undan henni hava sagt ja teir vilja bakka føroyar upp men tað er jú ein fríbilitt tí tað sum er tann størn sta forðingin tað er konsensus avtalan í hesu forsavtaluni sum sigur tað at øll norðralondini skulu vera samd so danmark kann sagtat siga ja at tei bakoknubb væl vitað te upp at bæði svøríki og finnland manei men tað verður áhugavert hvussu avstemjingurn verður vist tað kemur fyri í norðurlandar
an
jso er tað kaili hanesen gersuvælja takkfyri hara formaður eg haldi altíð a tað er áhugavert í politikki at at at tað er øgiliga nógv orð verða søgd í politikki og tað sum eg havi ella tað sum eg eri mest áhugaður í politikki tað er um ggerðirnar fylgja orðunum sum mann sigur og tað er serliga viktigt tá ið tað er orð ímillum lond fríblættin er øgiliga løtt inntil tú noyddir til at koma til tað punktið so vit eiga at koma til um tvey ár hvar tú skalt seta í gerðir aftan fyri tey orðini sum tú hevur sagt og tá fáa vit eina heilt nýggja støðu við einari sovornari atkvøðugreiðslu tí at tá fáa vit at vita hvør í við og hvør er ímóti og so eiga vit at taka tað harífrá tí at at blíva við at vera við í einum selskapi sum mann ikki er fullgildigur partur av at mann ikki fær eisini á lagkakustykki tað blívur forstrævið longun
og tað er har fram við mun koma
so er tað bjarni kárasom bersen gersuvæl takk fyri harra formaður líka síðani tann norðurlendska samstarvið varð stovnaði í nítjan hundrað og tveyoghálvtrýss so hevur tað føroyska politiska ella frá føroyskari síðu hevur mann politisk verið samdur um at luttaka í hesum samstarvinum tvær einmælt samtyktar løgting samtyktir um at vit skulu tað og føroyski myndugleikar havar sent inn fýra umsóknir til norðurlandaráðið bæði hálvfjerðsunum og fýrsunum og nullunum og so tá í tvey túsund o sekstan øll noktani svar hvat gevur landsstýrismanninum tiltrygd til at støðan verður nakað øðrvísi í framtíðini serliga tá ið vit vita at orsøkin er innari viðurskiftini í ímillum danmark og føroyar og so sjálvandi tann kompleksitetin sum er í í áland og grønland svøroyski o finnlandi og so framvegis hvat hví hví hvíer um
søgurnar og forsetirnar broyttar til næsta høvi takk fyri
keiliu johanesen ja ønú tað er tað er nógvir pástandir g eg haldi ikki at tað sum eg kenni til politikk nú nú havi eg arbeitt eitt sindur við tí eg eg meini ikki at atgrundlógin er forðingin eg meini at vit kunnu gera eina broyting í hesum forsáttmálanum og tað er ein sum liggur til høgra beinið tá ið vit fáa møguleikan á einari atkvøðugreiðslu um at fáa grundgivið so mikið væl fyri okkara sjónarmiðjum at vit fáa eina broyting í hesing forsáttmálan tað haldi ag vit skulu fara eftir og eingin tað er eingin garanti fyri at vit gera tað men so fáa vit veruliga sett fokus á at vit meina tað tí at tað er ikki rætt at mann bara skal siga nei vit taka ikki ímóti hessi umsókniri her jamen vit vilja gjarna hava tað til eina atkvøðugreiðslu soleiðis at vit fáa vita eina ferð medalla hvør tað er sum stamar ímóti og hvør er so staman við og vissu vit ikki fáa tað so blíva vit við at brúka tíð og orku her at gita hvør tað er sum er ímóti og hvør er sum við okkum
so vit skulu vita og ikki gita harraformaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum báðum málunum fyrst atkvøða vit um í løgtingsmáli nummar hundrað og trýogtretivu tað er um uppskot til samtyktar um tilráðing frá norðurlandaráðntvey túsund og nítjan og frágreiðing um virkirásins í tvey túsund og nítjan vit atkvøða um eitt lítið bilger sovælja vit eru liðug at atkvøða málið er ein mælt samtykt fimmogtjúgu atskøðir fyri eingin ímóti eingin blonk so er hetta málið samtykt og endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum og síðani er tað hitt málið tað er løgtingsmál nummar hundrað og fýraogtretivu sum er tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsund og tjúgu og frágreiðin um virkiráðsins í tvey túsund og tjúgu uppskot til samtyktar vit atkvøða nú ja onkur er eftir at atkvøða ja so vórðu liðug atkvøða tað er samtykt fýraogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk so er eisini hetta málið samtykt og endaliga avgreitt á løgtinginum vit eru so komin ígjøgnum allar aðru viðgerðirnar í dag og koma nú til punkt tíggju á skránni sum er svar upp á skrivligan fyrispurning og hann er frá ingilín didrigsen strøm til løgmann viðvíkjandi samtykkigrundaðari neyðtøku lóggávu og fyrst er tað ingilín strøm sum fær orðið
takk fyri harra formaður ja hetta er ein skrivligur fyrispurningur til løgmann bárastei nielsen viðvíkjandi samtykkisgrundaðari neyðtøkulóggáu tað eru tveir spurningar og teir eru er ætlanin at broyta ásetingarnar í revsilógini viðvíkjandi neyðtøku sum nú er grundað á tvingsil og harðskap til eina samtykkisgrundaða lóggávu um so er at arbeitt verður við málinum hvørjar eru niðurstøðurnar higartil og nær kann væntast at komið verður á mál í septembur í fjør legði segði løgmaður við kringvarpi at seks krevur samtykki frá báðum pørtum og at tað skal endurspeglast í revsilógini í svari til hervur polsdóttir tingkvinnu fjúrtanda septembur í fjør segði løgmaður á landsstýri hyggur nærri at hvussu norðurlond hava valt at skipa seg á økinum hetta fyri at orða tí føroysku ásetingina harumframt segði hann at landsstýrið í hesum arbeiðinum ætlar at tosa nærri við ymsar áhugabólkar sum eitt nú kris amnesti internationalur føroyar føroya politistafelag og advokatfelag føroya føroyar hava bundið seg til tey seytjan burðardyggu heimsmálini hjá st har av mál nummar fimm javnstøða ímillum kynini føroysku hagtølini fyri neyðtøkur vísa at í teimum førunum har ákæra hevur verið royst hava menn verið ákærdir í sjeyoghálvfems prosentum av málunum og kvinnur í trimum prosentum ikki allar fráboðanir um samlegu har órættaði persónurin verð hjálparleysur ella beinleiðis neyðtikin enda við ákæru føroysku tølini fyri hvussu nógvar neyðtøkur verða framdar eru avmarkaðar tí bert hava neyv hagtøl fyri tey mál har ákæra verður royst ella fráboðanir send politinum tó bendir á at tølini hækka á hvørjum ári istasáttmálin hjá europaráðnum skal verja kvinnur í sambandi við harðskap og neyðtøka verður í istambolssáttmálanum avlýst sum seks uttan samtykki tíggju lond í europa hava samtykkisgrundaða ðtøkulóggávu millum annað ongland skotland týskland og svøríki í føroyum er neyðtøkulóggávan framvegis grundað á tvingsil og harðskap á altjóða kvinnudegnum kvinnustrýssdegnum áttanda mars í tjúgu einogtjúgu fingu føroyar hoyringssvar frá j nýggjundu eftirmetingini av sedaðusáttmálanum her heitur setav nevndin at føroyar um at seta í gildi í istamboldssáttmálan eins og víst verður á at føroyar eioya at innføra samtykki í neyðtøkulóggávuna og at tryggja upplýsing um og undirvísing í eini nýggjari avlýsing sum byggir á samtykki eisini verður heitt á okkum um at tryggja betri hagtøl um kynsgrundaðan harðskap talan er ikki um øvuta próvbiru tá mann fer frá eini tvingsils og harðskapsgrundaðu neyðtøkulóggávu til eina samtykkisgrundaða lóggávu ákæravaldið skal prógva at brotsverkið er framt tann ákærdi verður framvegis eins og nú ósekur til hann er dømdur og skal ikki knappliga prógva at hann er ósekur tí lóggávan nú er samtykktisgrundað broytingin við eini samtykkisgrundaðari lóggávu snýr seg harafturmóti um hvat skal prógvast heldur enn at prógva hvat tann sum varð neyðtikin hevur gjørt fyri at vísa at viljin til seks ikki varð til staðar verður dentur lagdur á um seks ferð fram við samtykki og fríum vilja sambært frágreiðing frá amdlesti internationalu um neyðtøkur í norðurlondum er rættarstøðan ikki nøktandi hjá neyðtøkuofrum tey sum eru fyri neyðtøku uppliva at óneyðuga nógvur dettur verður lagdur á fordómar og hvussu tann neyðtikni persónurin hevur uppført seg hvørjum klæðum viðkomandi var í og so framvegis próvtemað verður við eini samtykkisgrundaðari lóggávu broytt frá at snúgva seg um hvussu ofrið segði frá og stríddist ímóti til at spyrja ákærda hvussu viðkomandi tryggjaði sær samtykki ella hvat ið støðuni legði upp til at ofurið hevði givið samtykki í føroyum eru so fá hagtøl tí løgreglan flokkar ikki altíð neyðtøkur undir neyðtøkur men í staðin undir setilighetsforbrytilsi so merkir kynsligur ágangur løgreglan kann seinni fara inn í málið og broyta tað til neyðtøkumál um tey meta tað vera tað tí er tað ikki greitt hvussu nógvar neyðtøkur verða meldaðar sum neyðtøkumál og hvussu nógvar eru llec sum løgreglan hevur umskrásett til neyðtøku seinni hyggja vit á tølunum fyri mál sum eru flokkað sum sum tlibrydelser eru tey hækkandi ár um ár fýraogtjúgu í tvey túsund og trettan og trýoghálvtrýss í tvey túsund og átjan sambært donskum hagtølum so verður bert tjúgundahvør neyðtøka melda og bert helmingurin av teimum enda so við dómi royndir í øðrum londum tær vísa at talið av neyðtøkum sum verða meldaðar er hækkað nógv har lógin er samtykktisgrundað í onglandi er talið av meldingum hækkað úr tólv túsund í tvey túsund og trý tá mann innførdi sær samtykkisgrundaðu neyðtøkulóggávuna til fimmoghálvtrýss túsund í tvey túsund og nítjan til tvey túsund og tá mann tosar um grundaða lóggávu so verður ofta sagt í spølni at tað verður neyðugt við skrivligari váttan frá báðum pørtum áðrenn mann kann hava seks tað er ikki rætt tað sninýr seg um at báðir partar tryggja sær at hin tekur undir við tí sum fer fram tað verður ikki bara orð móti orði men fyr helst eisini at broyta mentanina á økinum tú kanst eisini ikki fáa samtykkið frá einum sum svevur er ógvuliga rúsaður ella einum sum er vitleysur vit vita at lóggáva virkar ávirkar hugburð í samfelagnum og vit hava tørv á eini hugburðsbroyting í mun til neyðtøku føroyska lógin í dag hon tekur ikki fyrilit fyri at flestu offur stirna og megna ikki at rópa ella berjast ímóti tá tey verða álopin út við hálvfjerðs prosent av øllum sum verða neyðtikin tey gera einki tey hvørki skríggja klórað sláað sparkað ella býta tey fáa ein skelk og liggja still í einari tivitaði ella ótilvitaððari roynd at verja seg so tey verða so lítið skadd sum møguligt á máli so eitur hetta toniskur immobilitetur ella óviljað lammilsi tí er tað ikki altíð harðskapur ella tvingsul til staðar hóast annar parturin ikki vil núverandi avlýsing í lógini útihýsir teimum hendingum har tað ikki hevur verið harðskapur ella hóttan um harðskap ella har tann neyðtikni persónurin ikki kundi gera mótstøðu við einari broyttari avlýsing so fara fleiri støður at verða fevndar av lóggávuni og tí fer ákæra helst at verða reist í fleiri málum við øðrum orðum so verður atgongdin hjá neyðtøkuoftinum til rættarskipanina bótt munandi summarið tvey túsund og sekstan so fóru fólkaheilsuráðið føroya politi sig frá almannamálaráði og amdnestuinternational undir upplýsingarátak við heitinum seks krevur samtykki hetta átakið kevur verið endurtikið í ymsum formi í fimm ár flest fólk vita tí hvat samtykkið merkir ein kanning hjá fólkaheilsuráðnum hevur eisini vsvíst at væl fleiri enn hálvfems prosent av fólkunum kenna til hesi lýsingarátøkini tað er tó framhaldandi týdningarmikið at vit undirvísa og upplýsa um samtykki bæði tá tað kemur til vaksin men eisini børn og ung á tí stigi sum hesi eru á tað er týdningarmikið at børn kenna síni rættindi og mørk so tey boða frá tá nakað órætt fer fram og at tað er grundleggjandi læra at virða mjørk hjá sær sjálvum og øðrum tað er eisini týdningarmikið at ung fáa nøktandi seksualundirvísing í fólkaskúlanum og á samtykki er ein partur av hesi undirvísing soleiðis kunnu vit bæði fyribyrgja kynsligum ágangi og broyta teir fordómar sum neyðtøkuoffur eru undirløgd í føroyum í dag skal lóggávan verja øll móti neyðtøku má kravi um at harðskapur ella tvingsil skulu vera til staðar sleppast og lógin grundast á samtykki millum báðar partar tí havi eg sæð

takk harra formaður hetta er ein kann man siga ein viðkomandi spurningur og og kan man siga tað er tíverri soleiðis at tað hendir alt ov ofta at fólk koma í eina støðu har tey føla seg órættaðan av hinum partunum og føla seg hjálparsleysa og hjá mær hevu so ongantíð nakað ivi um at tað skulu tvey til og tað skulu bæði verða við upp á tað men tíverri er veruleikin ein annar ásetingin um neyðtøku í donsku revsilógini varð broytt í desembur í fjør tavil siga tjúgu tjúgu og við broytingini sum kom í gildi fyrsta januar í ár verður farið frá eini tvinsins grundaðari neyðtøkuáseting til eina samtykkisgrundaða neyðtøkuáseting ásetingin er sostatt heilt nýggj revsirættarliga øki krevur at tað verður víst serligt umhugsni tá ið broytingar verða gjørdar tí talan er um tyngjandi inndrivið mótvegis borgarunum landsstýrið hevur tí sett sær fyri at fylgja væl við hvussu nýggja ásetingin virkar í danmark og um hon virkar soleiðisnar sum ætlanin er áðrenn farið verðu undir at orð á eina líknandi føroyska áseting er tað neyðugt fyrst gjøll at kanna hvørjir fyrimunir og vansara eru við slíkari broyting í neyðtøkuásetingini hetta fyri at vera greiður yvir hvussu ein slík glógarbroyting fer at virka verður farið undir eina slíka slíkt lógaruppskot krevst eisini at stórur dentur verður lagdir á at koma á tal við ymiskar áhugabólkar sum hava kunnleika til hetta økið og sum kunnu vera ávirkað av einari møguligari lógarbroyting í hesum føri hevði eitt nú kris amlaðs international føroyar føroya politistafelag advokatfelag føroya og føroyski kriminologar og líknandi verið viðkomandi bólkar at ráðført seg við samstundis eigur at vat umhugsað um onnur kunningar og upplvísingartiltøk kunnu gerast hetta kundi til dømis verið at framleitt undirvísingartilfart og havt evnistaðar og sovíðari sum eitt framhald av teimum átøkunum sum vóru framd síðstu árini har meira fokus er á hesi økini landsstýrið arbeiðir í løtuni við at dagføra og føroyska revsilógina hetta arbeiðið byrjaði í tvey túsund og sekstan og tá hetta er eitt umfatandi og tíðarkremandi arbeiði er dagføringibýtsundur í hóskandi partar í løtuni varðr arbeitt við at føroyska almenna partin í revsilógini og ætlanin er at leggja henda partin fyri løgtingið í tingárinum tjúgu einogtjúgu tá hetta er liðugt er so ætlanin um at fara at fyrireika eina nýggja neyðtøkuáseting og hetta fer so ger tað eisini møguligt at fylgja gongdini í hinum londunum eitt ú danmark um hvussu hendan nýggja ásetingin virkar ætlanin tá hendan revsilógin er endaliga dagførd er á skipað eina ráðstevnu har alt hetta økið verður tikið upp til nýggja ella ella endurmetingar og neyðugar broytingar og strammingar kunnu gerast á revstirættarøkinum sum erðu hóskað til føroyska samfelagið tí vit eru eitt samfelag sum er lítið nærsombondini er tótt og tískil eru kanska onkrar revsingar og revsirammir sum eiga at vera øðrvísi og í nógvum førum strangari í føroyum enn aðrastaðni

dagførd tá vóru reglurnar kring neyðtøku eisini munandi strammaðar og víðkaðar millum annað tað sum spyrjarin nevndi her við at at tey sum at fevna um eisini tey sum við at nýta annan ólógligan twingsil ella skaffa sær samløgu uttan kann mann siga tingsil eisini verða straffaðir sambært í harðari straffirammuni og kunnu so verða straffaði ikki bert fyri blúnusbrot men eisini sambært regluni um neyðtøku við tvingsil soleiðis at eg haldi revsrermann tá fer úr fýra árum upp í átta ár og í serligum førum eisini kann fara heilt upp í tólv ár men sum sagt hjá mær eingin ivi um at hetta økið eigur at vera fokus á og akkurát hetta við samtykkisgrundaðari neyðtøku er sjálvandi ein veður at fara hetta er nýtt í londunum kring okkum vit vita ikki enn hvussu tað riggar til einhvørja í einoghvørjari sak verður tað kan mann siga próvbirðan sum eg trúgvi verur tann tyngsta at lyfta eitt er at mann er farin frá at at stramma upp og á styrki øki soleiðis at revsiramman verður verður strammari ella harðari men tó verður tað altíð soleiðis at teir trupulleikarnar sum hava verið við at lyfta próvberuna tað verður pástandur ímóti pástandi tí sum oftast hava bara hesi bæði ella tey sum hvera við persónar tveir persónar sum vór við í hesum sum siga hvør sína søgu og tað er nokk har sum taðn størsta avbjóðingin liggur men tað kann væl vera hetta veðurina at fara men tað mugu so kamann siga síggja og gera tær royndirnar sum verða gjørdar í serliga í danmark tí hetta er nýliga komið í gildi har tí verður hetta tikið upp tá vit eru hava endaliga dagført rvrevsilógina og vit hava áhuggogað frá at vit koma tá á skipa eina ráðstevnu har ið øll tey tingini millum annað hetta við neyðtøku eisini verður tikið upp og alt tað sum vit hava hoyrt eisini síðsta síðstu tíðina um onnur brotsverk at gera seg inn á børn og annað sum eisini kanska í
føroyum treingir til eina uppstræning takk harra formaður ja takk fyri eg sá onkur ætlaði at biðja um orðið men tað er soleiðis atvið reglunum er at tað eru tvey umfør til spyrjaran og svararan áðrenn onnur fá orði og tá ið ingilín strøm og og løgmaður havt orðið aftur so kunnu onnur biðja um orðið og tá kann mann gera viðmerkingar eisini e ikki l esi føri
ja takk fyri harra formaður og takk eisini fyri svari til løgmann um ikki annað glað fyri ella eg eri glað fyri ati løgmaður hevur meldað út ati seks krevur samtykki og at tað eisini skal endurspeglast í revsilógini og at mann eisini hevur hugsanir um at gera tað allarfyrst so vil eg vísa á at tá ið løgmann vkemur inn á hetta við at tað verður tungt at lyfta próvbirðina so er tað ikki galdandi tá ið tað kemur til eina samtykkisgrundaða revsilóg tað sum broytist tað er próvtemaði tað verður víðkað um fleiri mál har sum man kann døma fyri neyðtøku millum annað í einari støðu har sum ikki tvingsul er men at mann stirnar tað tað letur okkara lóggáva ikki upp fyri í dag mann kann verða dømdur eftir til dømis at verða ekstremt rúsaður men ikki eftir tá ið mann stirnar og ikki ger ímóti vit hava enn eina lóggávu sum er grundað á tvingsil og harðskap tað sum verður broytt er prtmaði tað vil siga at tað sum skal prógvast sum verður flutt frá at snúgva seg um hvat hann ákærdi ikki vísti til nei ikki visti til at snúgva seg um hvat fekk ákærda at halda at órættaði samtykti tað vil siga at í staðin fyri at prógva at hann ikki visti so skal prógvast at hann hevði tryggjað sær ella hon tryggjað sær samtykki so tað er ikki nakað við einari umvendari próvbiru tað er ein myta sum mann øgiliga ofta hoyrir í hesum her málinum men tað er ikki tilfeldi tá ið mann broytir til eina samtykkisgrundaða lóggávu rættarsakin fer fram á sama hátt øákæruvaldið skal framvegis bera alla próvbirðuna og prógva at tann ákærdi er sekur lat tað bara standa eftir øtá tað kemur til hetta við tí donsku lóggávuni og at tann danska lóggávan er øgiliga nýggj og vit skulu líkasum bíða eftir ati revsilógin í føroyum er liðug føroyska tað tað argumentið kann eg skilja men akkurát hetta við at vit skulu bíða til at síggja hvat avleiðingarnar verða akkurát í danmark tað haldi eg er ein eitt ivasamt argument við at bíða tí eitt nú í bretlandi í stórabretlandi hava vit havt eina ella hevur mann havt eina samtykki grundaða lóggávu síðani tvey túsund og trý og har sær mann ati tølini fyri sum eg eisini nevndi fyrr í hesum her orðaskiftunum tølini fyri tey sum verða ákærd eru fleiri tað vísir seg at fólk føla seg meira fevnd av hesum her hesa her ásetingini tá ið samtykki er í lóggávuni heldur enn tvingsil og harðskapur í svøríki har eru har fingu vit eina ella har fekk mann eina samtykkisgrundaða lóggávu í tvey túsund og átjan og upp á tey tvey árini hava fimmoghálvfjerðs feiri fólk verið dømd eftir tí nýggju ásetingini enn tað vóru frammanundan ja tá var tað heilt úri hundrað og hálvfems upp í trý hundrað og trýogtretivu ogtá ið vit snakka um eitt mál har sum eru so nógv myrkatøl á økinum har sum tað er so nógv sum ikki melda og so nógv sum halda sær aftur so haldi eg at tað er týdningarmikið at viti gera alt tað sum vit kunnu akkuráá tí pá tí økinum tí at tí at hettað er ein partur av eini hugborðsbroyting hugburðsbroytingin er í gongd ja men tað endurspeglast ikki í lóggávuni hjá okkum og tað haldi eg er er ein stórur trupulleiki tí at vit ikki it vit ikki signalera í lóggávuni hvat fyri samfelag vit eru hvat vit góðtakaðu hvat vit ikki góðtaka eg kenni eina kvinnu sum meldaði fyri neyðtøku og tað einasta hon føldi hon varð spurd um tað var hvørjum klæðum hon var í hvussu hon uppførdi seg hvat hon hevði gjørt fyri at vísa tað at hon ikki var við upp á tað tað haldi eg ikki er nóg gott gott og eg haldi at nú tá ið vit hava gjørt aðrar broytingar í revsilógini eitt nú hevði bjarni hammer eitt uppskot um

sum varð samtykt her í løgtinginum so kunnu vit gott skunda okkum meira við hesaher samtykki skrundaðu neyðtøkulóggávuni tí hetta her við kynsligum ágangi er ein stórur trupulleiki tað hevur verið nógv frammi nú í síðstani tað haldi eg gott og eg haldi at tað er týdningarmikið at vit dagføra lóggávuna
á økinum so skjótt sum gjørligt heldur enn at bíða takk fyri ja takk so er tað løgmaður sum fær orðið
ger sovælja ø takk hara formaður nei eg kann bara endirtaka tað hjá mær er er tað soleiðisnar at tað skulu altso tvey til og tað er óðansæð nú nevnir spyrjarin ingilin strøm ati athesar her hesi órættaðu verða settkeðiligar spurningar um ja nærmast tað liggur í tí um hevur tú lagt upp til tað ella ikki o tað haldi eg fyrisovigt er fullkomiliga undirorðnað hvussu einoghvør sær út men sjálvandi verður tað orð ímóti orði og tað er nokk tað sum er kann mann siga avbjóðingin í øllum hesum her tá tað kemur til revsing og serliga tá ið eingi vitnir eru tí helst í hesum málinum eru eingin vitnir og heldur ikki tá tað kemur in at gera seg inn á kynsligan ágangi yvirhøvur tá er tað ofta bara tann órættaði og tann sum ger brotið sum er til staðar og tí verður tað øgiliga kann mann siga ja í sær sjálvum orð ímóti orði og trupult at fáa eina nakað vitneg inn og trupult at fáa kann mann siga lyft próvberjina men men men hetta her við at at geva eina nýggja fatan av hvat kann mann og hvat kann mann ikki tað er tað sum eg trúgvi er tað sum ger tann stóra munin eg vóni at viðusu upplýsingini sum er farin fram nú tey síðstu eg haldi tey kanska eini ja tíggju ár síðani tað byrjaði at at snakka um harðskap í parlagnum tí at tað er eisini framdaralt ov nógvar neyðtøkur inni í einum hjúnalagi øhvussu tað sum gongur fyri seg men men tað er eisini ein avbjóðing so har byrjaði eitt átak fyri nógvum árum síðan um harðskap í parlagn tað er so við bvíðari til víðari til at siga frá og nú er tað komin til at seks krevur samtykki og og tað er sjálvandi hvussu skal mann gera tað og skal mann ja ja onkur sigur skal mann havaeina kontrakt á borðinum áðrenn áðrenn kan man siga aktin fer í gongd tað verður kanska trupult men í øllum førum skal eingin ivivera um í mínari verð at tá líkk slíkk ting henda sum ganga hvørjum øðrum so nær sum tað nú einaferð ger tá skal eingin ivi um hetta er ætlanin við tí mann ger og tá ið ingilin strøm eisini nevnir hetta her við ati kann mann siga átá tey blíva lammaði tey koma eina stildstøðu fáa ikki einki gjørt ikki sagt frá ikki mut ímóti upp á nakransm mest máta at tað ikki fatar paragrafini ja nú eg lesi eg nú nú lesi eg kannmann siga paragrafina kanska eitt sindur at har er ein møguleiki í verandi paragraf men tað er eingin ivi um at at styrkja tað til at vera ein samtykkis grunda kemur sjálvandi at gera tað kann man siga nemmari at døma eftir tað at viðkomandi ikki hevur verið við upp á at tað skal henda nakað so hetta er so eitt mál sum vit eiga hyggja eftir og eg nevndi her at vit hava eina ráðstevnu tá ið føroyska revsilógin er endaliga umsett og og tá hasin meiningini hava heina ikkin ráðstevna og tá er upplagt at taka hetta við og tá hava vit eisini royndirnar svøríki er komi í tvey túsund og átjan og bretland nú nú er rættaskipanin í bretlandi kanska munandi øðrvísi enn okkara um okkara ella rættaskipan her um okkara leiðir so eg veit ikki akkurát hvat royndi vit kunnu brúka út frá tí og hvussu tað verður dømt har o hvussu strangt tað verður dømt og er tað fleiri sum sleppa undan og sovíðari so men hetta ert avgjørdurt mál sum er fokus á og tað er nógv fokus á hetta her við at gera seg inn á á ja á fólk sum ikki siga frá og ikki siga ímótir og tíverri eisini inn á okkara ungdóm okkara børn sum eg haldi er eitt tað ringasta mann yvirhøvur kann útseta okkara børn fyri tað er ótil fyrigeviligt fyri at siga tað bart út at slíkt yvirhøvur kann koma fyri at vaksin fólk yvirhøvur hugsað tankan tað er langt langt langt yvir mítt forstand at nakar yvirhøvur skal hugsa tað tí at mann veit at tey ikkii eru búgvin og at tey kunnu fáa stórar seinfylgir og alt møguligt av tí sum sum tey kunnu uppliva óvitandi um yvirhøvur hvat er sum gongur fyri seg so avgjørt eitt øki sum skal gerast alt fyri at seta so hart inn sum einaferð til ber men tað at hava upplýsing upplýsing upplýsing til øll um at hetta ikki ber til hetta er ikki rætt hetta er skeivt og sigur frá hvuss tað er so tað er har vit kunnu fanga tað allarmesta so
hetta vóru orðini hirufrá takk hara formaðurja so er tað tann fyrsti sum fær orðið aftan
að er ckristian andreasen ger suvæl aftaná nú kunnu takkfyri hra formaður hetta her hesin spurningurin um at broyta revsilógina er ein áhugaverdur spurningur og sum roysir nógvarprinsipiella spurningur tað sum vit mugu minnast til er galdandi tá ið mann mann skal revsa fólk fyri eina fyri revsilógar brot tað er tað at vit skulu prógva í rættinum at viðkomandi hevði tað sum vit kalla fyri eitt kriminelt forsett tavil sega ein vilja til at gera eina straftbara handling og tað er altso statvek soleiðis r at tað er ákæruvaldið sum skal prógva at viðkomandi hevði ein vilja ein kriminellan vilja til at tit tvinga seg til í hesum førnum einá eina samrøgu og tað ber ikki til haldi eg at samtykja lóggávu sum hevur til endamáls at slaka um próvbyrðina sum so tað er tað er ikki har i tað er ikki vegurin um vit skuldu fara fram í dag er tað soleiðinar adrefsalógum inniheldur eina røðu av tingum hvar ið tað eru møguligt at døma fólk fyri neyðtøku tað vanliga var fyrr harðskapur ella hóttan om harðskap seinni í í rak rættarpraksi het verðið broyt verður eisini tann ið tann tann ið umstøðunum galdandi hóttanin um um um um harðskapp og mann langsjðani komin til at visti mann setur ofrið í ein í ein passiva støðu til dømis ea ávirka vist ólóglig tvang og suvíðar sovíðar mann evr verur gradvíst víðkað tað kriminella økið fyri nær mann kann døma døma fyri fyri neyttøku og eg havi eisini havt nógvar sakir í rættinum hvar ið taevur verið í pástandi ímóti pástandi eg kann eg kann eg bara siga akat sum er at tað er ikki so svert at blíva dømdir fyri neyðtøku sum kanska tað verður lagt upp til her tað er øgiliga oftani soleiðis at rætturin leggur frágreiðingan hjá kvinnuni til grund serliga viðorð móta orði og vist tað er í nøkulundasannleikini fyri at tað er hent tað so so tað er ikki rætt at at dómsvaldið bara frídømur tað er fórhalt síss lætt at blíva dømdur fyri neyðtøku ið hvussu er tá ið rætturin sær at tú ikki hevur verið í nakar sambandið millumviðkomandi partar av árunm og so víðari sovíðari men sjá fylgil er tað altíð ein grásona hvar ið hvar ið hva kei man siga eingi eingin mótstøðu hevur verið gjørd og og og so endar mann aftur í hesn her ja men altso vissi eingin mótstøða er gjørd hvussu skuldi so gernismaðurin hava ta er kriminella forsetti sum er sum sum revsilógin hevur sum yiptreyt fyri at man kann dømast fyri fyri at revsiløgarbrot tí gerningsmaðurin kann halda tað at koma við upp á tað og visti hon eingi tekn ger upp á mótstøðu og so víðari so er tað jú ein trupul søgaurí tað sigur sjálvt og heta her við at ofrið frystir ja men tað tað trúgvi ein gerningsmaðuri altíð hevur ein hevur ein varugan av hvussu tað hangur saman og tað skal í praktiskt øgiliga lítið til fyri at líva dømdur og so er tað etað her við hesum her samtykki paseraða lóggávuna altso vit mugu ansa eftir ikki at lata revsilógina blíva so populistiskt instrument at líkasum senda ballónar upp í verðina og og siga tað nú eru vit og vit hava meira meira revsing og revsing o revsing og vit mugu hava minni og minni próvførslu og tað skal vera so soog so tað ber held iki til vit livav ð ein rættarsamfelagi og eg veit tað at í danmark tá ið mann broyti broyti hesa lóggávuna her peint so tosaði mann um tvey biogrepur mann tosaði um t tað skal vera ein tað skal vera galdandi ein ein ein fríviliheit altso ein frivilig akt sum eg som a siga og tað var taman egin gai tað var tað sum fakmyndugleikin fyrislærdi at mann fór at mann e at mann sigur at hetta her henda her aktin skal verða passera upp á eina sjálvbodna akt og so allíkavæl ferð mann í fólkatinginum og ger hetta einum samtykki paseraða fyri at fylgja einum einum verkiligum hugtaki tí hvussu skal tað vera í praksis skal tað vera sum løgmaður segði skal taðvera ein kontraktaborðinum ella hvat hvat liggur í samtykginum øll vita tað at samtykki í dag kann verða giginvið positivt tað kann verða givið stildtigandi tað kann vera tað sum eg kalla fyri hvasi og líknandi støður vissi eg vissi eg trakki inn í ein buss sum koyrir avstað so havi eg jú har við givið samtykki um at betala fyri fyri fyri fyri fyri at koyra bussin og suvíðari so so hvat er tað altso jú í botngrund er tað jú tað at gerningsmaðurin skal hava ein forvanting um at kvinnan ella nú kann tað verða hitt kynið eisini fer í song og viðkomandi út frá einum frívilligum sjónarmigi og so setja htta víðari upp til at at at krevja eitt postiri samtykki tað skilji eg slett ikki og tað gera heldur ikki teir serkønum inanfyri løgfrøðina og tí vil eg ávara at mann fær at mann fer so skjótt í holt við at at fylgja einørum einum streymi sumkanska ikki gera í praksis men eg vil bara braein eina ferð undirstrika tað at tað er ikki so øgiliga svert og torført at prógva neyðtøkuni
sum tað onkuntíð verður gjørt til takk fyri at fáa mær eina
erviðmerkigar ruttvang takk fyri ja nú hoyrimar kanska ikki so nógv ítøkiligt um neytøkumálið framd í føroyum men men eg má siga at tað sum hevur samtykt meg um at okkurt má gerast er meira hesar her mann hevur hoyrt hendingar í danmark altso har sum tað hava verið ein rúgva av mannfólki sum sum ja so er tað aftur at onkur er kendur og onkur er dømdur men har sum tá ið mann fær beskrivað sotivatiónina fimm menn og ein kvinna at tað er púra innlýsandi tað átti at verið fyri hesar menninar at tað er ein neyðtøka altso eg tóki uppá sovorðna støðu fær meg til at koma til a niðurstøðu at vit hava ikki rætta neyðtøkulóg og og er tað ikki nemiliga vil ein nýggj lóg ikki eisini fyribyrgja at mann verður dømd
er á skeivum grundarlagi takk fyri
sjón andreasen formaður mín pásandur er tann at rættisystemið fer langari tísðani eg komi har til at vitja ein persónur fer í song við eini við eini kvinnu við hesum er føroying neyðboðin og persónin innsá ella burdi innsæð at tað ikki var vera sjálvboðið so hevur verið vikumunum dømdur tað kunnu altíð vera konkreta mál sum stannar í pressuni sum hann ikki ordiliga veit umstøðanar á yvirsíðari og samstundis skal mann bara minna til tað krevst eitt kriminellt forset og tað krevst eitt bevís fyri einum kriminellum forseti vit kunnu ikki bara lata geva leyst og siga tað nú taka vit bara at leggja frágreiðingar hjá kvinnulík rund ella nú nevni eg kvinnum her beint og so bara døma tað ber heldur ikki til tað má vera eitt fyltur hvar ein óvildigur dómari vurderar prógvuni og fær at vísa at tær enskan standa tað vil eg absolutt mæla frá vit hava tað í danmark og í føroyum sum vit kalla tað fría bvísbødømi sum vit kunnu vurdera bvísini sum vit vilja ikki eftir nøkrum reglum og tað er forasturligt lættari at prógva við við staðar
visti her ein visti ein sak sum hevur nakað á seg
s er tað rósa samelsen takk fyriharar formaður tá viðmerkingitil christin andreasen um atta her tá kvinnan ikki ger mótstøðu ella ikki bæði smótur tað kann misskiljast um hon mamsigur eg passi og so lesur sum um ella tað varðr kanska imismisskilt atað ikki ee er voltett ø tá ið ein kvinna er so útsett og so hótt so hevur einki annað at gera uttan at mit siga at vera still annars kann eg vænta verða dripin tað eru eisini ótrúliga nógvir sykupátar sum sum sum hava sokupatiskt trept so at kvinnan veit her liggur

virkjóðan andreasenja tað verður nógvar umstøður á líktandi trækum fyrr eisini í føroyum vil eg siga og mann hevur sum eg segði á hann at mann hevur tosað um vold ella trýssøgul um vold men rættin er fyri nógvum árumsóknum sagt viðstøður viðst tað er ein isolatiónin liggur niður trýssøgul um vold sum er meistin dømdur og tað eru nógv dømur um tað hvar ið viðkomandi er dømdur sjálvt um kvinnan ikki gjørdi mær til mótstøðu so mann skal ansa eftir ikki at fara alt for forvítt her og mann skal ikki ikki ikki

ger so væl ja takk fyri harra formaður hetta er eitt øgiliga viðkomandi mál vil eg siga ein viðkomandi spurningur øh tí at vit hava jú vit hava jú arbeitt mann kann siga á øðrum frontum innan fyri hetta her øki í í fleiri ár men lógin hon fylgir so ikgir við tí sum mann annars arbeiðir við og tað hugsi eg um hetta her við at ati at vit hava eila lóg sum er baserað upp á tvingsil og harðskap men men tað sum mann annars er seinnu árini í hvussoyar síðani tvey túsund og sekstan lærir tey ungu tað er heta her við at seks krevur samtykki har mann hevur hetta her upplýsingarátakið sum mann hevur havt hesi her fimm árini og mann eisini hevur upplýsing úti á skúlunum millum tey ungu viku seks og har tey læra um mørk og so víðari og hetta her við at samtykkið skal til tað er tað sum vit gera á tí upplýsandi frontunum kann mann siga samstundis eru tey ungu nógv útsett fyri fyri fyri ymiskum á netinum mann sigur at nógvið pornu og harðskapi sum formillar faktiskt eina heilt aðra mynd av hvat tað er sum skal til tá ið tey skulu fara saman altso formillar tað at mann kann brúka tvang og harðskap tað er í lagi aðvit vita jú ikki alt sum gongur fyri seg á netinum og sum tey ungu eisini blíva ávirkaðar av eg meini tað eru onkrar kanningar um tað so at mann hevur líkasum kanska frá almennari síðu sagt at mann roynir at gera eina mót mámman siga eina upplýsingarkampanju sum er ssum er líkasum ímóti hesum her við harðskapi og tvingsli sum tey ungu kanska annars møta hvussu er ein partur av ungdóminum og tí er tað líkasum haldi eg viktigt at mann hyggur eftir lóggávuni sum er gomul ella sum hvussu er byggja upp á nakrar aðrar normar upp á ella líka sum eg far eina aðrari tíð kanska uttan at fara for nógv inn í ta joridiska men at mann tá mann sær at onnur lond rundanum okkum vilja samanbera okkum við at tey eru farni yvir til hetta her samtykki baseraða lóggávuna samtykki grundaða lóggávukalla man tað og at vit vita at í føroyum eru tíverri sjálvt um tað kanska ikki er so nógv mál á pappírinum so vit ella vit ikki hava so góð tøl so vita vit at tølini fyri tað sum eitur tað sum mann mann umskrásetir til neyðtøku at tað eru tøl sum sum eru vaksandi tey eru vóru til dømis fýraogtjúgu í tvey túsund og trettan og trýoghálvtrýss í tvey túsund og átjan og fara vit so at hyggja eftir eftir revsimálum mann hevur sæð nú í í fjølmiðlunum at ein stór minking í revsimálum uttan teimum sum hava viðsiðamisbrot at gera so vit hava haldi eg róliga vit kunnu siga at vit hava nakrar trupulleikar á hesum her økinum sum vit noyðast at gera nakað við øh og sjálvandi kann mann siga tað er trupult tað eg rokni við tær óansæð hvussu lóggávan er er bygt upp so er tað trupult og eymt í hesum málinum og kanska ringt at at próvberan kanska er trupul at fáast við nú nevndi undanfarni røðari hetta her við at mann fór inn á fríviluheit ella fakkunnleikin í danmark t v e tosað um at brúka fríviliheit og mann fór allíkavæl til samtykk uttan at vera innarligu í tí joridiska so so om millubartur ljóðar tað sum eitt sindur ella so dugi eg ikki origa at síggja hvat munurin er á at prógva fríviliheit og at prógva samtykki um tað er lættari at prógva fríviligheit enn samtykki tað hevði eg í hvussu er ivast í øh og eg haldi at hetta í hesum her svarinum nevnir løgmaður ógv hetta her við at mann fer at kunning og upplýsingarátøk og alt hetta her og til dømis at framlaiða undirvísingartilfar og har eru vit har mangla vit eina góða seksuala undirvísing í skúlanum haldi eg at fáa hetta her við samtykki ordiligani inn tað er nakað á miðnámi men har eftirlýsa tey tað meir so at so at eg meini at tað sum mann upplýsir um tað má eisini vera samsvara ímillum tað og lóggávuna tað nyttar ikki bara at læra tey ungu at virða mørk og samtykki skal til og so víðari men tá ið mann so kemur út í eina sovorðna støðu og skal dømast til dømis ella tað vr verða mál um neyðtøku so er tað slett ikki tey tey virðini man byggir á men nøkur heilt onnur hugtøk sum skulu til uppá og tí haldi eg tað er viktigt at mann tekur hond um hetta bæði tí vit í praksis vita at vit hava nøkur problemir innan fyri eitt øki í føroyum sum ikki verða loysna væl og at lógin er ótíðarhóskandi av tí at hon byggir á tvingsil og og og
og og harðskap og tað haldi eg vit áttu at farið frá takk fyri harra formaður
jsfær eina viðmerking ja takk fyri tileygun samuelsen eg haldi nemiliga hetta her við ati at vit brúka stórarella nógv arbeiði vit brúka nógv arbeiði upp á ati upplýsa børn og ung um at zekskriv samtykki í stórum kampanjum og so framvegis samstundis sum okkara lóggáva faktiskt ikki endurspegla tað tá vit koma í rættin og hava verið fyri onkrum tílíkum tað tað haldi eg ikki honga saman og so eisini hetta við ati nú nevndi undanfarni røðara at mann skuldi ikki fara forvítt á hesum økinum men kann mann fara forvítt tá ið viti vita myrkatólini tølini eru so so stór sjálvandi konn at fara forvítt men fær tað ikki onkrar klokkur at ringja um at okkurt má broytast tá ið ein út av tjúgu neyðtøkum
verða enda við ákæru takk fyri
ja takk fyri harra formaður ja eg eri púra samd at altso eg haldi at vit vita at hetta er er ein trupulleiki tað haldi eg og tey síðstu tølini sum ingilin didressen strøm ta ta talið sum hon nevndi har haldi eg sigi tað so væl at tað er ein trupulleiki og eingin hevur sagt at tað er lætt at gera hetta men allíkavæl haldi eg vit eiga at gera tað og hetta her við samtykki altso tann kampanjan sum hevur koyrt í fimm ár og og og mann vísir um mann sær í kanningum at hálvfems prosent av fólkinum kenna hesi átøkini og eg kann siga fyri meg har eg ferðist til dagliga millum tey ungu at at teyeg havi prøvað at spurtstaðar eitt sindur tá mann hevur undirvístog sovorðin at tey kenna øgiliga væl til hetta her og tey líkasum taka tað til sín men tá ið mann so kemur út í lívið og upplivir eina sovorðna støðu so er tað slett ikki tað tað ma verður dømdur eftir tað hongur ikki ordiliga saman so eg haldi at vit eiga at gera
nakað við heta ongantíð ov skjótt takk fyri takk fyri síðan er tað rut
utvang sum fær orðið ger su vælfyri ja sum eg segði í viðmerking í áðni so var tað nøkur mál fyri nøkrum árum síðani sum fór fram í danmark sum sannførdi meg um at taðn mánti vera okkurt í okkara lóggávu sum trongdi til at bleiva endurskoðað tað vóru nøkur øgiliga ógvuslig mál sum vóru nógv frammi í pressuni og tað bleiv penslað út upp og niður og og og mann øtaðist serliga tí í onkrum av hesum málunum blivi ja tað eiti nokk sterningsmenn tá ið mann er fríðkendur men teer ákærdu blivið fríðkendur ogsjálvandi er tað altíð detaljur sum mann ikki kennir so mann má ganga út frá at tað var ein orsøk til tað men tað sum kanska er áhugavert tð er tað at tey truplu málini eru kanska tey sum eru nógv minni sensationell har sum tað er einkultir persónar sum eru ósamdir um hvat ið egentiliga er farið fram og at tað er torført at meta um í teimum málunum tí lutvíst er tað soleiðis at tað er orð ímóti orði har sum tvey fólk hava verið tvey eini og so hava vit jú tað prinsipp soleiðis skal tað nokk vera at yvin skal koma tí ákærda til góðar og eg trúgvi soleiðis sum lógin er í dag so trúgvi eg at nógvar kvinnur halda seg aftur at melda eina neyðtøku sum er farin fram undir hasum umstøðunum tí teir vita at próvbirðan er tung og at tað kann vera øgiliga eyðmýkjandi at skula ígjøgnum eina rætta sak har sum mann skal í detalligum útpensla hvør hevur sagt hvat og hvør hevur gjørt hvat sum tað longu er sagt fleiri ferð so tá ið mann í danmark valdi at broyta lógina so var tað eina diskussión um um tað skuldi vera paserað upp á fríveluheit ella samtykkja har sum hetta her fistraffilóg rótaeftir haldi etta eitur ein stórur meiriluti har mælti faktiskt til eina frívilluheitsskipan sum í prinsippi er væl tað sama men eg skilji tað soleiðis at tá mann fer yvir til samtykkja so er tað so er liggur ein vis avkláringsplykt á ja eg havi hug at siga manninum tað kann sikkurt vera øðrvísi men tað tað vanliga sum vit skilja við eina neyðtøkustøðu er typiskt tað at at tað er maðurin sum er gerningsmaðurin tí at hann reint fysiskt er er sterkari og tað vil siga at tað áleggur sikkurt báðum partum men kanska serliga manninum at avklára er hetta nú nakað sum vit bæði eru við uppá øhog so er tað tað er tað rætti máti ella er fríviljheilsprinsippi betra og sjálvandi tað er eisini líka alvoyrligt at at ósekir persónar blíva dømdir í einar neyðtøku máli tað er ógvuliga ógvuliga óheppi so sjálvandi skal mann hugsa um rættartrygdina báðar vegir eg havi ikki so ræðuliga sterkan meining um hvat er tað betrað av hasum viðhvørt er tað ein fordeilir ein ella ein fyrimunur at koma aftaná at síggja hvussu virkað tað í í øðrum londum øh og eg meini ikki tað at tað var soleiðis at fríviljasprinsippini vendugvís fór at stilla kvinnurnar verri tað var líka so nógv altso um próvbiran bleiv tyngri hjá kvinnuni ella ella ikki so vítt eg minnist men eg haldi undir øllum umstøðum so eri eg opin fyri at vit fáa broytt lógina eg haldi í hvussu er hon treingir til at blíva endurskoðað og síggi fram til at vit fáa eina viðgerð av hesum og andnestir internationalt skipað faktiskt fyri einum almennum fundi í komandi viku har sum eg sjálv havi boðað frá at eg komi at luttaka og tað síggi eg faktiskt fram til eg haldi at vit kunnu bara blíva klókari og fáa eina betri støðu ennv
vit hava í dag takk fyri ja takk næsta røða er
teimum støðunum sum typisk kvinnur ofta koma í tá tær verða útsettar fyri neyðtøku atitær stilna at kroppurin lammas ófrívilligt tí at tað onkursvegna er at forfarks meganisma ati sum kroppurin skapar at stilluna í hesari støðuni sum er forferdilig

hetta kjakið í føroyum er eisini sprotti út úr at mann hevr broytt lóggávurnar í okkara grannalondum í svøríki hevur mann broytt hana í danmarkmeisbóttaa og øðrum londum ísland eisini og og tá er ein kampanja farin í gongd frá almannari síðu har millum annað sig frá og frá almannaráðnum standa sum avsendari saman við øðrum men hevur eina kampanju sum sigur at seks krevur samtykki og tað er nokk tað sum vit øll halda at tað ger sjálvandi krevur seks samtykki tú kanstikki leggja ella taka ræði á kroppinum hjá einum øðrum men upplýsingarkampanjan sum mann frá almannafríði stendur sum avsendara á er ikki samsvara við ta lógina sum vit hava í føroyum so vit upplýsa okkara ungdóm og royna at broyta hugbun hjá teimum sum er gott soupplást tey um at at tað skal verða samtykki til staðar tá teyhava samløgu men í so falla samtykkið ikki var til staðar og heldur ikki tvang ella harðskapur so kunnu tey ikki melda tilburðin egentiliga tí at revsilógin livir ikki upp til kampanjuna tað haldi er problematiskt eg haldi problematiskt at at vit føra ein boðskap fram sum egentiliga ikki ordiliga passar juritiskt í okkara samfelag tí haldi eg avgjørt t vit eiga at broyta revsilógina so eis at vit fáa eina samtykkigrundaða neyðtøkulóg o vist mans skal líka taka kjakið um hvørt tað skal vera samtykkigd ella so stóð tað kun tað kjakið eisini øgiliga nógv upp í danmark aftaná at tað bleiv tilmælt at mann valdi frívilihaidsprinsippi men at fólkatingið sum valdi samtykkigrundaða neytøkulóg heldur og tað er nemiliga tí at eitt fríiligaisprinsipp egentiliga er tað sum vit hava í dag tí at tá ið tú hevur eitt fríviligaheitsprinsipp so skalt tú ikki tryggja tær at samtykki er har so skalt tú gongur tú egentliga út frá at tann sum tú hevur samløgu við er har fríviligt men vviðkomandi ikki gev mótestríð tí at viðkomandi stilnaðð kroppurin er lammaður so kann hann ikki vísa á at hann er har fríiliga og tí erita man heldur fastum samtykki vit hava eisini ein hugburð sjálvt um hugburin í føroyum millum ung or hvussu er við at broytast av hesum kampanjum sumann hevur havt so hava vit eisini ein hugburð um at mann kanska er sjálvrúti um tað ella man hevu lagt upp til tað og tað møta eisini fleiri neyðtøkuoffir tá teir fara til politi at melda tilburð at politistarnir spyrja hvørjum vart tú í hevði tú drukkið ov nógv hevði tú kanska flørt tað eitt sindur við viðkomandi og lagt upp til at at har fór at henda ein samløga aftaná ella seinni um kvøldið so um onkursvegna eisini útbúgva okkara politistar til at duga at taka ímóti neyðtøkuofrum soleis at tey seta tey røttu spurningarnir og at tey tryggja at neyðtøkuofturini koma í eitt trygt stað og føla seg trúgv í teir støðuni tá tey skuldu melda ein tilburð harumframt eiga vit eisini og tað verður eisini arbeitt við tí at fáa eina móttøku til neyðtøkuoffur soleis at tey kunnu fara á sjúkrahúsi og verða møtt har millum annað av einum politisti men eisini av avsjúkrasystrum og læknum og kunnu fáa teir goymt prógvuni soleis at tey kunu taka støðu til seinni um tey vilja melda tilburðin í dag skulu tey melda tilburðin áðrenn tey sleppa at goyma prógvuni og tað kann verða ein øgiliga stór avgerð at taka beint aftaná atat nakað so forferdiligt er gjørt ímóti tær at skula taka støðu beinanvegin um tað orkar at fara ígjøgnum eina prosessu har tú skalt melda viðkomandi so haldi g eisini tað r nokk so viktigt at mann hugsar um ella vit hava onkra onkuntíð hendan her tann dansin til at halda at tá ið ein persónur verður neyðtikin so er tað ein persónur sum mann ikki kennir sum ímyrkri er lopin úr einum buski og leypur á teg og neyðtekur te tað er typiskt ikki støðan støðan er typiskt tað at tað ein persónur sum mann kennir men persónlurmur kennir væl tað kann eisini vera tín maki sum neyðtekur teg og tað kann tað blíva rættiliga trupult at skula prógva tað kanska selja visegr matin hjá tær tí at man hevur hendan hugburðin til at ma sigur iseg nei altso hví hví s mann sagt nei til sít maka men tað kann vera mann ikki hevur hug til tað akkurát ítí í løtuni men samanumtikin gongur tíðin undan so haldi eg at tað e viktigt at vit fáa ta kjakið upp at vit taka tað politiskt soleiðs at vit kunu seta hol á at fáa betur okkara neyðtøku áseting so es sum ú faktiskt loftar teimum støðunum í
typisk kvinnur verða útsettar fyri í føroyum takk fyri ja takk næstur at røða er jaspur langoy
tað sikkurt soleiðis at tá ið vit tosa um seks so er tað tað nakað sum vit taka sum eit sjálvfylgja tá ið tað er nakað sum at tveir partar skulu vera samdir um áðrn mann kemur har til og tí kann tað virka eitt sindur løgið at mann skal fara inn at gera eina eina eina lóg um júst hettar men hetta er eitt problem taðhavi eg sæð í grannalondunum vit hav ikki hoyrt so nógv um tað her men tað er óivað eisini problem her tá ið tað eisini er aðrastaðnis og tí haldi eg tað er øgiligani kærkomin tað e øgiliga gott at landsstýrið arbeiððir við einari neyðtøku tilbúgving ein neyðtøku tilbúgving har tú hevur tilknýti til genokologar læknar sálarfrøðingar og sum tað eisini hevur gingið fram at tað at tú kanst koma uttan at tú skalt fara til løgregluna tað vil siga at hevur tú upplivað eina støðu har tú ert neyðtikin óansæð um tað er tað eg sum er hent ella ikki so kanst tú beinanvegin søki søkja tær hjálp og í øllum sovorðinum so er tað onkursvegna tað sum danskararnir rópa forvenningsavstemning ella væntanar samsvar hvat er tað sum eg forvanti skal fara hend um eina løtu og hvat er tað tann sum er í saman við forvæntar tað kann vera tað mann hevur høggað sær um kvøldið um mann ynskir at fara fara fara aivt stað har mann er einsamallur og onvegna so sær finnur mann út avtí ja men eg havi nakrar forvantingar til hvat er sum skal henda og hin ikki og bæði eisini ta vil siga bæði áðrenn mann kemur hartil og eisini aftaná mann hev verið har eina tíð og hvat var tað sum hendi tað r nógvar sendingar hava verið júst um hettar og tí haldi tað er øgiligani gott at mann fer inn og ger júst eina slíka lóg onkursvegna kann tað vera trupult at siga meg hvussu skal mann samtykkja í mínari veg er tað viktigt at vit seta fokus á at tað er soleiðis tað skal vera tað sum mann eisini kanska upplivir mangan tað er at tað er persónar í eg veit kum asu siga

at persónar hava eitt ávíst hægri vald á einum øðrum persóni tað kann vera ein stjóri tað kann vera ein politikari tað kann vera øgiliga nógv annað ein borgarstjóri ella hvat tð er men har ein persónur er oman fyri ein annan persón so ella so og hann onkursvegna brúkar sína positión til at útnytta ta søguna vit hava eisini hoyrt niðri kanska serliga innan fyri ávísar fakbólkar tað hevur nógv innan fyri jounalistar tað hevur nógv innan fyri politikk og nógv innan fyri arbeiðspláss og annað har slíkt er hent har niðrihaldi tað bleiv rópt miðtúð ella nakað soleiðis og eg haldi tað kom eitt sindur tað kom eitt sindur bakað upp á nógvar persónar at tað hetta var nakað sum eg veit ikumis kan siga var so vanligt ella tað vóru so nógvir persónar sum høvdu upplivað júst hendingar við hesum og tí haldi g tað er er viktigt at vit fáa sett orð á tað er viktigt at vit fáa fyribyrgs tar er viktigt at vit fáa upplýst og at vit koma har til at at tað ikki blívi próvbyrðan sum enda sum eitt problem og har trúgvi eg eisini at ein neyðtøku tilbúgving er er ein øgiliga stór hjálp tí tað sum hendi ein neyðtøku tilbúgving tað er at persónurin beinanvegin sleppur á eitt stað at fáa hjálp og neyðug neyðugar próvbirðir verða tignar beinanvegin soleiðis at um ein persónur ein mánað tveir tríggjar mánaðir seinni finnur útav eg ynski at fara inn og leggja eina ákæru ímóti tann sum hevur gjørt mær nakað men so hevur tú tað neyðuga tilfar tøgt til seinni at kunna fara ati atvísa eina próvbirðu í dag er tað kanska tríggjar mánaðar og sum tað er verið inni á so skal mann er tað ringt tí tað mesta av próvbirðina er farin mann skal finna útav hvat fekk klað u maður í hvat var tað sum hendi og kanska sum eisini verur nógv frammi tað er ein sorðnun sjókt tilstandur tí mann hevur sletti ikki somu upplivingar av hvat tað var sum hendi og hvat mann yngskti skuldi henda so tí haldi eg at ta er sera gott eg veit ikki ordiligani um mann kann lóggeva seg burturúr øllum men hinvegin er tað viktigt at tað verður sett fokus á vit hava eisini sett so fokus á nógv tá ð tað kemur enn ov verri har tað blívur børn sum blíva neyðtikin og sjálvandi er tað eingin her inni ella nakra aðrastaðni sum ynskir tað skal henda men tí er tað viktigt at vit seta fokus á hvat er tað vit kunnu hvat ertað vit skulu gera og hvussu kunnu vit syrgja fyri at vit ikki at vit sum samfelag í ein so stóran mun helst kunnu tosa um eina nullloysn eisini tá tað kemur til hetta og vit kunnu siga nógv av okkum uppliva hetta sum eina sjálvfylgju men grundarlegtað verður tikið upp tað er tí at hetta er ikki ein sjálvfylgja
at hetta hendir takk fyri ja takk har var ein viðmerking eg
diva jacobsen er eina viðmerking ger sovæl takk fyri frú forkvinna tað sum eg hugsaði í akkurát tí sum bleiv sagt nú tað er tað er hetta her at at vit skul verða bevíst um at hetta er hetta er nakað sum gongur fyri seg tað er nógv rundan um okkum og tá er tað bara soleiðis at tá eg føroyar ofta ikki ikki púra eitt undantak so eg haldi gott at vit fara at seta fokus á at sum løgmaður eisini var inni á at tað kemur á ráðstevnuna tað verður tað verður arbeitt við málinum soleiðis at mann ikki bara koyrir klaffar fyri eyguni og siga hetta her hetta er nakað sum ikki kann henda hjá okkum so tað haldi er er øgiliga gott hvussu mann fær loyst tað best tað kemur so málið sjálvt at vísa men atat mann setir fokus á at hetta nakað sum vit ikki vilja hava og hendan er nullhugsjónin hon er eisini týdningarmikil akkutesum tað sama sum tað við børnum tað er so ræðuligt tað tað klárar mann eg snakka um men tað er eisini ein fakta sum sum vit mugu inn at gera nakað við tí at hetta er nakað sum sum eksisterar í samfelagnu
takk fyri forkvøldinum
spurlangardja takk fyri edvað jakobsen takkafyi viðmerkingina oeg veit væl atð rtta blívur eitt sindur hetta blívr it sindur viðbreki og er púra samdur at eg tosa r um borgarstjóra ikki tann sum situr her í dag men ein annan borgarstjóra hann segði tað men eg eg velji í ávísan mun ikki at fara inn um okommentera hvussu ein kvinna av við sn hvat fer eg í hvussu ílatinum er ella um on akkurát hevur klipsar og annað eg veit væl at tað kann virka eitt sindur løgið men tað er eisini nakað við at vit virða og tað kann eisini ein ávísan mun va vera við til at niðurseta ein annan persón við at mann kann fara inn og eg veit væl tað er at er kanska ein enn ov trupulari diskussión siga men hvat er tað at vit kunnu siga hvat skulu vit ikki siga men tað viktigt er at vit seta fokus á hettar og at vit gera varug við men hvat hvat mann ger tí ofta kann mann gera nøkur ting kanska sum onnur ikki uppliva nakrar við at mann stemmar av hvat er tað sum hvussu uppliva onnur
eg eri ímóti teimum takk fyri ja takk næsta røða er siri stenberg
fyri frú forkvinna eg haldi hetta er ein góður spurningur og eitt gott kjak og eisini eitt neyðugt kjak tað er ein lítil løta síðani eg hugdi onkran á oav portalinum og har lá eitt tíðindaskriv frá hægstovuni har tað bleiv sagt at tað var ein stór minking í revsimálum men at siga brotni vaksa so øll onnur revsimál minka men kynsligu brotsverkini vaksa og tað bleiv víst á at tað vórðu eini hálvtrýss mál um árið og tað er eitt um vikuna og tá passar nøku lunda við tey tølini sum rættanevndin korti hann fekk og sjálvandi veit eg gott at mann kann gera at skilna millumkynslig brotsverk og neyðtøku men pp á einana máta eta eitt sindur tað sama sjálvt um ein geri kanska mun ímillum um te e børn og vaksin so haldi eg alíkavæl tað eru nøkur felags eyðkennir o eg loyvi meg kanska at viðgera tað kanska eittlítiðt sindur sum eitt tá ið okur viðgjørdu hetta her við barnaváttanin sum akkurát hevur verið felnt her inni frá í gjár ella fyrradagin g eg inki tá fingu okur eisini nøkur tøl um at ta seinastu fimm árini høvdu verið tvey hundrað og áttaogtrýss fráboðanir og trýogtrýss av teimum vóru børn undir átjan tað vil siga at tvey hundrað av teimum vórðu vaksin fólk og so gangi eg út frá at mann kann definera tað sum neyðtøka nógva tíð so tað vóru hvussur tvey hundrað innan fyri tey síðstu fimm árini sum løgreglan kendi til og so er spurningurin hvar eru so øll hini sum mann veit ikki nakrantíð koma so langt tað bleiv sagt her eisini at at tað er einsvorður ein meting at tað er bara ein av tjúgu sum endað við eini ákæru og tað haldi eg eisini skuldi sagt okum nøkur ting um kanska at próvbiran er for trupul at í hvørfall okkurt sum ger at tað fór fá mál sum koma so mikið langt tað er kanska eisini nakað við stigmatisering tað er nakað sum mann kanska ikki vil snakka um og ofta hevur tað eg haldi iki eg for nógv at siga at tað ofta í almenninginu hevur verið kanska ein nógv størri stigmatisering av tí sum er útsettur fyri neyðtøku enn av tí sum hevur gjørt tað ikki tí haldi mann skal stigmatisera næðran men eg haldi at tann sum hevur verið útsettur fyri hendingina hevur ofta borið tað nógv størsta prísin og tað ger kanska at at mann er trupult við at melda og mann fær kanska eisini lagt ábyrgdina seg sjálvan fyri jamen hví fórt tú at tosa við tann og tann ella hvussu lat úti í og alt tað eg haldi at hetta her málið alt tað sum hevur við kynslig brotsverk at gera er ein risa samfelagsligur trupulleiki onkur nevndi eini viðmerking í áðni at okur hoyra ikki so nógv um neyðtøkumál í føroyum jú tað gera okur altso eg haldi tað er hava verið fleiri nýggj frammi bara síðstu tvær vikurnar so tað gera okur veruliga so at eyga sær tað sum tað vil í tvey túsund og sekstan tá bleiv tað gjørt eitt rættiliga gott tilmæli um eina neyðtøkutilbúgving og tað var ómøguligt at fáa sett í verk tá tí at tað var ikki møguligt at fáa sett nokk av gonikologu tað var eitt kempiproblem at tað var næstan eingin gonokologursk starvið tað er loyst nú nú hevur mann fingið settnýggj sturv í gegonokologiuna og mær vitandi haldi eg visi eg minist rætt er hon eisini uppnormerað so eg haldi at ongantíð hon evur verið betri mannað enn nú eg setti so ein spurning í mai tjúgu altso eitt lítið ár síðan um nær mann roknaði við at neyðtøkutilbúgvingin var klár og tá bleiv tað sagt at um ársskifti í fjør roknaði mann við hon var klár ella beint inn í nýggja ár altso beint inn í hetta árið og nú erugt komin næstan út í mai aftur og mær vitandi er tað ikki komið at virka so tað er eisini nakað við at mann má streingja á at fáa tað í gongd men kanska líka má veita um tað men mær vitandi er tað so ikki komið at virka tað bleiv gjørd ar røð av átøkum at tær vika seks som seks krevur samtykki og so víðari men tað er púra rætt sum tað verður sagt at tað má eisini endurspeglast aftur í lógini soleiðis at tey tingini sum mann fer út og snakkar um at tað krevur samtykki jamen so at lógin eisini leggja upp til tað tað bleiv eisini gjørd í eina røða av átøkum ímóti kynsligum ágangi og hendan her uppgávan at læra bæði børn og ung við at verja seg og seta eginmørk og kanska læra respekt fyri seg sjálvum og eisini fyri øðrum tað er ein áhaldandi uppgáva sum má má blíva við at upplýsa um men eg haldi tað er rætt at okur broyta lógina soleiðis at tað verður samtykki grunda tí soleiðis sum tað er í dag so er tað alfortrupult hjá eini kvinnu at fáa fáa eitt mál fyri og eisini at fáa hesa neyðtøku tilbúgvingina í ordan soleiðis at
kunna goymast takk fyri ja takk eg var
viðmerking ingilein didriksen strøm ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja eg haldi nemliga tað er intersant tað sum sirir stenberg nevnir um stigmatiseringina av teimum sum eru fyri ja nemliga av teimum sum eru fyri kynsligum brotsverkum at tað ofta er ja teimum at tað út í almenninginum lendir á og tað síggja vit so eisini inni í rættarsalinum fáa vit at vita frá hesum her ofrinum sum eru fyri neyðtøku at har handla tað nemliga um hvat gjørdi tú fyri at vísa á at tú ikki hevði sagt ja hvat gjørdi tú hvussu gjørdi tú mótstand í staðin fyri at tað snýr seg um hhvussu hevur tú tryggjað tær samtykki til at hesin
ersónurin vildi hava seks við tær takk fyri
ja takk siristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja tað er nettup tað at próvberðan er upp á eilana máta venda høvdið og tað má sjálvandi broytast tað haldi eg ati at okur skuldu arbeiða fyri í felag og tað er ein stór sigmatisering sum fer fram av ofrum tað er eingin ivi um tað og tá ið fólk uppliva tað sum tey gera í rættinum okur hava eisini fyrr havt hetta her frammi við at at hava føroyskt sum rættarmál tá minnist eg eisini onkur vend sær til mín og segði at at tað var eisini ein forðing altso tað at hon skuldi eisini at tú at báðir føldu teg sikumantiserað hansøkuldforsvar teg sjálvan og skul endtái gera taðemum øðrum máli so her eru nógv ting sum kunnu gera tað lættari fyri tann sum meldar í mun til kanska tann sum
rákærdur ja takk næsta røða er annika olsen
ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja eg skal ikki leingi um orðaskifti í dag men vilhvønnfalli takka ingilin strøm fyri at hava reist hendan spurningin tað varð faktiskt í somu viku eg ætlaði sjálv seta henda fyrispurningin men so var ingilin tað fremri og hevði sett hann tí at tíverri so upplivað okur í føroyum alt ov nógvar neyðtøkur alt ov nógvar neyðtøkur sum kanska hava manglandi próvbirði sum enda við tað at tað ikki endar við dómi í danmark hevur mann øgiliga negv hagtøl um tað at tíggjunda hvør kvinna sum hevur meldað neyðtøkuna har eta bara helvtin sum endar við dómi og eg kann ímynda mær at her í føroyum er tað uppaftur verri statt tað er ikki so langt síðan at mann er farin frá í tí donsku revslogini og og eisini í øðrum norðralondum eg haldi tað eru tíggju lond sum hava broytt lóggávuna soleiðis at mann hevur fingið eina samtykkigrundaða áseting í revsulógini heldur enn at mann sigur at neyðtøka skal verða framd við tvingsli og haðskapi fyri at kunna siga tað at tað er ein neyðtøka eg haldi at tað er rætt at fara inn á hendan a hendan banan og fáa broytt revsilógina soleiðis at tað er eini samtykki grundaða revsulóg í mun til neyðtøku tí at tað sum okur tíverri uppliva tey síðstu árini síðan miðtúl rørslan tók seg upp at at tað vendir líkasum eitt sindur øvugt tað verður øgiliga ofta sagt at ja men kvinnurnar hava sjálvur verið úti fyri tí og tey hava sjálvur biðið um tað og tey hava latið seg soleiðis í og nú e tað so langt síðani at hetta hendi og hví kemur mann fram við tí nú altso tá ið ein kvinna hevur borið upp á eina hending í so nógv ár og hevur tørv at bera tað fram so trúgvi eg ikki upp á at tað er fyri stuttleika so er tað tí at tað hevur nakað sum hevur sært djúpt í sálina tað er nakað sum viðkomandi kvinna hevur borið upp á í í nógv nógv ár og tá ið dirvi er er komið til hana og tá ið onnur hava staðið fram jamen so hevur kanska høvi verið til at eisini at leggja sína søgu afturat fyri at steðga tí ágangi sum er og ein kvinna er ikki hvas kat mann siga ogn hjá nøkrum øðrum fer tann skil at høvd ho núm latið seg í á ein stpá ein bestemtan máta og tað er ofta har ið ja hygki inni mannfólkini hava lyndi til at halda at ja men so biður mann um tað sjálvur tað er ikki soleiðis at viðurskiftini eru samanskrúvaðar so sjálvt um mann fer inn og broytir okkara revsulóg til at tað verða ein samtykkjara grundar revsulóg so trúgvi eg eisini at okur verða noydd til at seta nógv meira inn við kunning um hugburð og atburð um nærmann fer yvir um eitt mark og hvat er ein sømiligur atburður millum okkara ungu eg ivist onga løtu í at alt heta her við rúsdrekka og rúsevnum eisini spælir øgiliga nógv inn at tað er ógv tað er í hvfall nógv størri mun í í umfari í tí føroyska samfelagnum í dag enn tað var fyri nøkrum árum síðan og bara innan fyri tær síðstu vikurnar eru tvær ungar gentur blivnar neyðtiknar og tað er ikki í lagi nú veit eg ikki akkurát orsøkina til tað men ta hvørnfalt komnar í ta støðu at hær hava meldað fyri neyðtøku og tað kemur bara vind upp á seg visti mann ikki tekur hond um henda trupulleikan í gjár viðgjørdu okur hetta her við barnaváttanum og við kynsum ágangi ímóti børnum og til kunningar so so minnist tað sokallaða barnahúsið sum bleiv sett á stovn í tvey túsund og trettan um eina um eina slag av eina tilbúgving tá ið ið kynsligur harðskapur er ímóti børnum har ið barnið kemur á eitt stað um myndugleikarnir koma inn til barnið og kanna tað fyri tað sum tú heverður útsett fyri soleis at mann hevur tey neyðugu prógvini nú veit ikki hvussu tann tann tilbúgvingin tann neyðtøkutilbúgvingin sum landsstýrið arbeiði við verður sett saman men tað er hvørfalt ein leislur mann kann brúka og hyggja eftir hvussu mann hevur skipað tað í barnahúsinum tað er hvørfalt skipað í lóggávu og mann hevur allar myndugleikarnar inn yvir barnið ogein líklandi tilbúgving kundi eisini verið sett á stovn á landssjúgrahúsinum eri ølig fegin um at løgmaður eisini svarunum vil fara inn og hyggja upp á grein hundrað og nítjan a um sjokanu móti starvsfólkum taðaldi ótrúliga viktigt og gleðiligt at mann eisini tekur tann partin við og bara yvirhøvur at tað er gott at okur kunna kjakast um revsulógina sum nú er at føroyskum hondum um hvussu okur ynskja sjálv at viðurat skipa viðurskiftin tá tað kemur til revsluásetingarnar so bara eini lítil viðmerking um hetta her sera týdningarmikla mál og eg vóni ati at hetta eisini verður broytt í tí føroysku
takk fyri ja takk og so er tað síðsta umfar har spyrjarin og svaraðin kunnu fáa orðið ingilín didriksen strøm
ger sovæ takk fyri frú forkvinna ja eg vil fyri tað fyrsta takka fyri nakrar ordiliga kgóðar viðmerkingar eg haldi at fyri tað mesta so tykist at vera nøgulunda semju um í løgtinginum ati vit mugu gera broytingar í neyðtøkulóggávuni hjá okkum øhtað bleiv víst á at nú líkist okkara samfelag ella okkara ræktarsamfelag ikki so nógv tí bretska tá eg vísti á at har hevði mann samtykti spaseraða neyðtøkulóggávu í tvey túsund og trý men so kann eg so siga at í íslandi fekk mann ein í tvey túsund og átjan og í svøríki eina í tvey túsund og átjan eisini og eina í týsklandi í tvey túsund og sekstan so tað er kanska lond sum vit í størri mun kunnu samanbera okkum við og har er so eisini gingin á ein rúm tí sum mann kann vísa á hvussu tað er gingið visti tað sum mann gjarna vil hava áðrenn mann kann seta hettar í arbeiði í gongd men her vóru líka her vóru líka nakrar viðmerkingar sum mann faktiskt næstan altíð sær í kjakinum tann eina viðmerkingin tað er at vit fara at hava øvuta próvbirðu ellat slaka tá ið tað kemur til próvbiru tað passar ikki tað er enn ákæruvaldið sum skal prógva at nakað skeivt er fari fram í dag kann mann egentiliga siga neið takk til seks uttan at tað er neyðtøka í lóggávuni tað sum mann broytir tað eg próvtemaði tað sum fokusið er á í sakini í rættinum h nú snýr tað seg um um tað neyðtikna ella tað neyðtikni segði frá ella gjørdi nóg nógva mótstøðu hvussu tað neyðtikna segði frá at hon ikki vildi og hvussu nógva mótstøðu og hvørja mótstøðan gjørdi í einari samtykki skrundaðar lóggávu fæertað at snúgva seg um hevur tann ákærdi gjørt nakað fyri at tryggja sær samtykki hvat hevur verið til staðar fyri at mann hevur tryggjað sær samtykki at báðir partar eru samdir um tað sum eg fari fram tað er tað sum verður broytt ikki øvugt próvbira og ikki slakan av próvbirðuni og so er tað ein annar pástandur sum eisini næstan altíð kemur og tað er hetta við at mann skal undirskriva eitt skjal at mann skal hava nemlig deg fram áðrenn mann fer í songd við hvørjum øðrum og so framvegis tað er eisini ein myta sum vit kunnu punktera her tvit vita øll menniskjur sum eru seksuell vesin og hava seks nær vit eru samd um at tað gongur fyri seg og hvørji teknini eru upp á at mann ikki er samdur og mann kann geva samtykkið upp á nógvar mátar mann kann gera tað í orðum men mann kann so eisini sanniliga eisini vísa á tað í kropsmáli og í ljóðum og so framvegis h so tað haldi eg ikki at vit eru so ræðuliga eg haldi ikki at vit eru so klules har sum vit siga okkum vera tá ið vit standa her á røðarpallinum og eg vilja gjarna vilja hava eitt argument ímóti so verður tað eisini skotið øiliga nógvir ella ikki nógv hesir skógvarnar men men tað verður sagt eisini at hetta her er symbolsk popput lóggáva h eg vil afturvísa teg r poppot lóggáva tí skulu vit ikki endurspegla í gávuni at tá ið tað snýr seg um seks so eru tað báðir partar sum skulu vera við upp á tað tað haldi eg at vit skulu eisini hava í okkara neyðtøkulóggávu tí eg veit at nógvar kvinnur og eisini menn uppliva at tey verða ikki fevnd av neyðtøkulóggávuni sum vit hava í dag h tí at nógv stirnað og eisini orsakað av tí sum kemur tá ið mann fer í holt við eina sovorðna rættar sak at mann skal stita í rættinum og vísa á hvat mann gjørdi fyri av mótstøðu hvussu mann segði nei at tað verður sett spurnartekin við hendi hetta nú veruliga ella hvat er tað sjálvandi skal tað verða sett spurnartekin við hvat er farið fram men at messteinkil gera tann persónin og øgiliga nágreiniliga skula lýsa hvørjum mann hevur verið í um mann hevur flyrt sar ella dansa tað haldi eg er óviðkomandi fyri eina sovorðna sak tí í veruleikanum so snýr tað seg um hvat er vanligur uppførsil tað er vanligur uppførsil at ganga í einum stuttum kjóla ella flyrta dansa við reyðari lepastift men tað er ikki vanligur uppførsil at halda at mann hevur rætt til seks uttan at hin hevur sam
takk fyri ja so er tað løgmaður sum fær tað seinasta orðið í
yuningersovæl ja takk harra formaður tað er eingin ivi um at hetta málið hevur kanman sigaja upptikið ja fólk og ikki minst eisini síggja vt í tingunum í dag at tað er nógv sum hava meiningar um hetta málið og tað tað sigr seg sjálvt og tað eru gott tekin og eg trúgvi at vit hava flutt rættiliga nógv bara tey síðstu tíggju árini tá mann hevur sett fokusástingini mann er farin inn at fokusera upp á tað kunna unda gera kannman siga lýsingarherferðir um hettar er at tað eru altso nakrar nøkur mørk har vit sum persónar siga til hetta vilja vit ikki og har skal tað steðga og tað haldi eg er ein mátar at gera tað uppá og tað er nokk tað sum onkursvegna er við til at flyta okkum fram ímóti tí at vit kanska at tað fer at virka preventivt eisini og vit hava kanska eisini sum foreldurskyldu til at siga okara børn altso her eru altso nøkur mørk og tú skalt siga frá visti tú følir tað at teg fara forbý tey mørkini og ikki minst eisini er kanska avbjóðingin tann at tað er onkursvegna sum er fleiri her av innja eisini øgiliga trupult ati taka støðu til skal eg fara ígjøgnum hesa tungu tilgongdina gjøgnum rættarskipanina og kanska við einari risiko fyri at hetta ikki vinnur framan og tað er eitt øgiliga tungt tak og tað er ein tung avgerð ein stór avgerð og tað kann so væl hugsast at mann kundi fara inn og hugt har er tað aðra vegður mann kann gera tað soleiðis at hesir persónarnir als ikki halda seg aftur eisini fyri at gera tað enn meira preventivt at tey sum hava hcet tankarnar at gera seg inn á óskyldu fólklatað vera við tí o halda seg vekk frá tí tá tað kemur til neyðtøkutilbúgvingina so er tað soleiisar at landsstýrismaðurin hevur avgjørt at tað skal verða sett á stovn og tað nýggjasta eg veit í tí málinum er atætlanin er at fáa at set á stovn hinumegin summarsteðgin tað vil siga tá vit koma inn ímóti hestunum gangi út frá taðer har á leið og tað er heilt sikkurt nakað sum kanska eisini kemur ati at fremja tað at vit fáa lættari við hjá hjá persónum sum hav varað útsettur við at fara til tann rætta og kanska har verða borin til at fara víðari við málinum og fáa tað á rætta stað og inn í rætta skipani so víðari so tað er eisini nakað sum kanska ella vónandi fer at gera tað meira preventivt soleiðisnar at fólk halda seg aftur hesi her sum ganga við slíkum illgerðum í tonkunum at tey lata vera tað vóni eg men tað sum eg ikki ella tað tað allarringasta sum er tað er tað at ta tíverri eru eru nógv nógvir ungdómar nógv børn har tað verður gjørt seg inná og har har er absolutt ein samfelagslig uppgáva sum vit mugu gera alt tað vit kunna fyri at fáa inn og steðga fyri at tað yvirhøvur feri fram sí tá tað er farið fram so er tann ræðuleikin ringur at fáa úr mindinum kann mann siga og kemur at fylgja hesum neyðarsungdóminum víðari gjøgnum alt lívið so tað er har er tað tað preventiva sum fyrst og fremst skal fáa st at rigga men ein neyðtøkutilbúgving er í øllum førum har at tað blívu lættari at koma og gera vart við seg at fáa ta neyðugu viðgerðina beinanvegin soleiðis at seinfylgirna verða so lítlar sum gjørligt og vónandi kanntað eisinivera viðvirkandi til at ja at tað ikki verður nøkur nakar ampu um at fara og siga frá og at tað av tí grund eisini verður verður meira steðgan hevur steðgandi virkna fyri tann sum ætlar sær at gera segn
inn á inn á onkran á hendan hátt so eg haldi at hetta er eitti mál sum vit fara at taka nærri til okkum og fara at viðgera nærri skjótast til ber og allarhelst verður tað so einaferð í heyst tá ið revsilógin endaliga er er umsett og er føroyska og at vit harvið fara og geva enn ein yvirháling beinanvegin og tá hava eg sum sagt eisini nakrar royndir frá øðrum londum
harra formaður ja takk so fær hervur polstóttir eina viðmerking takk fyri harra formaður eh ta er engin ivi um at upplýsing og er við til at broyta hugburðin serliga kanska hjá ungum løgmaður segði hett her við at tað er viktigt at vit læra okkara børn at siga frá men hugsaði bara sísa tað r ikkit sendur einsamalt so er tað enn meira viktigt at vit læra okkara børn og okkara ungu at tey ikki hava rætt til kroppin hjá onkrum øðrum og at samtykki skal vera til staðar tí umi eru til staðar so erna
neyðtøka á talanum
ja øheilt avgjørt gjøgnum formannintil hervør postóftur at sjálvandi er tað altso tað vendir báðar vegin altso tað at tú setar mørk at hertil og ikki longur her skal eingin koma innum hjá mær tá ið eg ikki vil tað tað vendiso eisini hinvegin at eg skal sjálvandi heldur ikki fara longr enn tey mørkini eru hjá mínum ella tí mínum medmenniskjum so tað tað vendir báðar vegin og tað er so nakað sum vit leggja niður í børnunni hjá okkum heilt frá byrjan av og tað haldi eg er eisini nakað sum er nemmari hjá foreldrunum í dag enn fyri nøkrum áratíggjum aftur har í hetta evnið kann mann siga slett ikki var til viðgerðar og kanska slett ikki heima heldur tí hetta var eitt sovort evni mann ikki tosaði um men tað haldi eg tíbeturi er broytt til tað betra og eg
meira frítt í dag enn tað var fyrr takk hara formaður ja takk fyri so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum vit eru so komin til framløgu eg skal boða frá fýra álitum sum verðu løgd fram og tey eru dd frá fíggjarnevndini fíggjarnevndin hevur lagt álit fram løgtsmál nummar sjeyoghálvfems er uppskot til løgtslóg um búskaparráð og í løgtsmáli nummar áttaoghálvfems uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um landsbanka føroya og føroya vágaráð og í løgtinsmál nummar hundrað og tretivu tað er uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri mars tvey túsund og einogtjúgu og tað seinasta er frá eisini frá fíggjarnevndini tað er í løgtinsmál nummar hundrað og fimmogtretivu álit í málinum uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu tað vórðu framløgurnar í dag tingfundur tað eru ikki fleiri átil hendan fundin men tingfundur verður í morgin næstur og fríggjadagin trýogtjúgunda apríl og hann byrjar klokkan ellivu tá eru triðju viðgerð fyrsta skránni fýra triðju viðgerð tað er uppskotið til løgsmál fýraogfýrs uppskot t løgtslóg um broyting løgtslóg um toll og triðju viðgerð av løgsmál nummar hundrað og fjúrtan uppskot til løgtinslóg um ktheildarættanfyri undirvísingarverkin triðju viðgerð av løgsmál fimmoghálvfems uppskot til løgtnslóg um broyting í løgtslóg um skatting av kapitalvinningi og løgtingslóg um stuðul til rentuútreiðslur av lágnum so er tað triðja viðger av løgsmáli nummar seksoghálvfems uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um meirvirkisgjald meirvirðisgjaldlógin og so eru nakra aðru viðgerð í oysni í morgin tað er av løgsmálium hundrað og fimm uppskot til løgtingslóg um broytin í løgslóg um partus partltvinnufelagalógin anornin mikrafttretivu forferðina av lógi á lóg um vissu arvervsrýðindar virksemi ti vinnu fyritøkulógin og annorning um mikrafttretivu forferðina av lóg um rvrskrivindi fondin og so er onnurviðger av løgssmálnum hundrað og seks til løgtslóg um broyting í løgtslóg um góðkendar grannskoðarar grannskoðarnarvirkir tað er grannskoðrarlógin og onnurviðger av løgtinsmál numar hundrað og sjey tað er uppskot til løgslóg um serliga serliga treytir fyri lógarálagdari grannskoðanar fyritøkum íg almenn áhuga p i e fyriskipan gso er onnurviðger av tingmáli nummar hundrað og átjan uppskot til samtyktar um at taka burtur oyramerkingina av barsilsstøvuni m at lyfta hámerkið fyri útgjald í barsisskipani onnurviðger av tingmáli nummar hundrað og einogtjúgu uppskot til samtyktar um at seta um at áseta hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysin í føroyum onnurviðgerð av tingmál nummar hundrað og fýraogtjúgu uppskot til samtyktar um at seta eitt talsfólk á brekhøsinum og so verður svar upp á skrivligan fyrispurning nummar erika tíggju frá pálla reynatúgvu til helga abramsen viðvíkjandi sethúsundfíggingarbygdin og svar uppá skrivliga fyrispurnin mar esrika ellivu frá anniku olsen til helga abramsen viðvíkjandi integratiónslóg framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin